tingfundurr settur áðrenn vit fara til dagsskránna í dag ellivunda desembur so er komið eitt skriv ella umbøn um farloyvi tað er komið í skriv til løgtingið frá heðin zachariasen lagsmanni hann skrivar undirritað at søkir um farloyvi frá løgtinginum í frá í dag ellivunda desembur til og við fríggjadagin átjanda desembur í tvey túsund og tjúgu vinarliga heðin zachareasen tað er soleiðis at næsti maður á listanim hjá fólkaflokkinum er rógvi egilstoft og hann hevur verið her á tingi fyrr í hesum valskeiðnum og eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at eginei rógvi orsaka gviegilstof kann taka sati á tingi tað er samtykt so kann rógvi aðilshátt taka afturat ger so vælja so so fara vit til dagsskránna í dag ja nú hava vit fingið rógva egilsof niesen inn í skipanina her so nú kunnu vit byrja fundin og tað fyrsta málið sum er á skránni í dag annars tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar einogfjøruti tað er uppskot til eykajáttanar løgdslóg fyri oktobur í tvey túsund og tjúgu er tað nakar sum biður um orðið kristina háfoss ger so væl

at tað er komið eitt broytingaruppskot til triðju viðgerð av hesum málum og tað er tað sum nokkurt kristin og háfoss fer at greiða frá ger so væl ja takk fyri harra hornaður ja vit hava lagt eitt broytingaruppskot fram her við triðju viðgerð av hesum so eykajóttan málsen er
sjálv aksel ver johannessen og johans joensen vegna javnaðarflokkin og tjóðveldi og tað snýr seg um tann partin av eykajáttanini sum vit eisini høvdu eitt rættiliga gott kjak um her á løgtingi undir aðru viðgerð nevniliga tað stóra kapitalinnskotið til atlantsflog og tørvin á at tey starvsfólkini hjá ætlanslogi sum vórðu uppsøgd í samband við hesa syrgiligu koronastøðuna at vit samstundis vildu siga her frá løgtingiat at tey skuldu fáa møguleikar fyri at varðveita teirra førleikar og at ætlanslova skuldi fáa eina játtan til ati bjóða teimum ta neyðugu útbúgvingar til at varðveitta hesa førleikan nevnd fekk upplýst ati við eini játtan á umleið fimm hundrað túsund krónur í tvey túsund og einogtjúgu so var tað møguligt atbjóða starvsfólkunum hesa hjálpandi hondina og eg haldi tað var eini rættiliga breið undirtøka fyri tí í fíggjarnevndini vit eydnaðust so ikki at fáa tað við í einari samdarnevnd broytingaruppskoti men nú gera vit so eina roynd at fáa lagt hetta afturat eg haldi orðaskifti undir aðru viðgerð vísti eisini at tað var ein kan man siga jalig vilju fyri tí her á løgtingi so vónandi hava samgongutingfólk havt møguleika fyri at viðgera tað eina ferð enn hetta snýr seg jú um fyri tað fyrsta at hesi fólkini eru komin í eina vanlukkuliga støðu har tey eru blivin uppsøgd orsakað av hesi koronastøðuni og tí hevur tað ófatiliga nógv at siga fyri tey at tey hava møguleikar fyri at varðveita teirra førleikar við teimum neyðugu eitt nú skeiðunum og og royndunum sum skulu til fyri at varðveita førleikarnar fyri tað næstan snýr tað seg eisini um at ætlanslog skal hava møguleika fyri at seta hesir fólkini aftur so skjótt sum virksemi økist aftur og við at tey hava møguleikar fyri at varðveita teirra førleikar hesi starvsfólkini sum eru uppsøgd so hevur ætlanslog harvið eisini eit størri tilfeingi av starvsfólkum sum tey skjótt kunnu seta í starv aftur og sum hava varðveittaraførleikar tá virksemið vónandi kemur í hæddina aftur alt bendir eisini á at virksemið fer at koma skjótt í hæddina aftur tíbetur vísir tað seg at øgiliga nógv av teimum sum hava bílagt ferðaseðlar til føroyar áðrenn koronastøðuna hava útsett hesar so vónin er at hetta bara var ein útseting at so skjótt sum koppingarevni nú kemur at virka at tey so koma til føroyar leggja vit so øll tey sum nýggju sum eisini vónandi ætla sær at koma til føroyar tá ið vit koma tvørtur um hesa koronastøðuna so kann mann ímynda sær at virksemið ikki bara kemar upp á hædn up á tað sum var áðrenn men eisini kanska blívur enn størri hyggja vit bara nøkur heilt fá ár fram undir øllum umstøðum so so meta vit at tað er øgiliga týðandi at vit setasa játtanina av heta er tað minsta vit kunnu gera sum eitt slag av hjálparpakka fyri at tryggja at vit ikki gera óneyðugan skaða av okkara samfelag og okkara tjóðarflogfelag og okkara grundleggjandi undirstøðukervi og á starvsfólkini hjá atlantslovi og tí vóna vit at løgtingið verður jaligt fyri hesum her broytingaruppskotinum sum er bara nærum ein dropi í havinum í mun til ta størru upphæddina sum vit annars játta í samband við hesa koronastøðuna takkfyr
tað er nakað nógv prát í løgtinginum í salinum vit fara nakrar viðmerkingar nú fyrst er tað bjørt samelsen ger so væl
takk fyri ja her er eittgilt høvi og tað var jú greitt at tað vóru fleiri í í samgonguni sum høvdu hug at taka undir við hesum her hever eitt gilt høvi til at vísa atimann veruliga stuðlaði uppundur á ætlantsflog kann varðveita hesar her øgiliga góðir førleikarnesu royndu starvsfólkini sum hava verið har í so nógv ár verið so trúføst akkurát trúfest er ei sovordi lyklaorð í mun til atlantsflog og tað er heilt sikkurtí án langtíðar høpi so høvdu hevði hendan hálva milliónin gjørt sera stóran mun ikki minst fyri okkara tjóðarflogfelag sum vit eru so errin av so fært spyrja kristina hofas sum on metrar tað er nakar møguleiki fyri at fáa undirtøku fyri tí tí at her letur landið hundrað milliónir krónur og ein hálv millión afturat átti ikki at gjørt stóran mun takkfyri

vit høvdu ikki lagt broytingaruppskot fram uttan vit høvdu eina vón um at vit fingu undtøku fyri hesum vit játta jú ein hundrað milliónir krónir kapitalinnskotið til atlantsflog hetta snýr seg um fimm hundrað túsund krónur afturat fyri at starvsfólkini kunnu varðveita teirra førleikar vit hava eisini øll her á tingi staðið saman um at samtykti hjálparpakkar sum heild fyri at tryggja at okkara samfelag okkara fólk og vinna skulu koma so trygt tvørtur um koronastøðuna sum møguligt fyri at tryggja at tá vit koma út aftur hini vegni at vit tá eru so væl fyri sum møguligt hetta at tryggja at starvfeingisætlansleiði varðveita teirra førleikar soleiðis at tá virksemiðe kom í hærna aftur ætlanslogkann seta tey vónandi í starv aftur tað er ein partur av tí hjálpinim vit vilja veita so vónin er at at tað ber til
ja so er tað magnus rasmussen sum fær eina viðmerking tað má vera
takk fyri harra formaður tá ið røðarin sigur at tað var broyð semju í fíggjarnevndini um hetta málið sum hon nú leggur fram sutt broytingaruppskot so so haldi hon er orði afíra eitt sindur sindur óheppi tí at tað kann ikk fera broyð semja tá ið meirilutin ikki tók undir við tí tað var bara tað v viðmerkingini

sum starvast hjá atlantsleiði og ta eini løtuna var tað eisini vit viðgjørdu tað jú rættiliga leingi tað var kanska møguleiki fyri at vit kundu fáa breiðari umtøk fyri tí men vit komu so ikki heilt á mál eg haldi so hvørt fólk orðaskifti undir aðruviðgerðina løgtingið vísti eisini at eisini onnur tingfólk sum ikki eru fíggjarnevndini vóru jaliga ímóti við hesum uppskotinum so í so fall at samgongum ting fór fingið møguleikan at taka avgerð eftir besta sannføring so er tað heilt sikkurt ein meirilut higaløgtingi fyri uppskotinum
l soleiðis nær
bleyd at diskutera ella spurt í í nevndini um hetta við fúghvussu langt skal atlansflog flúgva í heila takið eg var inni her tá atlantsplássa dagsins ljós tá snakkaði omn um at flúgva til tey nærmastu londuni neyð turvliga til tey nærmastu londini danmark norra onkur snakkaði um ísland og summi risti eitt sindur við høvdinume í skotlandi nú nú hevur mann snakkað um langar tíðar vuyvir til newyork er tað uppgávan hjá føroya løgtingi og landsstýri at flúgva á einum so lítlum landi sum føroyar yvir ínne byork ein á grundini til at tey ganga so illan undirskotið er so ógvusligt hjá sass er tað at teir eru farnin at flúgva í hvønn ónittígan krók í heiminum
stina háfoss eg haldi atað e verið
fantastiskt at síggja menningina hjá ætlansfog tey seinastu mongu mongu árini og tað er ótrúliga gott fyri føroyingar at vit kunnu fáa beinleiðis farleiðir út í so nógv lond í heiminum sum sum møguligt men sjálvandi skal tað eisini hanga saman fíggjarliga tað sigur seg sjálvt nú snýr tað seg um at vit hava rent okkum í eina heimsumfatandi farsótt sum hevur rakt serliga flogvennuna ógvusligt og tað gera ætlanslog eins og ella onnur flogfeløg mugu til at endurskoða teirra kans man siga strategi fyri hvørji lond tey velja at flúgva til og e eri vís í at tey eisini hyggja nærri at jam hvussu langt kunnu vit fara út í heim nú tey komandi árini tí tað skuluvig tryggja at alt hangur saman eisini og vit mugu síggja hvussu ferð ferðavinnan eisini at hátta sær nú tá ið koppingarevnið kemur ja tað tað hetta vðrhetta er ein broytingartíð vit liva í ja so fær
har er aksoæl johannesen orð ger so væl jafór maður
tað er eingin ivi um at tað er ein heilt serlig støða sum at atlantic airways hevur verið í tað seinasta ella her í tvey túsund og tjúgu orsakað av korona og virksemið hjá teimum er eg fari næstan burtur einki orsakað av at fólk ikki ferðast vegna korona og tað hevur so gjørt at atlantic hevur verið sæð seg noyddan til at siga ein stóran part av starvsfólkunum upp og tað eru rættiliga nógv starvsfólk sum verða søkt upp ikki mánaðvegis tað eru bæði flogskiparar tað eru flogternir og tað eru eisini fólk á landi sum arbeiða á kontórinum og kanska á verkstaðnum og so víðari sum eru uppsøkt og tað merkir seg hesi fólkunum og í tí sambandinum so hevur hatta kanska fólk eisini nógv av teimann hava verið í starvi kanska tjúgu tretivu og meira enn tað ár í atlantic airways og har varð kanska eina útbúgving sum er sum bara kann brúkast sum skal brúkast í føroyum bara hjá atlantic airways tí tað er einki annað arbeiðspláss í føroyum sum hevur tørv á flogskiparum flogternum flogmekanikarunum sum framvegisog so er tað komin í hesi óheppnis støðu orsakað av koronu at stórur partur er blivin uppsagdur og so hevur mann diskuterað í sambandi við hesi eykafjáttanina har mann játtar hundrað milliónir av pengum hjá vanliga føroyingum til atlantic airways sum vit øll klaka undir við tí tað er neyðugt at atlantic fótar sær so vit hava eitt flogfelag men er tað so rímiligt at seta fram nøkur ynskir til at atlantic airways aftur fyri teg fáast hundrað milliónar so skuldi eg fara væl við hesum fólkunum sum er uppsøgn og har hevur mann testeraftur fram eisini í fíggjarlendini har nøkur halda at vit eiga ikki at leggja okkum tíð virksemin hjá atlantic tí at tað liggur uttan fyri blitsku skipanina tað er eitt partafelag tað er eitt armistlongdarprincipt og so framvegis og tað fylgi eg væl í eitt samdur tíð sum útgastmungd men tá mann lekur eitt partafelag so er tað júst tað endamálið at tað er óheft av landskassanum og óheft av at at skattgjaldarin skal vera við til fíggjartøraðvirðseminum tí bróta vit longu við tí í hesum førinum hevur beint tí vit fara jú inn og geva teimum hundrað milliónir frá skotaborgarum og tá mann ger tað so haldi eg tað ikki órímiligt at tá mann eigur hetta felagið vit vit føroya fólk og vit í løbninginum og vatnstýrinum at vit siga at vit hava nøkur ynskir at mann viðger og fer væl við teimum fólkum sum uppsøkt og tað eru tvey ting tá eina tað er at vit vita tað at hesar útbúgvingarnar krevja at mann alla tíðina viðlíka heldur sum førleikar tí lógar krøv um tað tað skulu vera skeið og tað kostar nógvar pengar at at atlantic airways er við til at rinda í hvussu er eitt tíðarskeið her siga vit í eitt ár fram í kommandi ár rinda fyri hesi skeiðini so fólkini kunnu varðveita sum førleikar og aftur kunnu fáa starv tín var og tá ið vit søgdu eisini álitin so halda vit eisini tá ið støðan verður normal aftur korona hevur lagt seg um at aftur er tørv á fleiri starvsfólkum í at landa í airways so eiga hesum fólkini tá okkara ynskir hvussu er at standa fremst í køini tá hon selur fólk afturtey sum hava verið tjúgu tretivu ár harbeint sum hava verið við til uppbygd atlantic hevur mann tørv á at seta nýggj fólk aftur og tann tørvin fer at koma at tey standa fremst í køini fyrst og fremst so tað er kanska ikki verður ikki tá eg havi stórt álit eisini leikin at atlantic hevur at tey fara at gera tað men tað ikki verður kanska útlendingar og áarbeiðsmegi sum kanska er bíligari enn tann sum hevur verið í atlantic men hesi sum hava verið her er bygd felagið upp fyrst og fremst hava málikan fáa starvið aftur tá ið brúk verður fyri meira virksemi í felagnum aftur takk fyri tú
ja takk so eru tað nakrar viðmerkingar jóhannes joensen fyrst
ja takk fyri ja sjálvandi ynskja vit tað besta fyri vága floghavn og fyri atlanto og tí haldi eg tað er fínt at vit kunnu siga tað at tá vitseta peni feløgini ella við og og og vit royna at hjálpa teimum sum tað eisini skulu gera at vit eisini hava nøkrar ynskir sum aksel johanesen sigur tað er ikki tað um man blanda seg upp í leiðsluna ella upp í í hvussu mann rekur flogfelagið men mann hevur ynskir um at mann ger nøkur ting rætt tað haldi eg vit skulu haldi vit hava loyvi til a ynskja frá løgtinginum takk fyri
johannesen
baralt sum johannes joensen sigur vit skulu útkavstsfund ikki leggja okum útí virksemið hjá eini almennu felagi sum er ein partafelagi men hesum førum leggja kon útí við at geva hundrað milliónir í eykajáttan tí felagið er komin ein serliga støðuvir kum korona so eg kann gott hava nøkur ynskir um at mann fer væl við teimum arbeiðsfólkus er uppsøgd ikki minst tá ið tá ið tá ið støðan er so serlig um hon er og vit eru oyga hetta felagið tað almenna oyðurotarfelagið at vit ganga á odda at vísa virðing fyri starvsfólkunum sum sum eru komin keðiliga fyri orka koronaso

takk fyri nei politiska skipanin ska sjálvandi ikki leggja seg út í dagliga raksturin av einum partafelag tað er ikki kløkt men tá ið løgtingið velur at geva hundrað milliónir krónur av skattgjaldaraspening altso hvussu kann nakað galið vera í at mann tá sendir nøkur signalur um hvat mann heldur er rætt at gera løgtingið eigur eisini partafelagið sumvist sit fara á eilends altso skal politiska skipanin eingin signalur senda um hvat mann ynskir at tað partafelagið ger altso skal løgtingið onga meining hava um tey tingini vit vita øll inni her at um ætlan so sætt sarbeiðs í starvsfólkini so er tað ein styrki fyri ætlanslog tað pjóðast mann slett ikki hat verað leingi í nakrari vinnu ella nakað sum helst fyri at at kunna gjøgnumskoða og tí hendan hálvan milliónin hevði gjørt sera stóran mun og tað er ein serjáttan nettupp fyri ikki at blanda seg uppí men fyri at vísa her eru so nógvar pengar sum tit sjálv kunnu finna útav hvussu tit kunnu halda fast í hesar arbeiðsmegini er aksel johannesen samdur at tað eisini er eitt endamál
er tað aksal johanesen
ja takk fyriharaformaður ja eg púra samdur bjørt samulsen et skrivaði fyrsta okkara meining í álitinum til til tileykahjáttanin á hundrað milliónum krónur tað vart ikki meirilutin fyri tí meiningini men nú hava vit so gjørt eina eykahjáttan afturat vil siga ókey hálvar milión omaná tær hundrað miliónar tí tí tað er tað sumvithva fikið upplýst í fíggjarnevndini at tað kostar at viðlíkahalda pappírini hjá hesum fólkunum sum skulu sambært lóg viðlíkahaldá pappírini hso tað taka han fult undir við tað sum eg sakki g eisini um tað at mann setir starvsfólkini aftur ikki tí at eg havi misálit á loyðsluna á tantegerve slettirhøvur ikki men vit vita tað at øll flogvinnan íheiminum í kreppu tað er nógv arbeiðsleys fólk runt um í heiminum bæði flogskiparar flogtetninir og annar at eg ynski ikkju at mann kemur ta støðuna tá ið tøðar normal aftur mnn setir fólk aftur mann setir ívtkium tð e veru kinesarar ella onnur fólk sum kanska eru nógv bíligari løn enn hvat føroyingar eru tí haldi eg man fyrst og fremst eigur at seta hesi fólkini aftur sum uppsøgd tað sum eg royni at siga eisini tí r at ynski hjá mær er hvussur sum ein av eigarunum av atatigrve saman við øllum hinum førum koma eyaftan átygrfs at mann við
behandlar hesi fólkini væl sum tíverri blivi uppsøgd av korona og ta serligu støðu sum eg hevur hevur verið við sum er við korona so er tað jákup mikkelsen
harra formaður aksel johannesen og hini í andstøðuni sum hava lagt etta uppskot fram tey føra fram at vit skulu ikki blanda oknum upp í atlantigrvs men so blandar mann seg uppí allíkavæl og so sigur mann vit hava fult álit á leiðsluni men mann hevur allíkavæl ikki álit á leiðsluni tí mann skal biðja atlant fara væl við teimum fólkunum suvíðari eg havi fult álit á leiðsluni og eg haldi ikki at tað er neyðugt hjá okkum at áleggja atlantick ervais at taka sær av hisu fólkunum tí at eg eri sannførdur um at teir fara at gera tað tey fólkini tað koma fram á aðru viðgerð eisini sum eru uppsøgd og sum vónandi fara at fáa at arbeiði aftur tað tekur tíggju dagarhaldað bleiv sagt attey eru uppgraderaðir aftur og tað fer atlantikk sjálvandi at betala nú kunnu vit rokna við at tað verður goldin fyri starvsfólk sum kanska ikki koma aftur í arbeiðið hjá atlantik
hann
ja takk fyri harra formaður øhsoja tað me sagt mn kki an asa upp í tað er greiðir útkorsfunktin men vit hava blandað okku upp í løgtingið hevur blandað seg upp í virksemiði hjá lanticrarvs byrei at játta hundrað milliónir til antirrfs tá ið vit fara inn og geva teimum hundrað milliónir tá tað er komnir ein serstøðu so haldi eg ng tað iki væ haðs ui vegn kansngott siga nøkrir ynskir og eg havi nøkrur ynskir um at mann pihandlar hesir uppsøtnu starvsfólkini pend tað er tey ynskini sum eg havi og tað vil gjarna kunna siga og kanska eisin seta pengar av til at mann ger tað fyr at va vísur í at tað hendir sjálvt me eg siga at eg havi generelt havi álita loysluni a tantecrarwas so eru slet ikki hundrað posent vísur í og tað kann eg ongantíð ikki vera helgi jágun mikkelsen at hesin starvsfólkini verða settur aftur um tørvur verður á teimum tá virksemið aftur verur nor malt aðtað er iki undabreðit vísur í tí vil egjarna gera eina meining til kennar

harra formaður eg eri fegin um hetta broytingaruppskotið hsum er ein ávísur bati í mun til ta støðuna sum hevur verið hjá teimum mongu starvsfólkunum sum hava bygt okkara flogfelag upp og eg komi altí at hugsa um støðuna tá ætlansfløg kom og eg minnist at vri verri omma mín ella omma konu mína sum ikki ímillum okkum longur hon segði at tá ið føroyingar fóru at flúgva tað segði hon fór aldrin at flúgva við einum føroyskum flogskipari og tað var øegiliga nógvir føroyingar sum høvdu tað sum úkarðsstøði komu teir inni á flogfar og hoyrdi ein flogskipari tosað føroyskt sm blívu fólk bangin hetta bar ikki til en hon segði tað gekk akkurát eitt ár tá honrað og fyrstu ferð hevði verið úti so hon hevði vri úti at ferðast som fór hon einu tvey ár seinni og tá var ta akurát øvugt tá var tað blivið soleiðis atvis hon hoyrdi ein flogskipapur ikki tosaði føroyskt so bleiv hon bangin og tað er jú ein kollvelting sum e hend við ætlanstøvu altso eitt frá einari tíð hevu ann ikki mettu at føroyingar kundu flúgva til eitt felag sum hevur bundið okkum saman við øll okkara grannalond og ein stóran part av heiminum og hava bygt upp á eina ótrúligan førleika ogtað er ikki bara flogskipari tað er flogternir ta er merikanikarar tað eru trygdarfólk tað er sølufólk og alt tað sum er hjá atlansflogi og tað er hesi fólkini sum í knakoronatíðini komið í eina tað ringaststøðu tú kann koma í at títt lívsverk og tað tann logalitetin tú hevur havt í okkara tjóðarflogfelagi knappliga endaði við tú stóð uttan starv og heldur ikki møguleikar fyri at at uppgradera teir førleikar sum flogskiparar flogtararnir og onnur skulu gera fyri at flúgva fyri flúgva fyri føroyar øh og tí haldi tað er sera skilagott at fáa tryggja tað frá løgtinginum tá man nú letur hesa játtandi atlanslog sum vit sjálvandi hava sagtla tíðina at vit vilja standa hundrað prosent aftan fyri atlanslog at vit so eisini markað pengarnum til at tað verður gjørligt at viðlíkahalda førleikarnar hjá hesum dugnaligu fólkunum í luftini eg haldi eisini á landi vil vit ikki gloyma meikanikarar og øll tey sum eistarvast á landi hjá atlanslíð r har tað har tað er tørvur á tí tað er ú eisini uppsagd merikaningar og annað øh at vit fáa atryggja teir førleikarnum tí tað er tað sum er grundarlagið undir felagnum tað er einki annar grundarlagn í felagnum undan uttan tey fólkini og teir førleikarnar hjá teimum sum arbeiða har og júst sum vit hava havt á sjónum at vit hava havt navikatørar og vit hava havt maskinfólk og vit hava havt dekkarar og kokkar sum á heimshøgunum eru millum dugnaligastu sjófólk í heiminum á sama hátt er tað í luftini at vit hava navigatørur og vit hava flogternur og vit hava merikanikarar sum uttan iva eru millum dugnaligastu flogfólk í heiminum og tað má ikki fara fyri skeyti tí vónai sjálvandi atvit taka undir við hesum broytingaruppskotinum og so ver formaður máið som leggja afturat eisini at eg havi sagt tað bæði á fundi við leiðsluna í atlanslog eg havi sagt tað alment hvi sagt her á røðarpallinum at eg góðtaki slett ikki ig halt tað átti at veriða púra greitt tekin frá øllum løgtinginum at ætlanslog tá teir so hava sagt fólki upp sum hava verið nógvur starvi og eg veit at summir starvskar taka taka flogskipanir hava fingið øla góðar starvstreytir at tá ið so fólk verða sett aftur so hevu mann slept reglunum um starvsaldur og ansenitet og raftur og slatt hevu roynt at sett fólk sum ikki eru í tey bara í avleysara starvum ella tá mann setir aftur setir mann ikki tei við longstum ansoniteti fyri at spara pening og heta hvi egfingið vátta at tað er so og tað haldi eg ber slett ikki til eg haldi tað má vera eit krav tá vit nú eisini sum vit altíð hava sagt spenna eitt fullkomin tygdarnett net undir okkara tjóðarflogfelagi sum eru okkara farveður okkara okkara okkara motorvegur úti heim at vit eisini tryggja at støðan við korona sum vandi er fyri um allan heim ikki verður brúktur til at taka burtur vunnin fakfelagsrættindir og hetta er ikki nakað sum í føroyum átti at gjørt taðn stóra hugsanaliga munir millum flokkar eg havi víst á áður at sjálvt konservativa stjórnin í bretlandi hevur sagt í mun til teirra hjálparpakkar til brittiski arveiis at vist tit gera hatta við aftit brúka støðuna nú til at lúka út kann mann siga við einum hørðum orði í starvsfólkabólkinum soleiðis at tey teir dýrari flogskipar tær dýrari flogtærarnar g su víðari verða koyrdar afturum í køina fyri at fáa bíligararfólk so fáa tey sterki tuðul frá stjørnuni tað hevur tann konservativi ráðharrin sagt í bretlandi og tað skulu vit eisini siga her at tað ber sterkir til í einum tjóðarflogfelagið sum tað almenna eigur hundrað prosent í ein almenn partafelagið skulu vit eisini tryggja tað at hetta flogfelagið gangur undan við at virða ikki bara førleikaranir hjá hsum starvsfólkunum sum eru ófatiliga dugnaligir vit mugu tjúkkla um tey hvønn einasta dag men eisini at tá ið vónandi viðurskiftini verða meira vanliga aftur at eisini fólk við teimum førleikunum eisini koma aftur í tær trendurnar treytirnar sum tey høvdu frammanundan og at tey ikki verða verða undirgrivin tí hetta kann jú henda g hatta hendir uttan iva av nógvum privatum arbeiðsplássum runt um í heiminum at ein kreppustøða altíð verður brúkt til at taka burtur vunnið rættindini hjá hjá løntakaranum so tað skal vera mín greiður boðskapur her at tað verður terkki góðtikið og tað og tað havi eg eisini sagt beinleiðis við leiðsluna í í ætlantslogi á fundi øhat soleiðis má tað vera takfyrihara formaður
bjørt samuelsen fær eina viðmerking
takk fyri at eg eri fegin um høgni heital tekur júst hatta fram tann sum hevur lisið útlendskar miðlar í hesum koronatíðum hevur sæð nett upp tað at nógv lond hava gjørt sett serliga treytir við hjálpapakkarnar sett serliga treytir til flogfeløgini og eisini treytir sum tryggjaðu steirsfólkum og tryggjaðu tað at mann ikki kundi brúka kreppuna til at umleggja til ein heilt annan setanarpolitikk og eg haldi at tað er ein avbjóðing sjálvum hjá leikluni hjá atlantslu í sovorðnum tíðum sum hesum men at tað størsta aktivið hjá atlantslu hevur nett og verið so loyali starvsfólkini sum hava verið har í so nógv ár tað er eitt øgiliga stórt virði fyri felagið og tí at tað spyr hóast knoytan mann ikki heldur at tað at politiska skipanin í felag vísir á at mann heldur neyðugt at halda fast í førleikunum so starvsfólkini eisini hevur stórt virði fyri sjálvt felagið hann ongri tann
avídal
og eitt so einastandandi virði ne saman bara ú okkara sjófólk og tað eru eisininógv sjófólk sum eru komin trupulleikar eisini av kreppum og korona men vit lat ímynda okkum tað vi okkara dugnaligur sjófólk sletkiki kundu sigla í eitt heilt ár ellagk a siga tað so ev egeisin tikið fult undir við at vit so gjørdu nakað fyri at til dømist nakað af tørorarnar um maskinfólk at tar kundu varðveita sínar førleikar í hesum tíðarskeiðnum tey skuldu eisini taka óteljandi skeið o soframvegis tað verði vanliga fíggjareiðaríunum í dag men sjálvandi hevði g hevði g tikið undir við tí eisini tí at førleikin hjá okkara dugnaliga fólki er tað sum skapar okkum møguleikar í føroyum og skapar allar inntøkur og grundarlagið hjá okkum fyr at liva í føroyum tað eru ikki pengar uttanífrá ella aðrar skipanir tað eru tey einstøku starvsfólkini við sínum egnu førleikum sum skapa okkum møguleikarnar og sjálvandi skulu vit virða tað eg dugi sleki at skilja tað at tað blívur at tað blívur ein ósemji um tað og heldur ikki at tað skul vera nøkar ósemji um at sjálvandi skal mann halda sáttmálatreytirnar og ikki brúka eina eina kreppustøðu til at undirgrava sátmálatreytir tað vóna erg at at alt alt tingið áta verður
sum næst hetta eru ikki nøkur hugsanir ósemjur í øðrum londum har er tað eisini sjálvt sjálvt djúpt konservativ fólk sum siga tær her so er tað edva jacobsen sum fær eina viðmerking
takk fyri teir formaður altso eg kann gott skilja at mann virkuliga brennur fyri at skeiðir skuldu vera goldin av arbeiðsgevara so leingi mann etur ein arbeiðsgevara eg havi eisini í mínari karriera í ymiskum støðum staðið uttan fyri arbeiðsgevara og og kanska í nógv harrans ár gjørt eitt arbeiði men konsekvensin er tann at tá ið eg standi uttan fyri hurðina og ynski at at førleikamennanir møguliga koma inn aftur á tað staðið illa illa luknandi støð so er tað eitt skeið sum sum eg má betala sjálv tá stendur eingin arbeiðsdjór aftan fyri meg sum eg ikki eri ein partur av og tá ein sjónmaður ikki er partur av ríði so betalar hann eisini fyri eg havi eisini tikið trygdarkeið so er tað nakaðakað sum at betala sjálv altso tá er mann ikki einum netverki tá ið tú ikki ert ein partur av og bara siga at hundrað milliónir hvat er so hvat hvat er so ein hálvmillión tað haldi eg tað er tað for tað for tað for leysar argumentir í øllum sinni eru tí at tá er ikki ein partur av felagnum og so
so er tað høgru heita gerst væl
ja harra formaður hendan játtanin við it kosta seta fimhnra týst eyku hon burdi sum so verið óneyðug altso eg hevði vónað ætlan so segði tað beinan vegin a sjálvandi tá vit nú nú geva einkapitalin spænin upá hundrað milliónir so sjálvandi tryggjar mann hetta eisini menheta er so fyri at løgtingið kann fáa høvið til at atkvøða u soleis signalið e so mikið greitt í í lóggávuteksti í fíggjarlógar uppskotinum men tað sum e vá jacobs sigur eri je púra rætt men vit mum barat minnast til tað at hendan støðan sum er íkomin har ið heimurin letur aftur eisini føroyar lata aftur ið royndi at vera á politiskum avgerim tað svarar faktikt til at vit søgdu við politiskari avgerð og sjálvandi eisini uttanfysar umstøður at tað iki ber til at sigla og tá sigi eg tað tá hevði eg sjálvandi sagt akkurát tað sama tí tað er ikki bara taka skeið eg somulátorskeitað er eisini at hava flogtímar og annað onnur er inni vita meira enn um tað enn eg men hví skuldi tkihvíikkikulu iki sígja htta hvør hvat er grundgevingin fyi ikki at gera tað eg dugi onga at síggja hetta kann bara vera til fyrimunar fyri alt samfelagið fyri at okkara flogfelag framalgan hava a einastandandi menningt tevur havt allan sto er ein ófatilig sølskynssøga som kanska eingin hava ímyndað sær tá mann átók sær at fara at flúgva sjálvur í føroyum og enn eitt dømi um at tjóðskaparlig menning kemur har fólk tora at ganga undan og ikki bara at halda onnur orðan tingini fyri tey
so fær jákup mikkelsen orðið ger so væl
harra formaður tað er púra rætt sum høgni hoydal sigur at atlantcerws er ein celsinssøga og eitt felag sum vit eru glað fyri og sum vit kunnu vera stolt av tíverri var atlantigerves saman við øøllum øðrum pørtum í okkara ferðavinnu fyri tí vanlækni at partar av fólkunum mistu sítt arbeiði tí korona sló so hart og nú verður eitt uppskot her um at áleggja atlentigerwes at teir skulu viðlíkahalda pappírini hjá pailottunum sum eru sum eru uppsagdir og tað í sær sjálvum er eitt ógvuliga sympatisk trekk spurningur er bara um um høgni hoydal er sinnaður t veruliga sinnaður til at at gera tað sama fyri øll onnur sum eru uppsøgd og sum skulu uppræthalda síni pappír og hvussu nógv hvussu umfatað tað kann fara at blíva men eg má siga at at tað kom fram undir aðru viðgerð at at tað tað tekur nakar fáar dagar til at at uppgradera pappírin hjá einum pilotu og so hvør sum teir blíva aftursettir aftur í arbeiðið so fær atlantia irvest sjálvandi at gera tað eg haldi at tá ið mann brúkar so nógv orku uppá frá tingisrøðarapáalli at siga tað eg vit ans tøðan sigur vit hava fult álit á leiðsluna og so hevur mann allíkavæl ikki álit á leiðsluna at at tey taka atlit til hesin fólkini so sigur mann at at og so fór eg man onnur argumentir fram sum vísir tað at mann jat mann sigur mann ætlar ikki at blanda seg uppí og allíkablandar mann spí asu tingini hanga sletki saman men eg sakni eitt sum eg ikki havi hoyrt frá javnaðarflokkinum ella frá tjóðvaltsflokkinum og tað er tað sum eitur solidaritetir eg má siga eg sakni øgiliga nógv at tá ið eitt eitt arbeiðspláss sum atlanticerfs við rakt so hart at øll starvsfólkini sum arbeiða á ein sovorðnum almennum staði vísa sulidaritet ðhvørjum øðrum eg trúgvi mann kundi saktans loyst hendan trupulleikan við orðinum solidariteti og tað vil siga at pailottarar sum eru í starvi at teir aksepteraðu í eina tíð at fara niður í tíð soleiðis at fleiri kundu slúsastg inn og eg eri sannførdur um at at visti mann gjørdi tað so hevði mann ikki havt tann trupulleikan sum er nú g eg eri itt sindur harmur um at at tað ikki er er komið í lag so eg eri ógvuliga ivingasamur í hesum her at tá ið tá ið andstøðan siga at hon vil ikki blandaset upp í so blandaastu p í allíkavæl eg haldi at vit skulu hava álit á leiðsluna at hon avgreiðir hesi viðurskiftini og og og ger tey røttu tingini visti hon ikki ger tað so vita øll lat so hevur leiðslarnin trupulleika og so kann mann taka fatt upp á tað vesta her men so leingi sum leiðslan rekur felagið soleiðis sum fyriskrivað er so haldi eg at vit ikki politiskt skulu grípa inn í rakstrin og taka loyðsna av ræði takk fyri hara formaðurja tað er
he evur nakrar viðmerkingar aksel johannesen fyrst
ja takk fyri eg eg eri stettiki ósamdr jakun mikkesen við a sn har tá hann snakkar um solidaritet millum starvsfólkini átarves hesum førinum men sum vit hava fingið hvussu er upplýst í í fíggjarlendini so hevur okkurt felagaar inni og sagt at mann faktik a bjóðað at sleppa undan uppsóknin við at øll fóru niður í tí og har við eisini niður í løn øh men eg eri siordið samdur vð jakum ikkesen o kemur t at tæra han siga g vit plagdu okum uppí eg haldi at vit plandu okum upp í longu táði i geva hundrað milliónir so planda it okkum uppí at so samstundis siga vit kunnu ikki áleggja løgtingið hvat leiðslana í alant í rvsger men vit kunnu siga okkara meining um mín meining er at tá mann fær hundrað milliónir fá skattaborgaranum so eigur mann at fara væl við teimum starvsfólkunum sum orsaka korona eru søkt úr starvið og eisini tá ið tíðindar normalar aftur og tað verður brúk fyr fleiri starvsfólkum at hesi standa fremstu í køini til at fáa starv aftur
jákup vikkelsen
ha formaður tá ið aksel hannesen sigur at við at stuðla og bjarga atlenti grs við at játta hundrað milliónir at tað er at blanda seg uppí tá ger hann tá brúkar hann tann setningin nokk so výtt vit blanda okkum ikki upí e vit bjarga tlnti grvs men tá ið mann blandar seg uppí so er tað tá ið mann beginnur at áleggja ella leggja upp til at leiðslan handlar á á ein ávísan hátt soleiðs sum aksel i hannesen ynskir og tað haldi eg kann vera eitt sindur vandamikið visu vit her á løgtingi beginna at blanda okkum upp í tey feløgini sum verða rikin eitt nú sum atlent grvs og eg havi fult álit á at leiðslan í atlantic sjálvandi fer hon væl við sínum starvsfólkum eisini teimum sum sum eri uppsøkt
høgni hoydal
harra formaður ja eg kann siga so greitt eg veitiskihvat jagun mikkelsen hevur tað frá at vit siga at at vit ikki skudu planda okkum uppí ella hvat álitinum eina ferð á leiðsluna eg havi sagt frá byrjandir av hesum málinum har eg haldi tað var púra skeivt tá ið vit gera hjálparpakkar í hesum serligari støðuni har landið royndin verður eisini hevur stongt fyri ferðing at mann ikki setti sær hasum treyti við tað kundi landsstýrismaðurin gjørt at vit siga tað at tað varð heldr iki evt at uppsiga øll fólkini tí tað vóru jálparpakka galdandi tað segði g beinanvegin og sjálvandi seta vit treytir við tá ið landið tá landið fer inn í játtar hundrað milliónira ælanis tov við tei hundrað rosent aftanfyri tað at vit eisini tryggja at teir førleikarnir sum eru í okkara flogvinnu verða varðveiddur og at ein leiðsla í einum almennum partafelagi ikki fer og undirminnerað fakfelagsrættin ta havi er sagt frá byrjani av so egveitik vat jógn mikkelsen hevur hevur tað frá og solariteturin visti jógundmikkelsen ikkiveit av tí so er tað fleiri av fakfeløgunu sm hava bjóðað tær sum hann sigur man hevur gott havt fleiri kvilotar flúgvandi av og á so tar kundu hildu sína førleikar við líka so alt tað eg bjóðaðtosar sum um hann iki veit hvat málið snýr seg um
ersen
harra formaður tá høgni hoydal ikki hevur nevnt orðið soludaritet við honum orði so biginna han at tosa um at eg ikki veit hvat tosið um eg havi nevnt hetta eisini í fíggjarnevndini tá ið vit høvdu hoyringar og spurt um ikki tað var ein máti at loyst hatær uppá at at fólkini sum vóru í hesum her felagnum sum vórðu rakt av hesum her at tey vístu suldaritet og tað er mann sæð í fiskivinnuni vit hava sæð í pelagisku vinnuni at eitt felag fór til fiskimannafelagið fyri at fáa góðkenning fyri at mann fór niður í løn soleiðis at skipið kundi fóra ígjøgnum ringar tíðir og jtað sakni eg nokk so nógv men at høgni hoydal nú váttar at hann hevur einki ímóti at blanda seg upp í almenn feløg tað er fyri tað fyrsta øgiliga gott at hann fortelur tað fyri føroya fólki men tað kemur sjálvandi heldi ikki bakvað okkum tí tað er hansara stílir og tað er at skula politiskt at stýra øllum eisini øllum vinnulívunum takk fyri
samuelsen fær eina viðmerking takk fyri
fyri hundrað milliónir krónir hjá skattgjaldarunum verð sett í atlantsflog tað ynskja vit øll tí vit ynskja at bjarga tjóðar flogfelagn vist felagið hjá jakum mikkelsen fekk hundrað milliónir krónur frá løgtinginum so veit jakum mikkelsen væl at tað eisini høvdu fylgt ynskir og ábendingar frá løgtinginum um hvussu løgtingið vildi at hvat hispengarnir fóru til jakum mikkelsen hevur ovabart ikki fingið við at tað eina fakfelagið hevur júst roynt at sloppið í dialog við leiðsluni ætlansslog um at fara inn í eina solidariska skipan har øll fóru niður í løn soleiðis at mann kundi sleppa undan at so nógv av hesum bólkinum av starvsfólk bliva uppsøgn og tí haldi jakum mikkelsen tað er gott at hann tók tað upp í fíggjarnevndini men hann traðka nokk so harðliga á tærnar øllum teimum sum hoyra nú tá ið hann stendur og sigur at tey ikki hava víst solidaritet tí tey hava nettupp roynt at spælt upp at spælt út eitt kort sum segði t vit kunnu øll fara niður løn soleiðis ikki so nógv blíva uppsøgd
jákup mikkelsen
harra formaður eg haldi tað er eitt sindur niðrandi at forkvinnan í vinnunevndini skal siga at eg ikki havi fingið ting við veruleikin tann at tað sum eg vísti á er at mann hoyrir hvørki frá tjóðveldi ella frá javnaðarflokkinum og resolidaritet í hesum førum er eg havi ført tað fram í vinnnevndini í fíggjarnevndini og eg havi eisini hoyrt at at tað hava verið at fakfelagið hevði tikið tað upp men vit síggja ikki og tað er neyvan leiðslan sum skal fara til starvsfólkini og siga við temumm nú nú skulu tit vísa logalitet eg haldi at tað má vera eitt felagsting sum øll starvsfólk og leiðsla blíva samd um at í hesum truplum tíðum sum vit eru í so vilja vit fyri at tey fólkini sum annars bliva uppsókn at fyri at tey kunnu verða verandi í felagnum sum vilja við fara niður í tí soleiðis at vit øll bera byrðina saman tað hevði verið nakað sum mær hevði dámt øgiliga væl men at vit skulu fara at áleggja sovorðt politiskt herfrá tað haldi eg er ikki rætt tí vit eiga ikki at stýra okkara vinnulívi og teimum almennu feløgnum politiskt í í tí dagliga so kann han akkurát sama senda leiðslurnar til hús
ja so fær jørgen niclasen landsstýrismaður orðið tí so væl
harra formaður eg fegnist um at í løgtinginum er mann samdur um at okkara tjóðarflogfelag er ein týðandi partur fyri okkara samfelag fyri at halda lívsagrina út í heim tað var ein tíð har tað vóru útlendsk feløg sum royktu ta flúgvingina og eg haldi at allir føroyingar hava sæð munin nú tú hevur verið á føroyskt feløg eg fegnist um at løgtingið stendur saman um at koma við hesari kapitalhækkingini og tá mann nú sigur at tað eru skattgjaldananspengar so hoyri við til ta søguna attað eru ikki so ræðuliga nógv ár síðan at løgtingið og landsstýrið valdu at selja ein triðing av partapeninginum fyri hundrað milliónir krónur tá fekk landskassan hundrað milliónir í kassan seinni er so gjørt tað at hesin hesi privatu partabrøvini blivið keypt aftur av ætlantslog sjálvum tað vil siga at landiðseldið fekk hundrað milliónir síðan hevur ætlantslog sjálvt keypt hesi her partabrøvini aftur nú korona herjaði so er tað sum hendir í dag tá vit hækkað partapeningin við sama tali sum er hundrað milliónir krónur at atlantslog um sum at siga færið tað aftur sum løgtingið fekk úr atlantslog tá tá tað kemur til so truplar tíðir sum hesar at virksemið fer niður í næstan einki ja so hevur tað avleiðingar tað hevur tað havt sanniliga í í flogvinnuni sum tað er verður nevnt undir hesum orðaskiftinum bæði viðvíkjandi ø ætlantsflog og eisini vága floghavn øog serliga hart hevur ferðavinnan verið rakt ja hetta hevur rakt hart mangastaðni

vit kunnu fara bara eina netið og hyggja eftir hvat túratalið ætlanslog hevur nú altso flúgvingin er farið niður í ja í sørvági vildi sagt niður í einki nú hoyra vit hvørt flogfar og tað er rættiliga friðarligt í sørvágsfirði í dag í mun til hvat tað var tað merkir at tað brúk fyri færri fólki og tað er er prísurin men ætlanslog hevur so gjørt tað at tey hava fleiri fólk í starvi enn tey veruliga hava brúk fyri tavil siga har hava tey víst ett samfelagssinni ætlanslog valdi at taka fleiri flogskiparar inn í heyst og fýra av teimum plivu tiknir inn sum frið lansarar og sjálvandi tey blivu tikin inn opp dattera í ætlansloog rindaði men av sáttmálanum við bilotsfelagi so stendur har at vetrarhálvuna má í mesta lagi fimtan prosent verða so tíverri so máttu hesi út aftur págrund av sáttmálanum men eg veit frá ætlanslu at tær koma at taka fleiri fólk inn í vár og kemur flúgvingin upp so vilja tey taka so nógv sum yvirhøvur møguligt og tað skal ikki vera nakar ivi at tey verða øll uppdatteraði og tað er ætlansflás sum rindar og eg kann eisini siga at tá ið fólk verða tikin inn aftur so er tað sjálvandi eina heildarmeting men um tey tá hava pappír ella ikki havi eg fingið váttanfyri tað er ikki eitt kriterii ætlanslog tekur fólk inn út frá inæri heildarmeting og rinda tað tað kostar við uppdattering og hartil hoyra eisini við til søguna at ð vegna koronu eru eisini serskipanir gjørdar so tað dragar seg um átta dagar upptattering vistu vit hugsa um um flogskiparar sum tað tekur og tað er forróldsvíst kostnaðar lítið og akkurát hesin bólkurin er jú ein rættiliga høgt lønturbólkur og nú er tað soleiðisr at mann ikki tað almenna rindar ikki fyri hesar útbúgvingarnar sum fyri allar aðrar tað sum eg bara havi sagt tað er altso skal ætlansslog áleggjast hetta so gevur tað ikki heilt meining eg segði fíggjarnevndini at vil mann játta hesin her fyrr háløvnta bólkinum hesar her tingini uttan at taðe brúk fyri tí jamen so er at játta tað undir útbúgving tað má vera undir útbúgvingma setir slíkt og ikki til einum privatum felag har mann samstundis loyvir útlendskum felagi sum verður fylt við statsstuðlaðum pengum til at til eina ólíðiliga kapping sum kemur brúkararnum til góðar so er tað útbúgving mann vil jamen so ger tað í í á skúlamálum men ætlanslog betalir alt fyri at uppgradera øll tey sum tey hava brúk fyri og tey taka so nógv inn sum møguligt tað er eingin ivi um tað takk formaður ja

joharformaður eg haldi tað en stóra ivi um ta viðurskiftini og eg fariatspyrja jørgun niclasen eg var jøgun mikkessen uppi í áðni og segði tað at at millum annað flogskiparinir ikki høvdu høvdu bjóðað atlansflog nakað loysn har fleiri flogskiparar kunnu flúgva og halda seg uppdateraðar altso eina meira solidariska loysn fora bara at fáa jørgun niclasen at vátta at tað hava tað gjørt tí at avleiðingarnar tær nevndu jørgun niclasen sjálvur ikki minst í í vágoynni og í sørvági tær hava verið ovurstórar fyri nakrar familjur og eg skilji slett ikkiat mann ekki hetta sumkrav beinanvegin tá mann fer inn og ápi tá mnn fer inn o hjálpir kortini við hjálparpakkum og øðrum og tað kunnu landssýrismaðurin so væl havt gjørt tá tað er ein púrasta undantaksstøða har mann eisini við politiskari avgerð so at siga hevur steðgað fflúgvingin
tað tykist
sum høgni hoydal er rættiliga innarlig í fakfelagnum fyri flogskiparar eg má siga at eg havi ikki verið til nakrar samráðingar tað hevur gingið fyrite millum flogskiparafelagið og vinnuhúsi so hvørji ítøkiligr ting hava verið har tað tað dugi g ikki at siga men tað er ein ting sum eg veit og tað er at ætlans to e valdi at taka fýra flogskiparar innaftur friðl hansarar í heyst og grunda á sáttmálan sum sigur í mesta lagi fimtan prosent so varð ætlansslog tvingað til at taka hesi út aftur men beinanvegin tað er vetrarhálvuna men tey verða tikin innaftur og tey verða uppdateraði hetta er ein trupult støða og vit skulu ígjøgnum hana og tað sum er okkara størsta ynski tað er at fáa atlanticairwa upp aftur á tað sum tað var soleiðisnar at vit aftur fáa brúk fyri øllum teimum fólkum í hesari vinnuni tað er er málið hjá okkum at gera kappingarførir verri hjá felagnum nú haldi eg ikki er rætt sum tað verðu lagt upp til her
istinaháfoss um atheta
tað er ein trupul støða og vit ynskja jú øll tað besta bæði fyri starvsfólkini og atlanslog eingin ivri um tað so bar spurningurnhussu mann røkkur hesum vónandi kemur virksemi aftur í hællina sum skjótast og tá hevur mann vónandi eisini brúk fyri øllum teimum starvsfólkum hava uppsagd sær jørgun niclasen ikki ein fyrimun í at hesi starvsfólkini verða hava møguleikan at varðveita sínar førleikar í hesum tíðarskeiðnum her og kann hann yvirhøvur síggja nakaðn vansa við tí eg havi hvørt fart trupultvið at síggja nakan vansa í tí fyritað fyrsta er ein fyrimunur fyri tey starvsfólkini sjálv tey menniskjansliga atlitini og fyri tað næsta átti tað alt annað líka eisini var ein fyrimunur fyri ætlanslog at tey villíkahalda teirra førleikar soleiðis at tey lætt og skjótt kunnu verða sett í starv aftur so tað stutta langa heldur landssýrsmaðurin ikki at at tað er trupult at síggja nakan vansa í t at taka undirið hesum málinum tvørturímóti at tað bara er fyrimunir við tí
-sann
ja nú boðaði frá at atlantslu tá ið tey taka fólk inn tá tey fara at taka fólk inn aftur so rinda tey fyri alla uppdatingina nú ljóðar tað sum førleikarnir blíva heilt vekk altso tað tekur átta dagar at uppgradera aftur og tað ger atlantslu fyri øll tey fólk sum koma inn aftur og tey ynskja at hava so nógv fólk sum møguligt men tjóðveldið veit at er tað útbúgving ja men so hoyrir tað heima á grann sjey undir útbúgvingarmálum er tað soleiðis at mann vil bjóða bólkum ókeypis skeið altso ein fiskimaður skal trygdar skeið har hevur mann eingi problemur av at siga at tað skal fiskimaður skulu sjálvur betala altso har har har er nóg mørsig meðan á hesum økinum vil mann fara inn í eitt vinnuligt felag og áleggja teimum útbúgving altso er tað soleiðis at mann vil játta pengar til útbúgving á hesum økinum ja men so játta mann tað á grann sjey og ikki tvinga tað inn í eitt felag sum skal í eina beinharrarkapping ímóti einum felag sum er fylt við milliardum úr danska og svenska statskassumtað tað tað tað tað er tað tað er ikki rætt so ynskir mann tað ja men so koyrir tú undir útbúgvingum ikki áleggja einum vinnuligum felagdag
so er tað bjørt samuelsen
takk fyri nú eri eg særstólk við trúgvum royndum sjálvandi aktiv hjá felagnum men eg ætla at spyrja okkum niclasen sum jú sum landsstýrismaður umboðar borgararnar í føroyum sum eiga atlandslág um tí hann hevur betri innløtís tingini enn vit onnur hava sum sita á síðu linjuni kann hann garantera løgtinginum at mann ikki brúkar hesa kreppuna tað er ein álvarsom støða flogfelagar í tá er eingin ivi um men at mann ikki brúkar sær kreppuna til at umleggja til ein heilt annan starvsfólkapolitikk tí tí tá mann verður bangin fyri at mann onkursvegna leggur um til eina sindur meira av sovorðnum politikk har mann brúkar bílig starvsfólk heldur enn roynd starvsfólk og har er eg hvussu bangin fyri at mann missir tann øgiliga djúpa loyalitetin sum starvsfólkini hava víst yvir fyri atlantsflog øll árini og fyri sovið tey sum flúgva við atlantsflog men kann landsstýrismaðurin siga nakað um hvussu hann sær ta støðuna takk fyri
jørðkanaklasvegn
eg dugi ikki at siga vit hava frá landsstýrinum valt eina nevnd sum hevur hann uppgávu og tað er at fáa hetta felagið upp aftur á føtir og onkursvegna er leiðsla starvsfólk øll sama báti og tí vóni eg at tey ið felag finna veburtsúrhesin her hvussu tað verður gjørt og ikki tað tað dugi eg ikki at siga men málið er púra greitt at fáa flúgvingin upp aftur og at fáa fólkini aftur í starv tað er tað sum vit í veruleikanum geva felagnum møguleika fyri her
og so er tað aksel johannesen ger so væl
ja takk fyri eg kann gott ylgja ein eygvatíð sám jørgun niclasen sigur og sjálvandi er heilt serstøða og kanska hevd r eisini verið neyðugt hjá atlantik at siga fólkið upp mann kundi kanska ynsktmann fanen meira soluidariska loysn kemur vussusmiki vitað á fíggjarnevndini ella onkur hevu lagt upp til at mann vil hava meira suldariska loysn har øll fó kanska niður í tíðil í løn og og niður í arbeiðstíð men tað bleiv so ikki til tað h men eg haldi iki mnnkann samanlíkta heftir her við e vanligt vinnufelag ella aðrastaðis hetta er eitt felag sum føroya fólk eigur at vit umboða ferðafólk tá vit fara inn og geva hundrað milliónir til atlantikk sum vit sjálvandi skuldu gera er eisini givið meir um tað var neyðugt vit klára okkum sletki utanatlantiksamfelagið vit hava hangað at hava eitt flogfelag so haldi eg ikki t gera nakað á politskaskipanin gevdr eina kenningarig meiningar ámá ta saga meining til kennar og mín meining er og javnaðarflokismeining er at tey starvsfólkini sum eru uppsøgd av heiltserligu støðuni tá støðaner mál aftur at far væl við starvsfólkunum og tryggja at tey kundu koma o starva aftur fyrst og fremst áðrennmann er kan skal seta onnur millum annað útlendingar sum kundu verið bíligar arbeiðsmegil att annað at hesi fá
pessan
ja eig haldi at at kappingarføri er alt avgerandi fyri at felagið kann koma upp aftur og tað er eisini tí eg fari í vár at koma við uppskotið um eina afturberingaskipan fyri flogfólk og tað hevur eina ein vinkulig tíð er at atlanticerwesi sum felag blívur meira kappingarført men tað ger sanniliga eisini føroysk flogfólk meira kappingarfør tí treytin fyri tí er at í viðkomandi flogfólk eru búsitandi í føroyum og at felagið eisini hevur sítt høvuðsvirksemi í føroyum tað sum eg síggi fyri mær vilstu vit gera tað so koma kanska onnur flogfeløg inn her og skráseta seg og fara at reka flogvinnu herfrá og harvið eisini kunna brúka føroysk flogfólk eg síggi tað sum ein veruligan fyrimun at koma við eini lóggávu sungin kappingarføri hjá flogfelagnum betur men sanniliga eisini hjá flogfólkunum tí flogvinnan kemur ikki upp aftur beinanvegin men hon kemur upp aftur og kunnu vit har fara inn við betraðum kappingarføri bæði fyri felag og fyri fólkið so hava vit gjørt nakað sum veruligar munar
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum tað eru boðað frá so er eitt broytingaruppskot sum vit fist skulu atkvøða um tað er broytingaruppskot frá kristinaog háfoss aksel johannesen bjørt samuelsen og jóhannes joensen tað atkvøða vit um fyrst ger so vælja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er fallið tað eru tólv atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonkt so broytingaruppskot fallið og vit skuldu so atkvøða um málið soleiðis sum tað varð samtykt við aðru viðgerð tá varð málið samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða tað eru áttaogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingilig blonk mál er einmælt samtykt av løgtinginum og endaliga avavgreitt frá løgtinginumm so fara vit til næsta mál á skrá tað er triðja viðgerð av tingmáli nummar áttaogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting ír løgslóg um barnavernd tað er javning av upphæddum um ferðaútreiðslur í sambandi við samveru nakar sum biður um orðið uni tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogfjøruti uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um barnavernd barnaverndarlóg tað varð samtykt ví aðru viðgerð við nei tað er eingin sum hevur biði um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum í aðru viðgerð var málið einmælt samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so vit fara at atkvøða nú undir triðju viðgerð ger so vælja eg haldi hetta er ein sum ikki ver atkvøða ja so er so eru vit liðug at atkvøða áttaogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonkt málið er samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum síðani er tað triðja viðgerð av løgtsmál nummar níggjuogfjøruti tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um áseting javning á almannaveitingum broytingarheitið innsetan av veitingum og tekniskar broytingar nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í málinum og hetta málið var eisini einmælt samtykt við aðru viðgerð við seksogtjúgu atkøðum fyri vit atkvøða núja tað er ofta hendan eina atkvøðan sum manglar tá vit tað er ikki altíð tann sama men vit eru liðug at atkvøða tað eru níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonk so er málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit fara víðari nú er tað løgtingsmál nummar hálvtrýss ter triðja viðgerð uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um almannatrygd og tænastu er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so orðaskiftið enda vit atkvøða í hesum málinum og hetta málið var eisini einmælt samtykt við aðru viðgerð fimmogtjúgu atkvøðum fyri vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við áttaogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so sostatt samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum og so er tað næsta mál tað er triðja viðgerð av tingmáli nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um matstovuvirksemi og gistingarhúsvirksemi tað er matstovulógin avmarka heimild hjá landsstýrismannum at steingja matstovuskeinkikarstøvnu er tað nakar sum biður um orðið ja tað er tað tað hendrik old hevur biðið um orðið ger so væl
starturn upp á heina nýggja diskussión um hettaher men eg skilti a læu at núnú snakkar mann um løgmaður snakkar um tað altíð so frívurligt men okur hoyrdi nú ein dagin at tað var soleiðisnar at mann skuldi tríggjar dagar áðrenn mann fór frá útlandinum hava eina játtanina sum kanska serliga í danmark eina játtan upp á mann var frískur og so eina kanning á flogvøllinum tá ið fólk koma inn í landið um eg skilji at lana so er tað yvirhøvur ikki neyðugt tað er eingi sum spyr eftir hesi tríggjar dagar kanningin árið tá er hon totalt meiningsleysr altso visti visti nú visti tú sjálvur kann finna út av um tú tekur hesar her hesa kanningina tríggjar dagar árið nú nú fara tey ikki at barra úlli t tikist soleiðis sagt ella heldur ikki út at eta men men men tað eru so her altso tað virkar øgiliga løgið at mann sigur at mann skal hava eina kanning tríggjar dagar áðr mann fer úr úr landinum altso úr danmarkr tildømis men eingin spyr um tað hevur hesa kanningina tað er fríviligt púra frívilikt og tað er totalt meiningsleyst fullkomiliga meiningsleyst at koma við eini tilráðing um tað antins sigur mannum fólk at tikur kulu hava tað ella hava tykkum ikki it hitt er bara sovorðt uttanumtos og sovorðt fitt uttanumtostakfyri
ja so er tað bjarni kárasun petersen sum fær orðið ger so væl
takk hyrar formaður ja nei eg nú vit standa til aðru viðgerð við einum uppskoti sumeingin egentliga vil hava tí at tað er so nógv ivamál umbæði heimild og hvørt á sínum so havi eg siti og spikulerað eitt sindur upp á hvussu landsstýrismaður ella løgmaður ella ella hvør so nú tykrar avgerðirnar hesum viðvíkjandi hvat man ætla sær nú í mun til jólar tí ati soleiðis sum eg lesi lógina so stendur fyri at forða smittuspjaðing fyri kovið nítjan eg veit ikki ð um tað í hesum førinum merkir at mann velur at vera proaktivur og lukkað heilt áðrenn til dømis seksogtjúgunda desembur ella um mann brúkar heimildina um tað so skuldi hent seg at til dømis at koma eitt útbrot seksogtjúgunda desembur nú er ikki ordiliga nakað landsstýrisfólk at svara tí spurninginum hvussu mann hugsar sær at brúka heimildina eg giti at teir kanska sita og fundast við farsettarnevndin um tað í dag ella koma við ein tíðindaskrivi ella eitt anna men eg haldi tað er viðkomandi at nú tá ið løgtingið gevur landsstýrismannin hesa heimildina at vita hvat hvat fyri prinsippir liggja til grund fyri hansara støðutakan tá ið tað skuldi komið eitt útbrot velur mann at brúka heimildina áðrenn eitt eventuelt útbrot fyri at avmarka potensiella smittispjaðing ella brúkar mann heimildina til at niðurdempa eina longu byrjaða smittispjaðing tað haldi eg er ein nokk so vesiligur spurningur tíverri er ikki nakað landsstýrisfólk her til at svara tí men eg haldi tað er ein spurningur sum er viðkomandi at seta sjálvandi sæð í ljósunum av at tað koma nógvir útsettar til landið nú at halda jól og at halda nýttár og baða njóta høgtíðirnar sum heild nógv av hesum fólkunum hava framflutt sínirsínir ferðaseðlar til føroyar fyri at kunna taka hesaher dagarnar í sóttarhaldi soleiðis at tey kunnu fara út í samfelagið á ein tryggan og ábyrgdarfullan hátt og viss løgmaður heldur at vit framhaldandi skulu byggja mátan vit berja smittuna niður uppá við álit so haldi eg at landsstýrismaðurin má vera øgiliga papassligur við hvussu hann nýtir heimildina hjá sær tí tað kann øgiliga skjótt enda við at fólkið fara eina fatan av at hann misnýtir sína heimild til dømis vissi mann lukkaði nú fult og heilt áðrenn jól fyri at binda um heila fingur memann kann gott grundgeva fyri tí og rationalsera fyri tí men so haldi at mann skal melda tað út øh annars hevur mítt forstáils verið tá ið tað kom til hesa heimildina í matstovulóguna at tað var fyri at fyri at niðurdempa eina longu byrjaða smittispjaðing og ikki at borga fyri eventuellari smittuspjaðing vóni at onkur kanska í samgonguni kundi givið mær svar upp á tað visti mann liggur inn við onkrari viðkomandi vitan takk fyri hara formaður
ja so fær bjørt samuelsen orðið ger so væl
takk fyri harra formaður tað eru nú tíggju mánaðir síðani at korona fekk fastatøkur á hesum samfelagnum tú er gingið rímiliga væl meginpartin av tíðini at halda smittutalinum niðri men vit vita væl at vandin kann vaksa skjótt nú í gjár vórðu staðfest trý túsund og tvey hundrað staðfestu tilburðir so allir teir óstaðfesta afturat í danmark og vit vita at tað stóra tað kemur koma øgiliga nógv fólk úr danmark til føroyar nú at halda jól harra formaður í tíggju mánaðir hevur mann havt høvi til at skaffa sær heimildirnar til at seta nøkur tiltøk í verk sum kundu verja føroyska borgaran ímóti at korona aftur sleppur at vaksa ótálma vit hava í føroyum í dag ikki ein gong heimild til at seta krav um at til dømis hesa testirnar sum varða gjørdar eru á krav og ikki bara tilmæl eg ivist onga løtu í ati mann fer at brúka heimildina sumsamgongan fer at geva landsstýrinum í dag til at steingja matstovur og skeinkingarstøð men eg má bara siga akkurtst mær hyggja eftir hvar útbrotini hava verið í føroyum higartil tað fer ikki at muna ta stóra at mann hevur eina heimild til at steingja einabarn brýtur korona út tí tað er ikki á barrini at flestu føroyingar savnast og avbjóðingin blívur beint nú at mann ikki politiskt hevur roynt at skaffa sær tær heimildir mann eigur at hava í eina smittuverjulóggávu mann fer at senda ein landsstýrismann í vinnumálinum út og steingja nakrar barrir soleiðsinar hissini men mann hevur virkuliga ikki verið sína ábyrgd vaksnan má eg siga um hatta landsstýrið eg haldi er rættiliga álvarsamt í tíggju mánaðar hava vit sum flokkar ikki eina tí einastu ferð ið rokni við eftir eindømi í vesturheiminum vit eru ikki eina tí einastu ferð kallaði inn til at umrøða smittuverjustrategi ella hvørja strategi mann hevði fyri ellata upp ella at lata aftur í samfelagnum eg haldi ikki nakar annar stjórnarleiðar í øllum førum ikki norðurlondum hevur uppført í henda hátt og eg veit ikki hví og í morgun harformaður fekk eg aftur at sms eg havi fingið nógveir seinast dagarnir og telefonsamrøðufólk ringja hvat vita tit í tinginum hvat farat henda t vit hoyra at tey fara at steingja niður hvat fer t henda færa fólk at sleppa heim og eg má bara siga púra ærligt vit vita akkurát líka lítið sum ein og hvør úti á gøtuni tí vit fáa einki at vita úr landsstýrinum harra formaður eg sigi hattær tí eg haldi hetta er ikki nóg gott og eg haldi hetta er nokk so syndarligt at mann ikki tekur tað at samskifta við flokkarnar á fí fólkavaldaparlamentunum í einari kreppu sum rakar okkum øll sum ikki á nakran hátt er politiskt og haveð frá fyrsta degi ein dáskrivliga sendi løgmanni eitt bræv um at vit ynsktu at samstarva og hjálpa til altíð kundu allan vegin ígjøgnum so harra formaður eg már bara siga ja mann kann orsøkin til at visia nei til hetta uppskotið er tí vit halda ikki a vit kundu blíva við at geva landsstýrismannum eina heimild sum so verður brúkt til ikki at koma við tí røttu smittuverndarlóggávuni tað halda vit ikki vera forsvarligt og landsstýrið hevur havt øgiliga góða tíð eg vænti tað fer vónandi fer at henda okkurt skjótt tí hetta kann ikki blíva við takk fyri
takk fyri so er tað viðmerking fyrsti bjarni kára sum petur
søndagin gjørt so væl takk fyri mær eg eri púra samdur við bjørt samuelsen eg haldi eisini at tað mann útvesaði seg heimildina tað alt tingið er fyri sovið samt um at hetta er ikki rættur mátur at gera tað uppá samgongan í nevndini í undanfarna áliti tá ið uppskotið varð lagt fram fyri fyrstu ferð segði eg eisini at hetta hetta má fáast upp í rætt lag til næstu ferð nú eru vit so til næstu ferð og nú sigur mann aftur hetta mugu vit havt fáa upp í rætt lag og hvør veit um tað verður eina næstu ferð tað fortel mær so mikið sum at mann hevði so góða tíð til at gera tað neyðuga forarbeiðið fyri at syrgja fyri at lógarheimin var til staðar syrgja fyri at tað vóru greiðar rætningslinjur hetta eru nakrar hósaleystirnir tí at mann implementerar lógartekst inni í eina matstovulóg sum slesski hoyrir er heimahoyrandi har og av tí sama so verða tey sjálvstøð vinnurekandi sum hetta umfatar øgiliga ótrygd tí tey vita ikki hvussu hvussu tey skulu fyrihalda seg

nei takk fyri tað átti sjálvandi at havt verið ái loypandi samskifti við allar flokkar á tingi um eisini tað partin sum snýr seg um hjálparpakkarnar so øll vóru øgiliga væl ílatin og vistu hvat tað er sum gongur fyri seg tá ið tað snýr seg um akkurá hesa heimildina so er tað eitt hálvt ár hevur landsstýrið havt frá tí løgtingið seinast gav hesa heimildina til at steingja barrir sum havði havt teitt hálvt ár fimm mánaðar til at gera eina lóggávu mann kundi valt at yvirtikið eptomiðlóggávuna har hava ein dát danskir myndugleikar sagt at vit standa klár at hjálpa tykkum við tí og tit pjøðus ikia yvirtaka allan pakkan tykkum gott taka eptomiðlógina á sepparat tað hevur mann so ikki ynskt í í samgonguni so hevur mann havt titt alternativu til at gera tillagingar í teirri útgávuni av ptmiðlóggávum sum longu finst í føroyum og í staðin fyri at brúka tann møguleikan og samskifta seriøst ella alvorligt við flokkarnar um at gera nakrar tillagingar har so hevur løgmaður tosað um politistat og annað fjas sum í veruleikanum ongastaðni hoyrir heima tí tað er eingin sum hevur sagt at mann noyðist at yvirtaka tí nýggju donsku yptomiðlóggávuna sum sum danir hava innført sum eg er øgiliga víðgongd so eg má bara harmast um at mann arbeiðirupá hendan mátan tí tað ger tað skapar ein ótryggleika bæði í tinginum og úti í samfelagnum sum er óneyðug takkfyri
takk fyri nú veit ikki hvar annars fjas var men tað mugu vi so finna útav men bjarni hammer havirei viðmerking ger so væl bjørt hams
løgmanin vísir á at andstøðan er slett yvirhøvur tikin upp á ráð tá mann snakkar um hvat mann ætlar at gera aftur mann lukkar samfelagið niður illa ikki og fólk tað føroyska samfelagið veit einki andstøðan veit einki men eg eri eisini ofta sikkur í at samgongan veit heldur einki løgmanin hevur heldur sína kort tætt til kroppan okur hava eitt løgting í dag ein samgongudag sum ikki hevur í dag fyri hvat skal henda tær næstu dagarnar nú at møguliga smitta kemur ikki kemur løgmann vísir á at tað skal alt byggja álit ja og og faktiskt haldi at samt løgting vil hava at tað skal vera kraftsáttarhaldið øll fyrstu sekso dagar eg gjarna vilja sett løgmann hann sigur at alt skal byggja álit tað er tað besta hví tekarin ikki byggir so revsilógina og ferðslulógina stræffulógina upp á lit hvussu er tað gingið tað hevur hoyrir ongantíð heima tá sløgmaður stendur fyri í dag takk fyri at forma
takk fyri ger so væl bjørt samulsena
takk fyri h nú kom eg at brúka orðið í fjal síðani tað var kanska ikki so gott men tað sum lá í tí harra formaður tað var at tá ið mann beginnur at tosa politiskt og líkasum brúka so sterk orð sum ræðafólk so klárar mannikki longur sakliga at diskutera um at eieiga tað vera nøkur ting sum ikki bara eru tilmæli men sum eru krøv júst sum tingmaðurin bjarni hammer inniá eg havi víst á til dømis sætta dagstestin tá ið mann kemur vit vita smittan kemur úti frá tað er harfrá smittan kemur tí eiga vit at kunna siga at tað er ikki bara tilmæli at testa seg sætta tag tað era krav so mikið áttu vit at kunnað kravt tað hava vit ikki ein gongd heimild til og tað hevur landsstýrið ikki skaffað sær heimild til sjálvt um landsstýriðnú hevur havt tíggju mánaðir til tað og tað er ikki nóg gott vit hava verið heppin at at tað í okkara samfelag er nokk so lætt at at halda stýr á smitni og tí at øll fólk í hesum samfelagnum tikið ábyrgd men tað kann øgiliga skjótt ganga skeiva vegin sum vit hava sæð í okkara grannalondum og tí má eg bara harmast um at vig veit at samgongulimir heldur ikki eru serliga væl kunnaðir og tað er tað sum er avbjóðingin at fólkavalda parlamentið onkursvegna ongantíð er drigið inn í at samskifta um hvar er tað rætta at hava krøv og hvar tað rætta halda fast í at tilmæli er røkkur nóg langt takk fyri
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið ger so væl
harra formaður sumi formaður í tjóðveldi so kann eg staðfesta orðini hjá hvørs halmast tum beint í áðni at tað er ikki barat undrast yvir tað er meir kottligt og óskiljandi at á grækarismessu tá ið fyrstu tiltíku forsett ívers tá skrivaðu vit til løgmann og søgdu at vit stóðu aftan fyri at føroyingar stóðu saman um at basasunir hesi avbjóðingini sum koronafarsóttin var sum føroyingar hava gjørt í á eina standandi hátt og eisini at vit ynsktu at flokkarnir í føroyum á løgtingi kundi seta seg saman um at gera ein strategi fyri hvussu vit eisini settu smittutiltøk á annað verk ongantíð ikki einaferð ikki ein minutt iki ein hálvan minutt hevur løgmaður nakrantíð kalla flokkarnar inn evar hanna hann heldur ikki kalla sínar sín r tingflólkaformenn ella forkvinnur inn í samgonguni og tað er púra óskiljandi tí at tí at vit eru sett á lóggivinslandinum og okkara uppgáva er at loysja eina trupulleika og er púa mvent teimum so siga tað at fyri mær tykis tað heilt óskiljandi at mann nú í eini matstovulógi skal geva eini vinnumálará hoyrra heim elda steingja nakrar matstovu vur og barrir meðan fólk undraðt seg á eiga men frábyrja nakað man sal kunna verið túsund fólk inni ein matstovur í einum matvøruhandli tað hevr flekki ferið samanhangur í og vit vita at tað hevur í landamørkini at smittan kemur inn tað hevu eingin ivi um tað og takolof fyri at vit hava havt fólk sumdepis-christiansanna og heltu fyri starvsstovuni hjá engainir som beinanvegin fingu okkara kanningar-kanningartilbúgving upp htað hevur tað sum hevur verið haldið at hevur verið høvuðs amboði at basa at baasa útbrótini sum verið hava og eg haldi at vit eisini áttu at sett beinanvegin í staðin fyri at nýta pengar til privata fyritøkur tað mágu garna vera har men so átu vit at settu almennar pengar av til at styrkja tað almennu tilbúgvingina helt fri starvsstovuni og á landssúkrahúsinum til at kunna gera kanningar á sama effektiv hátt sum vit hava gjørt og har vit eru klár eisini til at kunna gera kanningar í møguligum øðrum farsóttum men hetta við landamørkinum taðerikki ein gonga tilmæli í dag at tá ið tú kemur um landamørkini at tú skalt vera heima inntil tú hegur fingið sættagskanninginu tað ikki ei gonga tilmæli tað kundu verið tilmæli so um tú vunnu m eisini eikurav og vit kunnu jú taka hesar ábyrgdum av okkum sum einki er oku í mánadagin ella ella týsdagin verður jú viðgerð av uppskotinum um at fáa epitomiðlóóggávuna og landslækna enbati á føroyskar hendir um samgongufólk vilja bara hava farsóttarlóggávana føroyskar hendi ber tað eisini til at gera broytingaruppskot um tað og harvið høvdu vit sum myndugleikar havt fult ræði eisini ogu løgtingið har flóðgávu raði á tí og tá rokning so við at løgmaður hevði verið noyddir at tosa við tey sum eru fólkavaldið í slandinum og ikki bara tosa við danskar myndugleikar tí eg veit ikki hví ar løgmaður seg framfandamátan eg veit het iki hví eat samgongan virð fram hendan mátan við at at koyra teg inn í matstøvulógina tí tað gevur tað gevur rættan ikki meining í í einari tilbúgvin til at bæsa smittu yvirhøvur tað er ikki har úrbrotini hava verið tey so nógva aðrastaðni so eg fari bara at heita á sjálvt um nøgd maður ikki er úr salinum her at nú er hann í tíggju mánaðir ikki tosaðum flokkarnar um eatt her hann kann háa tað enn og tað ber til hjá øllum løgtinginum at taka avgerðir um at fáa sær r lóggávuna at føroyskar hendur í næstu viku skuldi eg klárt tað hevur verið útái hann nenduni kemur aftur og harvið høvdu vit veruliga víst ábyrgd og kundi gjørt tað sum mest erfektit er tbast við landamerkini og kravt at fólk vóru inni inntil tey høvdu fingið ta næstu testinatakk
vit hava eina viðmerking ta er bjørt saondsen ger so væl
takk fyri vit vitaat í føroyum hava vit uppá í týspunkt har smittan heilt bast og so hava vit klára t hildið á einum lágum støði tá fólk hava vera glábyrgdarfull men vit vita at smittan kemur úti frá og og tí vita vit at tað er har tað hevur størstan týdning líkasum at at at hava fyrivarin eg atli at spyrja høgna hoydal um an heldur at eg nakað annað landið í í vesturheiminum ella í øllum førum í norðralondum sum ikki hevur heimild at siga altso ikki ein gongur heimilgd at siga at at mann skal testa øll sætta dag og hetta fær simplten at gera lúsakampin so tætta sum gjørligt sum mann fær fatur í teimum sum kunnu bera smittuna inn í landið løgmaður hevur jú sjálvur váttað tingsins røðrarpalli at hann hevur ikki ein gongd ta heimildina nytta tað so at fara við ein tvingsins heimild eftir nøkrum barrum tá ið mann veit at tað er aðrastaðni mann kundi havt nógv meira nyttu av at sagt at at her mugu øll gera tað sama takk fyri

eitt land í heiminum sum kallaði seg eitt fólkaræði og føroyar hava ikki fult fólkaræði vit hava ikki ræði á hvør kemur inn í mær landamørk vit hava ikki ræði á farsóttarlóggávuni og vit og vit fáa tað úrstini sum vit síggja nú at vit eisini við hesari lóggávuni við at koyta inn á ein matstovulóg gera mun á fólki og mun á vinnunum tað er eitt mín tikið brot á allar vanligar lóggávu og demokratiskar siðvennur so sjálvandi áttu vit havt ábyrgdin avrgdin av eisini og eg haldi koronapartøttin enn einaferð prógva tað at tað er har sum vit sjálvi hava tikið avgerðirnar sjálvi hava tikið ábyrgdina tað er har tú riggar best hvat okkara heilsuverk hevur gjørt og hvat okkara heilsurastaðarstøður hevur gjørt hvat okkara læknar hava gjørt sum faksom hava etiskju uppgávurnar hjá landslagsdeimum í stóran mun tað er tað sum hevur gjørt at vit hava baðstíð so hví ikki taka tað á byrgum okkum og finna eina grundgeving fyri teg yvirhøvur uttan tey mann undirbrotligu fyri dønum og sjálvans tí okkara ungu fólk koma heim nú eisini til jólar men so skulu tey bara eisini vita og tað vilja tey sekretaruna eisini vera so mugu tey vera inni eina tíð áðrenn tey hava fingið vátta at tey ikki hava smitnað
takk fyri so er tað johan dahl sum hevur orðið ger so væl
ja takfyrihera formaður øeg haldi at okur erøru samd um tað at hetta her etta hanta hesin mátun lógi upp á er ikki í lagi og at okur í framtíðini koma atigera tað analeiðis og ein av teimum mátunum er sjálvandi tað at mann yvirtekur hasa ypremiðlóguna sum hevur sosað so nógv um eg veit at løgmaður oghansara fólk eri í samskifti í løtuni við danskar myndugleikar um um júst tann partin so eg vóni tað at okur innan fyri hesla tíð fáa vita frá honum hvat ið liggur í kortinum at fáa gjørt í tí høpinum við ptimiðlógini men tað ereingin ivi tí at tað er neyðugt hjá føroyum at hava tey neyðugu amboðini soleis at mann kann tað tørvur á tí gera tey neyðugu átøkini at síðsla til fyri at fyribyrgja at at smitta breiðsi eitt annað ting sum eg haldi onkur annar veriðinni p á eisini her tað er taðher við prógv fyri ferðaprógv fyri at tú er negativur okur heita á fólkuttan frá a triðja dagi áðrenn heimkomið um at testa seg men sovítt eg veit verður ikki biðið um áðrenn bording við flúgvaranum at mann vísir eitt negativt eina negativ tess fram tað haldi eg eigur at vera krav tað má vera krav óansæð um mann gongur út frá at fólk eru negativ tá tenla møta upp og ett annað ting sum eg trúgvi eisini er relevant og hugsað nú fólkaumheimun til jólar tað er um mann ikki eisini tá ið ið mann skal testa tekur eina eina triðjadagstest soleiðis at mann kann bindar um heila fingur púrasta og siga man tessa tá ið man kemur heim ta null og man tesa tað trý um an testa tað seks so eigur mann í vussser at hava fingið fanga øll tey sum eventuelt har ímillum egkunna verða brotin út og smittaði tað verður sagt ati helsa rá starvshavn er tann sum eigur alla ærur nei eg haldi ikkia e rætt i haldi eki for sar sn hevur gjørt aitt aitt kempiarbeiði taðetað er rætt ja men uttan tað privatu virksemaian sum ha vera á bananum síðani tá so hevði føroyar verið áherraingsmark vil eg siga junimánað og tí haldi eg tað er ikki annað en ein niðurgerð haldi eg av finna hoydal l at siga tað at te privatu virkseman iki burdi verið tí at hetta er ikki sjúk fólk okura við at gera hetta eru ftríssk fólk og mær kunnut er eilsu fjá starvstovan er ikki eitt klyniskt telapratoriir hasanra starvsovan er eitt matvørurleparatoriir og eri ikki klinisklapratoriir sum er tað sum vanligan tekur sær av hesum hesi lønum av testunum sum sum millum annað ampleksaðu og tað t ikki gera og eg eri eg eri taksan fyri at mann hevur havt møguleikar fyri at at at at kunna vera við til at tryggja tað at at hildu føroyar fría fyri korona alsa tíðina og eg vil siga at tað útlukkandi faktiskt teimum privatu takka fyri at mann hevur klárað tað so gott sum eku klárar tað men fyri at koma aftur tilhesa matrorulógina so vóni g tað at okur aftaná at hetta her er samtykt vónandi sleppa undan at gera gerast fleiri lógir hesi viðvíkjandi men verðu tað neyðugt so haldi eg eisini tað er púra greitt at okur gera tað við rættu lóggávuni takkfyrihera formaður
takk fyri so er tað bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri harar formaður nú mælir jóhandal saman við hinum samgongulimunum í nevndini til at samtykkja hetta her uppskotið fyri aðru ferð og vóna at tað ikki verður eitt triðja høvi til at gera tað sama øhvistu vit hyggja burtur frá hesin her við við lógarheimild og kanska at tað soleiðis politiska handverkið er so sum so hvussu sá jóandal fyri sær at mann brúkti hesa her heimildina kanska serliga við støði í høgtíðirnar nú sær hann fyri sær at landsstýrismaðurin borgar fyri eina eventuellari smittuspjaðing tavil siga lukkar kanska fult og heilt nakrir dagar áðrenn jól ella brúkar mann heimildina til tá ið ein smittispjaðing er byrjað at so niðurberja spjaðingina hvat heldur jóhandal er grundarlagið fyri at brúka heimildina tí heimildin er bara at forða fyri hvunn vit nýta nýtjans mittuspjaðing skal mann vera provaktivur ella skal mann verða
takk fyri ger so væl í jóhandal
ja tað fyri nú spellar landsliðskið sjálvur her sum fyri at kunna svara eisini spurninginum men eg vil siga tað at eg vildi mett at tað rætta var at vera proaktivur og seta krøv til at mann evandagar lukkar barrir nakrar dagarnar á jól fyri at tryggja teir fólk ikki samlast og so má mann gera ein pluttað endursjald fyri tað taprið at hava av tíð tað haldi er í eg mátin alt annað haldi eg er høpisleyst tí at vit ikki gera tað so so kemur smittan at spreiða seg í í í stóran mun og tað mugu vit vera prøvað klár yvir tí tað er har ið hon spreiðist saman og og tað er óheppið og eg haldi eisini tað at mann má heita á fólkum at vera heima ímillum millum millum sína sína familju
takk fyri ger so væl bjarni hammer r
jóhandal hevur verið øgiligani avgjørd í hesum málinum serliga undir fyrstu ferð tat koma fram hetta var ikki egnað til tað sum ú skal brúkast til eisini nú aðru ferð og hevur nú aftur boðað frá fyri triðju ferð at kemur tað aftur niðanum tingi so verður tað ikki við hansara atkvøðu tað verðar borið ígjøgnum tað loyvir meg ivast í um tað verður um tað so kemur tíggju ferð afturat men tá tað er so sagt so haldi eg johandal hevur havt øgiliga nógvar góðar loysnir og eisini sum hann berir fram hatta er loysnir sum øll taka undir við her í tinginum túr eingin ivi um tað hvan mann burdi havt gjørt og men tí er mín spurningur til jóandal men hví er eingin av hesum her loysninum sum jóhandal sjálvur berur fram sum eru skilagóðar eg haldi tað er skilagóðar við at tikið undirvið teimum øllum hví er einki sum helst hent í hesi tíggju mánaðirnir hetta eru ikki komið fram beint nú altso okur hava diskuterað hetta her nú í í síðan tað byrjaði næstan og loysnirnar r góðar síðan dalber fram men hví er einki sum helst implementerað í tíggju mánaðir takk fyri
takk fyri ger so væl johandal eg kann kunna
á bjarna hammer um tað ati tað felagið sum jemildannað eru partur av bí tam pleksa sendi longu í aprílmánað skriv til báði heilsumálaráðið og til serfrøðingarnar í landsjúgahúsinum um hvussu mann skuldi fara fram í hesum høpinnir millum annað bæði við ysolatiónarfólki og at mann testaði dag eitt og tað seks men tað bleiv ikki tikið tikið til eftirtektar ikki fyrr enn enn eldir var komin í so bleiv eg tikin t eftir hetta mannvar enda slangt í síðndag hjá landskrhúsinum at at serfrøðingan har metti tað at smittan kom ikkitil føroyar eg meini at tað var ein ávísur serfrøðingarhús sum segði tað at mann kaldisetikki væntandi koma til føroya ogeg haldi atað at farsóttanevndin sjálvandi henur roynt at gera sítt arbeiði so gott sum møguligt men eg haldi at mann mann kundi havt verið munandi fyri í gongd við at gjørt ter testur sum skuldi verað gjørt har at fólkk koma inn til landið í tann mun um mann ger tær í dag kanska tveir tríggjar mánaðar upp upp á forgan beinanvegin tað tað breyt út so mann tryggjaði tað at at mann iki kom í hesa støðuna sum sum mannhevu verið í nakrar ferðir eftir hondini takfyrharformaður
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl jaformæðu
neh jóhandal veit væl at eg eg sigi ikki tað at tú ikki kansn hava privata fyritøkur sum arbeiða innan fyri innan fyri hetta her týdningarmikla økið tað sum eg havi sagt tað teirar pengarnar sum mann nú frá løgmanni serliga og við teimum avtalunum mann e gjørt í samgonguni sum mann yvirfør til privata fyritøkur har kundi ein stórur partur av tí fari til eina veruliga tilbúgving hjá heilsufy í starvsstovuni og hjá laberatorunm á landssjúkrahúsinum sum vit vóru fullkoma tilbúgving til at takkla hesa støðuna sum vit hava víst at vit kunnu og har gekk eilsfry starvsstovan undan tað veir tað veit jóohandal og at vit eisini harvið eru klár til at taka aðrar støður sum kunnu kíkoma av av farsóttum øðrum so eg havi einki ímóti tí eg vil bara ikki hava tað blívur profitt makarí av heilsustøðuni sum tað eisini er vandi fyri at blíva á vaksinum og øðrum har skulu vera øgiliga greiður í at tað endamálið hjá okum er at verja fólkið og ikki at tað blívur eitt eitt profittmakarí burtur úr eins og álvarsligar støðug sum hettar
takk fyri ger so væl í hóndal eg kal kunnu eina ødalígu
mog tað ati tey privatu virkin sum veita hasta tænasturnar eru tey bíligastu kanska í heiminum í samband við tí korona taðsum verða framdar og eg rokni eisini vit eru bíligari enn tað sum bæði landsgrahúsið og og hasa starvs eru før fyri at gera tí at tað eru tað eru dugnaligar til as arbeiði og og og og og gerast arbeiði til til til lítar tað e i iki lettiki í so at at at at niðurgera og tað tann privata sekturin sum heild tað haldi eg e er púra for kert heit hjá starvsdroskurin segði árenn eri ikki klinislabb hon buri fær slettik verið inni í bílatuni her viðstað vera veruleikin hon burdi steki vri góðkend tí at diroklyniskar testmann ger men hon er har hon er har og honheur jørt eitt gott arbeiði men hon er ikki ek liinslappatorii lat tað verða staðfest hon er ikki klimnsapatoriitakk fyriha formaður
takk fyri so vóru ikki fleiri sum báðu um orðið sogar vitlárt til atkvøðugreiðslur ja mí fara at atkvøða í hesum málinum sum við aðru viðgerð varð samtykt við nítjan atkvøðum fyri nei orsaka fjúrtan atkvøðun fyri og ellivu ímóti og ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja so vóru
vit liðugur at akvava tað er málið samtykt við fimtan atkvøðing fyri tólv ímóti og ongar blankarum hetta málið er sostatt samtykt við triðju viðgerð og endaliga avgreitt frá løgtingi vit fara so víðari til løgtingsmál nummar sjeyogfjøruti og nú er tað onnur viðgerð tað er løgtingsmál á sjeyogfjøruti sum sagt uppskot til løgtslag um broyting og løgtslag um ferðslu hvør biður um orðið tað verður kristian andreasen sum fyrst fær orðið hetta er frá rættarnevndum gjørt væl
tað er uppskot til løgslóg broytiní løgslóg um ferðslu og tað máliðhevur verið fyri í

í málinum er tretjivna novembur ánnan desembur g vit hava havt hoyringar vit hava havt fund við privat persónar og umboð fyri trygd og betri trygging og landsýrsmannin í fíggjarmálanum saman við

samgonguumboðini og ingilin ditissen strøm sum umboðar javnaðarflokkin sum tak undir við undir við uppskotinum yngilíndindin ststrømm hevur sínar viðmerkingar tað gevur hon sjálva at greiða frá meðan vit í samgonguni

hvar vit skjóta upp at broyta paragaeitt numar fimm altso í paraelliub stykki eitt havi eg sett eitt nýtt punkt í minn sum eitur landsgrannskoðanin og tað er tað at teir myndugleikar sum kunnu fáa elektronskar uplýsingar akfarskránni eftir uppskotini er løgreglan taks ogsovíðari og har manglar at skriva landsgrannskoðanin sum eisini skal hava heimild til at fáa upplýsingar í akfrtað sum uppskotið snýr seg um tað er nakrar broytingar í ferðslulógini hvar ið mannger nakrar justeringar tann eina er at lendis akfør verða tikin við í difinatiónina um mv akfar soleinar at tað eisini verður revsuvert atkoyra rúsdrekakoyring við hesum akførunum uppskotið her í samband við at eisini dómir verður sagd í føroya rættir hvar ið tað ikki varð heimilgt fyri at revsa rúsdekkakoyring ið tá ð mann koyrdir við einum lendis akfari á á økinum hjá ferðferðslulógini sum er almenna tað næsta í uppskotinum er at mann skal hava mann kal geva atgongd til upplýsingar í akførdsskránni

og mann kann geva peningastovnum heimild til at fáa upplýsingar og oljufeligu bensinstøðir sum selja bensin og bilasølu í verkstað og tilbúgvingar allar hesar her fyritøkurnar hava stórt fyri at fáa upplýsingar í jakfartsskránni og hetta verður so gjørt fyri at lætta um umsitingina í t dagliga við at tað skal era lættari at fáa fatur á upplýsingum eg haldi at r øeiga gottat hetta verður lógarregulerað og lagtí fastar karmar tí diskusiónsumtøkin gjøgnum nógv ár sjálvur haldi ikki at upplýsingar í vakferaskránni eru serligani tyngjandi upplýsingar hvat persónsuppýsnviðvíkir so eg haldi eg tað við hjá mær at gev hesum her stovninum hesar hesar upplýsingarnar sum er púra natúrligur í foroldi til teirraa dagliga virksemi eg havi hast ongantíð oyda forstaðið hví tað skal vera ein so altso ein so stórt trúnaðarmál hvør eigur ein bil altso men men men tað tað er tað opumbært mnn kann sláa øll fólk upp í tinglýsingu frjy eini hús og suvíðariso mankan eisini sloppað í tinglýsingu hvør er pantuset ein bil og sonleikan eigaranum skal vera so skal vera so trupult at fáa lóggivið um tað tað skilji egj orili hani men ókey nú er tað so hvussu gjørt so attahe málið verðið loyst tat trigja mánvent í upskotinum

er soisnar at trygingarfeløg vanligvís hava skyldu til at tekna ábyrgdartryggingar tað er øgiliga alvorligt fyri borgara vis t ikki fáa n ábyrgdartrygging te so missir bilurin pláturnar og í øðrum í londum hava londini reglur um at tryggingarfeløgirn hava skyldu til at tryggja á veita eina trygging meðan mann í føroyum ikki hevur havt akkurát sama sama reglusett tað hevur verið ein lógin hevur siður í løtuni at at landsstýrismaðurin ásetir kunngerð um um tað við tryggingarskylduni og tað verður broytt til at mann kann mann áseta tavil siga tað

seinastu tretivu árini solailis eg ikki komið fyri at men t mann ikki hevurður teknað allar tryggingar sum er umbridnar tað hava kanska við onkur dømi sum kanska hava eina serliga frágreiðing og tá fjórði í uppskotinum tað er hett her við

tað er soleisinar at tá mann ikki metur upp til til eftirlitð hjá hjá hjá akstovuni so fær mann gjald tað verður síku a vst mn ikki boðar frá í seinast lagi dagin fyri so fær mann hetta gjaldið nú er tað nú er tað broyttlar a vist mann ikki fráboðar sama dagar so so fer mann gjaldi og tað sega man ger eitt sindur dempuligari við við fráboðanaskylduna hjá teimum sum skulu møta til sýn so visti tú ikki boðar frá í seinasta lagi tann dagin tú skalt til sín so fært tú eitt gjald

meirilutin tekur undir við uppskotinum saman við javaðarflokkinum og vit hava so ett broytingaruppskot saman við teimum eisini umheta her við landsgrannskoðanini so eg havi ikkikleira viðmerkja hetaher takfyrihara formaður
tað er ein viðmerking hendrikold ger so væl akkaraf
rmaður nú er broytingarupskot o landsgrannskoðannar tað er nokk et sintesant at vita hvat nú eg havi skilta læna at hær hava mortafthesa heimildina illa tað veit eg ikki ordiliga hvat eg víí veri skal landsgrannskoðan hava hava inni inni á skrásetingin tað at gera tað tað virkar eitt sindur løgið so burdi kanska jarðaráðið havt sama møguleika ella hvat
so er tað kristian andreasen
takk fyri formaður tað er so eisini at tað er nakrar almennur myndugleikar sum hava rætti til at fáa atgongd til akfarsskránna og tað er løgreglan taxz landfút til umhfvørvisstovan føroyarættur hjalla íf og kommunum og eg trúgvi at landsgrannskoðanin í í í sínum grannaskoðanm arbeiði kann hava kann hava eina ligitinmyndressu við at finnut av hvør eigur bilar síðai so tað er ein partur av teirra granskoðarvirksemi at tey hava ynskist heimilduna takkfyri formaður
ja takk so fær ingilín ditriksen strøm orðið ger so væl
takk fyri harra formaður øhbleiv ta vekkur hjá mær líka finna tað fram takk fyri soleiðis ja eg havi nakrar serligar viðmerkingar til hetta her øh eg meti her er forseligar broytingar í hesum uppskotunum og eg meti ta fyrstu broytingina sum er avlýsingin av lendisakførum at tað er ein spurningur um ferðslutrygd h tað er soleiðis nú at tað er ikki heimild til at døma fólk sum koyra ávirkaði á lendisakførum sum eg skilji tað er her tað hesi her autv ja koyriakførini tað er sjálvsagt ikki nøktandi og tað krevur broyting og tað sama ger seg galdandi tá ið tað snýr seg um at viðskiftafólk kunnu geva avboð sama dag tá tey skulu møta til skoðan ella sýn sum vit eisini hava kallað tað ella umskoðan uttan at akstovan krevur eitt eykagjald so tað er fínt viðvíkjandi bretskum koyrikortum sum kunnu býtast um til føroysk koyrikort so verður tað sama galdandi altso tað verður varðveitt galdandi rættarstøða eftir at stóra bretlandi farið úr úr es tá tað snýr seg um tað sum mann kanska mest kjakast um atgongd til farðsskránna so hevur dátueftirlitið í hoyringarskrivi víst á at tað er neyðugt at seta trygdartiltøk í verk fyri at forða fyri at óviðkomandi fáa atgongd til persónsupplýsingar ella at tær verða misnýttar viðgerð av persónsupplýsingum fer fram eftir persónsupplýsingarlógini og eftir fyrsta januar einogtjúgu dátuverndarlógini akstovan hevur undir nevndarviðgerðini upplýst at gongd er sett á at gera dátuviðgerðaravtalur við partarnar um viðgerð av upplýsingum her undir serliga persónsupplýsing og upplýsingum og á nøktandi trygdartiltøk verða sett í gildi og verk fyri at fáa forða fyri at óviðkomandi fáa gongd til persónsupplýsingarnar so vísti vísti dátueftirlitið eisini á ati tá ið tað kemur til viðkvamar upplýsingar sum er tað sum mann helst ikki vil hava at for nógv fólk skulu hava hendi á so snýr tað seg faktiskt fyrst og fremst tá tað kemur til akfarsskránna so snýr tað seg um hvat fyri slag av bili talan er um um tað eitt nú er ein bilur sum er brúktur til fólk við menningartarni og so framvegis og tað vísir seg at tað tað verður ikki skrásett tað verður ikki skrásett og víðari givið frá akstovuni so í tann mun eru ikki sum so viðkvæmir upplýsingar í hesum her ella tað verðar ikki fleiri sum fáa atgongd til viðkvamar upplýsingar øh við teimum viðmerkingunum so taka vit undir við hesum málinum takk fyri harra formaðurja tað er
ein viðmerking eisini tað er kristian andreasen ger so væl
hann bevur eisini henniold takfyrihara formaður tað var líka ein viðmerking til tað sum bleiv ført fram av ingilendingin didisen strøm um eftað her við datueftirlitinum o tað er ætt nokk at tey gera vart við datsefliti at mann ikki skal kunna fáa at konsipetiónsupplýsingar í sambandi við skrásetingaarføroyum skaln slaga av akføra dagar og har sigur akurstovan so í hoyringsskrivinum at upplýsingar umeitt nú rørslutarn hjá viskifdafólki ikki verða skattað í akvorsskóna so tað e ikki nógvar tíð uppá tað eru so nógvar upplýsingar svikanar upplýsingar í akorsskóni yvir hørum men ttað er eisini rætt at tar verða gjørdar dátuveitingaravtalur ogtað er nýggja dátuvendarlóg komu gildi nú sum eisini tryggjar at mann fer yvirheldur daturverndaralógina sum eisini er galdandi út yvir at her ha o tað bara líka tað sum ekul viðmerkjaja
so er tað ingilín strøm ger so væl
ja eg haldi eisini tað var tað sum eg kom eitt sindur inn á tað er við at tað sum er mest sum viðkvæmir upplýsingar tað er serliga um tað er talan um bilar sum eru til fólk við rørslutarni ella ikki og so framvegis tað verður ikki skrásett og sostatt er ikki nakað sum kann koma víðari til nakran annan við at fáa innlit í akfarskránna og akstovan upplýsir eisini í hoyringsskrivinum at tey seta tær neyðugu trygdareglurnar í gongd sum tey hava fingið álagt millum annað frá dátueftirlitinum takk fyri harforma
oáhendrík old fór eisini el tan við mær singherfá
ja takk harra formaður nú umsædir tær eina tíð tá var eitt kravtigt ynski frá oljufeløgunum at sleppa klógur inni á allhasarhr men tað aafturvísi eg tí eg helt ikki at tað var nakað grundarlag fyri at útlendska oljufeløg suldi skuldi liggja klógur inni á nummarplátuna í føroyum men so var eitt annað her og tað er nú mar næsta biðið um fyrigeving at her sigur mann at undir nevndarviðgerðini at landskoðanskoðanin á misgávu væntar ímillum tær myndugleikar er hetta ein mál reinsan at mann fær a at vænta eitt annað okur brúka eitt orð føroyingar brúka at orð sum at tað manglar eitt ímillum hví fær mann at út reinsa eitt eitt so fínt orð sum at mangla til at vænta mann væntar nakað gott men mann væntar ikki at tað er at nakar frá grannskoðanim hvat er
støð
ja altso eg veit ikki hví mann akkurát hevur brúkt hatta orðið væntað í staðin fyri at mangla men so vítt sum eg dugi at skilja tá eg lesi tað so skilji tað sum at tað er nakað sum manglar líka sum hennrik eisini skilja tað at tú kann nú er tíðin kanska farin at mann kann koma við einari einum broytingaruppskoti til triðju viðgerðir kanska fáa broytt hasa orðingina viðsæðan fegin vil tað men ja hetta við at at oljufeløg skulu hava innlit í akfarsluna á tað veit eg rokni við at tað verður nokk skjótt søga tá vit øll fara at koyra í bilum sum ikki brúka olju vónandi
takk fyri nú er tað siri stenberg sum fær orðið í dói
takk fyri harra formaður ja okur halda at tað er nokk gott íhesm málinum men okur hava allíkavæl gjørt eitt broytingaruppskot okur taka undir við teimum næstan øllum í málinum uttan efta er við akførts skránni altso hetta her við at mann eisini setir inn at mann ikki kann koyra ávirkaður við hesun her lendis akførunum ta er púrasta í ordan og at mann býtir koyrikost skal kunna býta koyrikortið og umvega brekskoyrikort og altað tað haldi eg eisini fínasta ordan men okur hava gjørt eitt broytingaruppskot minnilutin sum er herevur postdóttir íðe sjálv okur taka undir við broytingunum í ferðslulógini burtursæð frá broytingini um at geva fleiri stovnum og fyritøkum atgongd til akfartsskránna løgtingið hevur fleiri ferð umrøtt at geva upp aftur fleiri stovnum og fyritøkum agongd til atfarsskránna men tað hevr ongantíð verið samtykt eg haldi verið her í mínari tíð eini fýra ferð heur man hvussu umrøtt tað mett hevur verið at heimildin gongur persónliga á frælsinum av nær og at tað er neyðugt at vísa varsemi tá ið tað snýr seg um at geva atgongd til almenna skráir og serliga kanska tað tá ið mann fer yvir og gevar privatum eisini atgongd til skráir og tí skil skjýtur minnilutin upp at mann broytir lógaruppskotið soleiðis at tá ið tað snýr seg um at víðka skarðan av teimum sum fáa atgongd til akført skránna so verður tað strikað restina av uppskotinum er í er í ordan so at okra broytingaruppskot gongur út upp á tað at mann strikar tað at tað verður latið upp fyri at víðka skarðan av teimum sum fær atgongd til afára skránna og restina at taka uundir við takk fyrij
so er tað landsstýrismaðurin í ferðslumálum jørgun niclasen ger so væl

tjóðveldið ikki ynskir atthesa her atgongdina í akfartsskránni ø og lat meg siga tað soleiðisnar at tann atgongd sum hevur verðirð givin er ógvuliga avmarkað og hon er ógvuliga málrætta altso um vit fara inn á matriklestovuna á netinum so síggja vit hvønn einasta jarðarteig altso hvør eigur hann altso vit síggja alt hvønn bát og hvørja jólu kunnu vit fara inn og síggja hvør

bilar so hava vit ikki tað atgongdina og eg má siga eg gangi eisini inn fyri hesa her persónliga frælsina men ikki gongur tíð og nær men eg haldi at í hesum uppskotinum ger mann ikki tað tí tað er býtt upp til hvør fær og hvør fær atgongd til hvat tað vil siga at ein myndugleiki ella ein fyritøka fær bara atgongd til tað sum tey skulu brúka og spurninguin er so hvat er munurin frá í dag og so til hetta og almennirmyndugleikar hava teir nógvir sum eru nevndir í her nor tað bara savnað saman hava atgongd so veit eg ikki um tað er at skilja sum at tjóðveldi heldur at hesi her skuldu missa atgongdina

men alt má væl til at strika heimildina í her til at tey fáa tavsia so visti tað verður samtykt so herur løgtingið sagt hoyrir tú landsstýriðið biðið um at hasar almennir myndugleikar fáa atgongd løgtingið sagt nei betýðir tað so nei ella betíðir tað ja allíkavæl tað er tað eina hitt er at visse i mann velur hetta nú sum tit síggja til tilbúgvingina hevur verið eitt sterkt ynski frá tilbúgving at tá ið tilbúgvingin kemur til ein bil tað kann vera ein ein brennandi bil at mann beinanvegin har kann fáa atgongd til akfársskránna og tá er tað so ikki at vita hvør eigur bilin men tá er tað fyri at vita hvat er hetta fyri bilur hvussu er hann bygdur hvar eru tey vandamiklu tingini og og hugsar mann um eld og og gjárdagurin tosar mann øgiligt um elbilar altso tað er ógvuliga umráðandi at okkara tilbúgvingarfólk tá tey koma til eitt slíkt stað er vitandi um hvat er tað vit koma til og hvussu grýpa vit hetta ann og tað er nýtt í hesum uppskotinum og fellur mann hetta so sigur mann við brannfólk runt um kring at nei tit fáa einki at vita menda bilin tit kunnu bara renna inn í tunelluna og finna útav um tit klára at sløkkja tað er fyrr givin ein heimild men tann heimildin sum er gevur ikki teir upplýsingar sum tilbúgvingin hevur brúk fyri tað vil sia hetta her er ein víðka víðkan so teir fáa upplýsingarnar tey hava brúk fyri æh tá tað so kemur til onnur ting altso í vága floghavn og í tunlunum hevur mann givið atgongd so tingini hava verið automatiseraði og tað err sjálvandi at kunna senda rokningar út og so er eitt annað øki í her sum er

og lat meg bara siga hvussu tað fungerar í dag í dag kann onkur á eini bensinstøð senda ein mel til akstovuna her er ein bilur við hasari noarplátuni sum er farin avstað og akstovan svara so aftur í megiligt hvør tað er sum eiðibilin og so senda tey rokning ógvuliga tung skipan men men soleiðis fungera tað í dag tað sum hetta ger er at nú kunnu feløg sum hava bensinstøðir fáa eina ánlein atgongd men nú er munurin at tað skal vera auteuriseraðir persónar mann tosar um maks tveir persónar sum eru auteuriseraðir í felagnum sum við strangum treytum fáa hesa atgongdina og tað vil siga tað eru ikki hvør sum helst í firmannum og tað er at vera strangar treytir við hvat mann kann brúka hesa upplýsingarnar til tí tey fáa eitt navn og ein bústað og kunnu harvið senda eina rokning og slíkar upplýsingar kunnu tey ikki goyma so í staðin fyri at hava tað ja næstan óskipað í dag so fer tað við hesari broytingini sum eg uppat blíva tryggar tí atað eru altso bara praktiskir upplýsingar sum skulu við hesari lógini skipast og tryggjast tað eru tær ikki frammanundan so tá so kemur til eykalutasølur og so víðari tað er soleiðis at eykalutur hevur tú stellnummar á bilinum og hevur tú árgang so sigur tað hvat fyri eykalutir hoyrir til júst handan bilin og tann atgongdin mann gevur her er bara at hevur tú nummarplátuna jamen so kanst tú fáa stellnummarið og árgangin einki annað einki umhvør eur áttan ella nakað sum helst um persónsupplýsingar tavi siga mínum egin er hatta praktiskt vit minnast nokk tey flestu nummarplátuna á okkara bili og stelnummarið stendur á bilinum e ivist í hvussu nógv av okkum minnast til tað nummarið men øll sum hava hug sum koma til ein bil kunnu síggja nummarpláturna men tað kann eisini fara í rútin og síggja stellnummar sum so er ti ikki nøkur nøkur hemligheit hetta er bara praktiskt soleiðisnar at mann ólein tryggjar lættari at fáa rætta eykalutn so í danmark er tað púra opið fyri at fara inn á akfartsskránna hjá øllum tað verður tað ikki við hesum her er tað nøkur sum fáa atgongd sum veruliga í tí praktiska lívinum hava brúk fyri tí og við hesum kemur alt undir skipaði viðurskiftir undir strongum treytum við auteriseraðum persónum sum fáa loyvi til tað hvat upplýsingarnar kunnu brúkast til og hvussu tæir skulu distiroerast so eg vil siga at við hesum uppskotinum føli eg tað tryggari tá tað kemur til persónsupplýsingar enn galdandi skipan er í dag so eg vóni at at løgtingið fer at samtykkja uppskotið sum fyriliggur eg havi sama skepsis sum summi við persónsupplýsingum tað skal vera mark men sum eg sigi í hesum uppskotinum føli eg tað tryggari enn sum verandi skipan er í dag takk ja so er tað viðmerkingar siri stenberg
takk fyrira formaður ja men her er eisini nógv gott í uppskotinum øog tað einasta sum broytingin sum okur skjóta upp tað er at mann ikki víðka skarðan av teimum sum fáa innlit í akvartskránna atað er ikki nakað við at taka tey burturúr sum hava tað í dag tað er ov broytt men tað er at mann ikki letur upp fyri at til dømis oljufeløgini eisini koma inn tí okur hildu at tað var at ganga persónliga frælsinahon her fekk ikki ta fatanin í hoyringini atlandsrorsmaður var so eilalangt burtur frá tí tankarni sjálvur men tað er ann kanska lítal takk fyri
sann
ja eg vil siga at mann kundi sagt viðvíkjandi bensinstøðun vaska ger tit bara stum tað gjørt nú tað vil siga tað næstan hvør sum helst í í fyritøkuni kann senda ein mal og so fáa navnið ha tað tað haldi eg ikki gott nokk so kundi mann sagt hin vegin ja bensinstøði pjøvast ikki at fáa fólk inn at betala inni á inni í sjálvari søluni tí at eg haldi l hvussuallarflestu bensinstøðið hava tú kanst betala við koyrt úti á plássinum áðrenn tú fært brennievni tað sja so hevð ta verðið goldið so er tað ikki brúk fyri tí vit kunnu siga at í hesum førunum mann valt ei eina eina metum loysn men eg føli ta millumloysn at vera tryggar autoriseraði persónar undir eftirliti og við strangum treytum hvat tað kann verða brúkt til og hvussu tað skal desturerast so eg føli hetta sum eina trygga loysn hóast aðrar eisini eru hetta ersu hvussu væl betur enn tað er í dag
ja og so er tað ruth vang sum fær tað viðmerkið
takk fyri nú eri eg ikki í rættarnevndini so havi ikki verið við í diskussiónini um hetta her men landsstýrismaðurin vara lutvíst sjálvur inni á hesum her hvør hevur egentiliga tørv á hesum upplýsingunum og har má mann siga at tilbúgvingin hevur tørv á tí peningastovnarnir teir skulu hava pant í bilinum tað er neyðugt hjá teimum at vita hvør eigur bilin men bensinsølurnar tað at selja bensin er ikki tað sama sum at tú hevur tørva á at vita hvør eigir bilin og bensinsølurnar hava nógvar møguleikar fyri at forða fyri ella hvussu fyribyrgja í nógv størri mun enn ter gera í dag at fólk fara avstað uttan at rinda bensini serliga tí mann veit at fólk ikki gera hetta í óndartrúgv men gloyma at gjalda og tí haldi eg tað eigur at vera ein vesendiligur munur har ímillum landsstýrismaðurin hevur rætt í at í mun til í dag
jørgin niclasen
ja altso tað er taðer spurningurin hava tørv á altso parkeringin í vága floghavn koyring ígjøgnum undirsjóvartunlarnar altso hava tey tørv á tí tey kundi eg bara staðið har og kravt so hvørt men men tað er sum so eina automatisering og tá tað kemur til bensinstøðirnar so nevndi eg hvussu skipanin er í dag og ogtað meti eg ateg er at ganga tí persónliga frælsinum og nær har næmast hvør sum helst í bensinstøðn kann skriva ein meyl og fáa svar upp á navnið á persónunum sjálvandi at so leingi tað er sum tað er so so er rætt at vita hvør er hvør her automatisera vi tað og vit tryggja tað tavil sia a vit seta persónligu trygdina persónliga frælsið í hásæti í hesari broytingini alternativið kundi verið at sagt við bensinstøri nei altso nú bakka vit aftur tit fáa einki tit mugu altso orðna fólki at betala úti á plássinum tað er so tann triði møguleikin men men samanberast við onnur lond so eru eru akførskonnar totalt opnar og og har til vil eg ikki
so er tað hennrik old sum fær orðiðger so væl
tað vil ikki k ikki at brúka at sendra nógv m tíð upp á ata her tíat hetta verður nok ikki annarleiðis nú men eg haldi a sunt av hasuni eri fínt tað tað er bara spurningurin etta er at finna hvat nú sigur landstýrismaðurin at mann kann fóra matrikkstovurnir finnur mann hvørja næsta toft og tað er eisini tyggurtog øgilig interesant tí at vis úukur taka til dømis váiestureiðin og vági so eru næstan toftir og ð øgiliga stórur partur sum ikki anað hvørt eigur her tí at tey fólkini eru vekkur sum eiga tey fyri nógv nógvum árum síða eg minnist onkran enn ella at sita vekk fyri nógvum árim síðani men hetta her við at fáa upplýsingar eg minnist tað i ptali komu fólkaflokkurin organiseraðir mótmæliskongdu úttan fyri er okur fingu sloppið ikki ini í tingsjalin tí at nú nú fóru fólk at krevja skattið inn og tað var etað nakar fólkaflokkurin hataði so var tað tað at tað fór at blíva nevnt tat krevja skattinn so her gingu fólk her uttan fyri uttan fyri tingsjalið og blokeraðu inngongdina tí at hann fór ptal nú sigi at ah nú kunnu benskynstøðirnar fara og og upplýsar tað trúgvi eg verður altso tað sum okur kanska teymínim aldri ræðast mest tað er tað at tú verður bombarderaður reklami og tá ið bensinstøðurnar fáa at vita hvørjisiforskelja eg eri so fáa tegar meyl sjálvandi at nú er nú kolnar og og nú er frostfeskað hevur tú minst til at koyra frostfesku á tað kann vera eitt eitt eitt av teimum og onkurt annað kann siga tað at nú verður kalt í í í í í í næstu viku hevur tú gloymt at skifta vetrardekk ella heilarstekk ella hvat r illa summardekk og so verður mann bombarderaður við við við reklamun upp á summardekk og tað er jú nakað sum fólkaflokkurin elskar tað er at fáa lokkafólk at keypa eitt annað um tað skal brúkast til ikki tað er so kemur so í aðru rekkin so tað er tað er hasin tingin eg eri iki sidur bangin fyri hetta við auteeriseraði fólk ja eg veit ikki hvussu tey síggja út tað tað má vera okkurt spesielt fólkí eini bensinstøð tí at bensinstøðin eigararnir egi lekkii í føroyum at bensinstøðin so tað kann so aldrin blíva eigarir visti tú tekur aðrar bensinstøðurdað sum okur hava her so er eingin eigari í føroyum so eg trúgvi inki upp á at at at tað verður tað verður tað heilt altso at tað verður at at at at eigarin ella stjórurin ella hvørdannú er auteuriseraður hitt at at brannfólk og annanstað tað er barkatelli tað er ein sjálvfylgja tað tað kundi verið komið eitt sindur fyri men men tað er líka mikið tað er so tað sum skal til nú ná eg komi bara sakkar um eft her altso at tað kann broytast so nógv tá tá ið mann hugsar aftur um tá ið ptalið kom konserresis fult eg tað var also og nú kann mann hvat hvat er problemið tá ið ein ein so kan ringja bensinstøðini og siga við hana tú at jah ja tú ferð ein kaffimunnur visti tú sigumær hvør eigur handan biðlin og og at ein og hvør kann fara inná a og hyggja eftir hvør inni í bili eg etað er ug sjórd at síggja hvat hvat problemið er har takk fyri ja so er ta við
merkingar kristian andreasenfest
ja takfyri hara formaður tað er soleiðisn at tað er ikki bara at mann kann fá a vita hvør oyðurhvønn hhvørja næstan grund her í føroyum mnnkan fa in á tinglýsingina og slápa upp hjá hjá hennik old khristian andreasen hvat fyri panturandi í húsunim hjá sær hvørjar vesetingar hevur hann gjørt ma kann fáa allar møguligar upplýsingar at vita tað er eisini en ein ein stór hending tá ið skattalistin kemur út mann kan fáa vita hvat fólk hvat vasfaa inntøkur er avmann kan fara um eá skráset í føroya mnn kann biðja um roknskapir og og mann kann biðja um innilit og fyrisiting at mann kan fáa øll møguligu persónligu uplýsingar hjá fólki í dag hatta er bara støðan sum hon er hví er tað akurat skal vera akferstráin sum skal vera so øgiligani loynilig tað forstandi eg altso ikki takkfyrir formaður
gold ja takk harra formaður mann
het tað hevur verið diskutera øgiliga nógv hetta her altso hví sigur mann at tað skal vera akfar á skráen hví kann ikki ein og hvør fara inn og hyggja hvør eigur in bil og tá ið mann er komin so langt sum nú er at at øll hesi her henda reykjan blívu verið longri longri an teimum sum kunna fara inn á her hví sigur man ikkibara so rint hvat hetta her er fínt okur kunnu gera nummarpláturnar og so kanna ein og hvør fara inn á her og so sendar bombardera hesi fólkini við reklamin av einum illa øðrum slagi tað er jú tað sum enda við tað vita okurt altíð avhísa so at at eg haldi ikki at at tað var neyðugt at fara útnevna nøkur heilt bestemt og siga staðin fyri at sagt sleppur ein og hvør uná her illa sleppur bara tey sum hava allar allarhægstnu m politi og og og tilbúgving og annað takk fyri
ja so er tað magnus rasmussen takk fyri
harra formaður ja rættiliga áhugavert tá ið hendrik old hugdi í glasskúluna og hetta her við at eg fer at fáa eitt sms um skifta frostvesku ella wiskreblið tað fari eg at fylgja væl við tí eg havi faktiskt havi slettisk at hugsað tann tankan tat tað kann koma har til men nú nú fór eað at síggja og tá fari eg at hugsa um hennik old tá ið eg feri at fáa tað fyrsta smssu men spurningurin hjá mær koyrir meira uppá nú eitt eitur teggjan vit síggja inn á allar smábátar og so víðari altso hvør er munurin og alt hatta sum kristian andreasen nevndi og so tað at mann fær a akført skránna eg hyggja eftir hesun her eg hugsi hvør er munurin hvussu hendrik old sær upp á tað takk fyri
kóra formaður ja
oeg eg eg eri púra samdur við margnus rasmussen í hetta her við at altso tað eri øgiliga lítið eftir til at tú beginnur at blíva abarderaður altso so so tað spurningurin um betalir tað seg at at sita og og og útnevna nøkur bestemt til at fáa tí hesir sum eru útnevnd altso til dømis bensinstøðurnar tær selja jú forskerligt og og tað er mest nærliggjandi at sjálvandi setir mann et smsstað ella ei meyl at nú nú kolnar so nú skiftir tú dekkini ella hvat hana verður tað er bara tað og so kom ma sagt ínt jamen lat taðtað fara so tak onkur tað við eg eisini og taðið hann er akkurát eftir super dømi um um akkurát hatt har og hvør smábátur er er skrásettur og øll kunna síggja hvør eigran at tað so ongantíð fær út at róva tað er so n onnur siga sekin men men meni men har er einkin munur á eini bili og ein fýramannar fara í hasum eg dugi skit síggja munina á tíja
og tað var ein viðmerking afturat høgna hoydal
gersvæl ja eg haldi a hennrerk old er rætt at kvokkin er hann grýmlráðskóg tá fólkaflokkurin nú gongur undan við haldi eg ikki bara í hesum málinum men sum mongum øðrum málum við at frælsið hjá tí einstaka borgaranum verður eftir mínum tykki máa undan hvønn einasta dag vit kunnu nú avlurtast av pt vit kunnu skráseta nærum alt vit verða revsaðir viðs vit ganga inn fyri loysingog so framvegis so vit hava fingið altso heta her eso ímyndina sum mann vanliga trúði at at flokkaflólkaflókni gingur ímóti við at staturin kann fara inn allastaðni og nú kundu eftir privata fyritøkum gera tað tú verður eftirhugdur allastaðni vakmyndatól og hvørt á sínum men tað eg bara prógva um tað her er eingin hugsahon longur hetta er jú bara áhugamál hjá einstøkum tingfólki sum myndarefsta samgonguna og tí og tí fer alt alt táð glið
ja takkar at formaður
jeg á eg má siga tað at eg sjáldari eg samdur við høgna hoydal men onkuntíð kanntað koma fyri al tso hatta har við við við at skráseta hjá fólkaflokkinum tað er ótrúligt at fólku nein flokkur kann forandra so nógv í ein so stutta tíð altso til dømis sitandi formaður hann var ikki blíður tá ið ið ið ná bginti at snakka um at skráseta hetta og hatta nú nú nú nú nú skrásetir mann ein sum fer at keypa bensin tað virkar heilt ótrúliga løgið at tað skal verða tað viktigasta í verðini at at fáa skrásett ein sum keypir bensin vel ma ein oghvør kann koma út fyri tí at mann gloymir at betala men tað kann mann koma so nógvum øðrum eisini tað kann henda seg at tú kemur út fyri eitt annar her í lívinum at tú gloymir at av av kevraskapi ella líka gildiga ella hvat hað er at betala so hetta er ein ófatilig broyting í eini flokki sum sum skaffaði so nógv fólk saman at mótmæla at at mann skuldi krevja skatt inn at mann nú sigur ja nú er opið hús nú gera tykur akkurát sum sjálvt ein bensinstø kann klára lívi fyri fólkið eisini takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinumja tað er tvey broytingaruppskot í hesum álitinum so vit skulu atkvøða tríggjar ferð í samband við hetta álitið tað er fyrst eitt broytingaruppskot frá einum minniluta í rættarnevndini tað er siri stenberg og hervor polsdóttir sum hava lagt broytingaruppskot fram tað atkvøða vit um fyrst tað gera vit nú broytingaruppskot frá siri stemberg og hervør polstóttirja nú far at líga nokk so vælja vit eru liðug at atkvøða um hetta broytingaruppskotið og tað er fallið tað er sjey atkvøður fyri tveyogtjúgu ímóti eingin er blonk so er tað broytingaruppskotið falli og vit fara til tað hitt broytingaruppskotið í álitinum sum er frá meirilutanum tað er frá kristian andreasen frimur rasmussen erhard joensen steffan klein poulsen og ingilin strøm vit atkvøða um tað broytingaruppskotið nú so fara at biðja um vinarliga biðja um at fólkk eru tigandi meðan vit atkvøða og sita still ja so vóru vit liðug at atkvøða og hetta broytingaruppskotið er samtykt við tveyogtjúgu atkvøðum fyri sjeyímóti og ongari blankari atkvøðum og tað so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broytt tað gera vit nú hvørja løtuger so vælvit eru nú komin til punkt sjey á skránni í dag tað er onnur viðgerð á løgtsmálni nummar fýraogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um yvirvøku við vakmyndatóli hvør biður um orðið tað er khristian andreasen sum fær orðiðger so væl
vit hava havt fund ví málinum tann átjanda og fimmogtjúgunovembur og vit hava fund við umboð fyri dáturáðið mika wushen fúta og bárastein nielsen løgmann og nevndin hevur býtt sæg ein meiriluta og ein minniluta og í meirilutanum sita samgonguumboðini og ingilin didrissen strøm fyri javnaðarflokki vit vit í í samgonguni hava so nakrar viðmerkingar meðan ningilin didissen strøm hevur nakrar eyka viðmerkingar sum hon sjálv leggur fram

hetta uppskotið her fer at gera rættarstøðuna hjá teimum sum verða raktir hasum her tryggari altso endamálið við uppskotinum er att bøta um rættartrygdina og at nágreina hvat mann kann og hvat mann ikki kann um tá tey hoyrdi høgnu hoydal í áðni so má eg líka eg má eg má simplen nevna tað altso vit hava í hesi samgonguni líka síðani henda samgongan kom til sett lagt stóran dent á at gjøgnumføra lóggávu arbeiði sum hevur til endamáls hevur bara eitt endamál og tað er at verja rættartygdina hjá borgaranum og ta gjøgnumgangandi fyri fyri alla lóggávuna sum vit tosa um hevur tjóðveldi verð ímóti vit hava fingið eina nýggja rættargangslóg sum hevðit endamáls at bøtaum rættartrygdina hjá borgarunum vit hava havt eina politilóg til viðgerðar sum regulerar hvat politiið kann hvat ey ikki kunna vit havt eina ptlóg sum p á sama máta lógarregulera teirra virksemi í føroyum vit hava samtt eina umfatandi dátuverndarlóg sum er ein stór rættartrygd bøtingar rættartrygdini hjá borgarunum hvíat vit hava sett strangar treytir til bæði fyritøkur og sovíðari almannafyritøkur hvat kansn skráseta skal ikki kann skrásetast hvussu ið tilfarið skal handfarast nær tað skal slettast reglur um innlit hjá borgaranum so hantar at vita hvat hvat hann er hvat ið er skrásett um hann og vit hava eisini havt eina lóg nú hava vit vakmyndalógna her beint og vit eisini akkurát nú havt lóg um akfarsskránna og vit koma um ein løtu vitil eisini cbernummarið tað er soleiðisnr at vit hava havt eina danska lóg á økinum sjálvt um vit hava yvirtikið í málsøki fyri nógvum árum síðani so er ein donsk lóg virð ígaldmanini nú gera vit eina føroyska løgtingslóg u hjálpa meg at tjóðati ímóti og tað sum lógin sigur er tað at tað er ikki loyvt hjá privatum at fremja yvirvasking við vakmindatóli men som eru nøkur konkret undantøk hvør kann gera tað og hvar ikki kann gera tað og tey sum fáa undantøk eru stovnar og fyritøkur sum hava avgerandi tørv á tí í tí agliga í teirra dagliga virksemi og tað er millum annað bensinstøðir og eisini vinnufyritøkur har arsohvat mann kann yvirváka teirra øki er so treytir fylgdinar við og tað eru yvirváka peningasovns sjálvstøkur eisini til gistingarhús matstovur handilsmikistøðir og tunlar sum er ein trygdarspurningur og so víðari og so sigur lógin tað at politiið eisini kann í samrøða við landsmannin í serligum førum fyriskipa eina yvirvaking og tað skal skeltast við tí tað skal fólk skulu fáa tað at vita og upplýsingarnar sum verða skrásettir ella sum verða upptiknir kundu ikki latast víðari og skulu strikast innan fyri tretivu dagar

ein tað r eitt stórt framstig fyri rættartrygdina hjá borgaranum að er ikki soleiðisnar at vit í fólkafloyksnum ynskja at skráseta fólk yvirvákka fólk slett yvirhøvur ikki men vit mugu tá vit liva í einum samfelag sum sum sum verandi samfelag duga innsíggja at hð eru nøkur ting sum eru ljósinum av tí tekniska útvúglingn er við okkara samfelagi men tað sum er viktigt tað er at gera lóggávu sum tryggjar borgarunum teirra rættindi tað ber heldt ikki til sum tjóðveldi ger bara at siga nei til alt og ikki taka undir við nøkuru sum helst tað er mær fullkomiliga forstáiligt at mann hevur valt tann tann hálningin o eg hldi te hidi r eisin tað r helt ó forsvarligt ós tí sannheikin er tann at tað hava verið gjørdar hjá seinastu nógvu árini ein rúgva av yvirvakingum eisini á privatum stovnum uttan at eyn vitað hvør hevur havt havt avgerðarrættin hvør umsitir tað onkuntíðer man hildið á dátu efirlitið umsitir ta men veruleikin er tann hetta verða umsitin í dag av fútanum og eg kenni bara nakar heilt heilt fáar sakir sum hava viltilviðgerað já fútanum og tí er hetta økið hetta faktiskt bara floti tað hevur verið uttan lógurrætt higartil dátueftirlitið hevur gott nógv verið roynt at vera inni í hesum her men teir hava faktiskt onga heimildhavt at at regulera økið higartil og man skaln eisini minnast tað vakminnatól so er eisini reglurnar í dátuverndarløgunum galdandi og tað vil siga tað at tað skal vera neyðugt at yvirváhat tað skal vera propersionalitetur í og tað skal ikki vera óneyðugt og man eisini ansara fyri tí ikki at skravasa upplýsingar og tað sama við galdandi almenni myndugleikar so hettaher uppskotið er ikki nøkur forverran av støðuni hjá nøkrum helst heftir einm forbetran og ein nágreining av hvat ið almenni mynduleikar kunnu og og ikki minst hvat eað iki kunnutakk fyri
ja so fær hervør pálsdóttir orðið ger so væl takk fyri
formaður a deilda at hoyra formrættarin brúka stóðran partinnentalutí upp á tjóðveldi og hvussu vit atkvøða eg skal bara minniluta áliti frá mær sjálvari og trigaristemberg fram minnilutin tekur ikki undir við at loyvismyndugleikin er tikin frá dátueftirlitinum og at dátueftirlitið frameftir skal virka sum eftirlit og ikki frammanundan góðkenna at vakmyndatólv verða sett upp millum annað av hesi orsøkin tók minnilutin heldur ikki undir við dátuverndarlógini sum varð samtykt í seinastu tingsetu við hesum uppskotinum um yvirvøku við vakmyndatóli skal dátlitið ikki longur geva loyvi at seta vakmyndatól upp men tann sum setir vakmyndatóli upp skal einans báða datu eftir litinu frá hesum dátueftirti hevur sír víst á at royndirnar vísa at tað ofta er óheimið at tá vakmyndatólin verða sett upp at hann upprunaliga uppsetanin er óheimila og tá ið tað kemur fram so meta vit ikki at at tað er serliga gott og vit høvdu heldur ímyndað okkum at mann tók stig fyri at byrgja hesum minnligtin metir er málið sum eitt álvarsmál har loyvt verður at yvirvaka so at so at siga allar borgarar hóast yvirvøka við vakmyndatól verður u regulerað so er spurningurin hvussu eitt nøktandi eftirlit kann tryggjast sambært uppskotinum skulu dápto-ábyrgdar á ynsku støðunum hava har vakmyntatólv verað sett upp hava ábyrgdin av hesum men hetta meta vit iki verða nøktandi eftir okkara tykki gongur hetta uppskot borgaranum sera nær og tað er einki at ivast í at teir skerjir persónliga frælsi øll ganga vit inn fyri at fyribyrgja kriminalitetið men minnlutini er iki sannførdur um at hettaer einans verður at ganga yvirverka við vakrindatóli kann lættliga og ofta innhalda sera viðkvamar persónsupplýsingar og teir sjálvonnarmiðir vigar alt ov lítið at samlaðu metingini umtikið meta vit borgarin verða alt ov illa vardan og atir til persónliga frælsið fyllir alt ov lítið í metingini við at samtykja hetta uppskotið økið er løgtingin vanda fyri at viðkvæmær persónsupplýsingar kunnu koma óviðkomandi hendi eisini um vandan fyri skeivum brúki av vakmyndatólum her verður serliga hugsað um starvsfólk sum stóran mun kunnu vera fyri yvirvøku hóast upprunaliga endamálið kanska ikkir kanska er at yvirvaka framleiðslu ella viðskiftafólk í handilin við meira hesum viðmerkingum tekur minnlutin ikki undir við málunum nala løgtingið frá at samtykkja tað og so kann eg eisini siga at at eg vegna meg sjálva um at atog tað taki á meg sjálva um at vit ikki hava havt nøkur fakfeløg ella umboð fyri starvsfólk inni til hoyringar fyri at hoyra hvat tey halda um hetta uppskotið tí hetta uppskotið kann koma nemliga raka akkurát starvsfólk og so haldi eg at í staðin fyri bara at samtykki hetta uppskotið so áttu vit havt eitt nógv størri kjak um vakmyndatól altso hvat er tørvurin á vakmyndatólið í føroyum og skal tað vera so lætt bara at seta vakmyndatólv upp tað haldi eg fylli for lítið og tað sakni eitt sindur við hesum uppskotinum at men ikki kanska hevur tikið at kjaka um tað áðrenn heldur hennat bara seta eina nýggja lógagildi takk fyri
ja heði mortensen fær eina viðmerking
takk fyri harraformaður ein lítil viðmerking til hervur polsdóttir eg hugsi um nemliga er einki gott í hesa lógini sum vit kundu brúkt kanska eg hugsi kanska serliga tað fyribyrgjandi sum er tað kundi verið heppið at havt eitt vakmyndatól á í vágsbotn nir á kongabrúnni har liggja fleiri hundrað bátar og og menn og kvinnur fara umborð bátarnar í tíð og óvtíð og tað kundi verið gott at havnarskrivstovan hevur vakmyndatól nemliga tí økinum til fyribyrging at vit hava havt fleiri druknivanlukkur millum annað á handan mátan eg hugsaði er einki nýtt ella gott í lógini yvirhøvur

spurningin hevr morsen áhugaverdur spurningur og absolutt aktuellur at taka upp í muntl hetta kjakið tí tað er sjálvandi støður har sum tað er neyðugt at hava vakmyndatól at har vakmyndatól kunnu vera ein bati og har sum tað lutfalsliga gevur meining men men grundleggjandi so trúgvi eg ikki upp á at tað at tað betrar um rættarstøðuna hjá føroyingum ella um yvirhøvur elta ella eg haldi ta skerjir persónliga frælsi tá ið mann tá ein og hvør egentiliga altso fylgi lóguni kann seta upp ella hvat vakmyndatól upp sjálvandi fylgi lógini men tað skal ikki ba ett loyvi frá dátueftirlitinum og tað haldi eg er skeivt og tí tað er tað er ein grundleggjandi avgerð til at vit ikki kunnu taka undirviðhesum uppskotinum tí at eg meti at tað er eitt for stórt innskift til at ein og hvør eg kantliga kann seta tað upp takk fyri
ja so er tað ingilín rithurðsson strævn sum fær orðið ger so væl
takk fyri harrar formaður ja eg skal lesa mínar viðmerkingar til í álitinum til uppskot sum løgtingslóg um yvirvøku við vakmyndatóli tær eru hesar galdandi lóg á økinum um yvirvøku við vakmyndatólum er lov um forbooth móti privats tvoverwókning med witeri sum varð sett í gildi í føroyum í áttaogfýrs tøkniliga og samfelagsliga er nógv broytt hesi síðstu árini ella árini síðani tað tað er tí tiltrongd við einari dagførdari lógáøkinum uppskotið avmarkar økini har yvirvøka kann fara fram og setir krav um skelting sum upplýsir og yvir á økjum sum vanlig atgongd er til tað avmarkar tíðina upptøkurnar verða goymdar og so seta greiðar reglur um vernd av dátum og persónsupplýsingum bæði lógin um yvirtøku ví vakmyndatóli og eisini dátuverndarlógin sum báðar koma í gildi fyrsta januar í einogtjúgu tær regulera økið og dátueftirlitið hevur eftirlit við allari viðgerð av persónsupplýsingum eftir dátuverndarlógini umframt paragraf átta í lógini um yvirvøku við vakmyndatóli sum snýr seg um víðarigeving og striking av upptøkum sum eru gjørdar við tí endamáli at fyribyrgja lógarbrotum tað fer verið farið frá einari skipan har sum dátueftirlitið frammanundan skal geva loyvi at seta vakmyndatólini upp til eina skipan har tann sum setir vakmyndatólið upp skal boða dátueftirlitinum frá dátueftirlitið skal skráseta øll vakmyndatól sum verða sett upp ásetingin um at upptøkurnar sum verða gjørdar sambært paragraf átta skulu strikast eftir tretivu døgum hon er viðgjørd av fleiri hoyringarpørtum í hoyrðingarsvari sum er viðlagt lógaruppskotinum hevur elektron víst á at tretivu dagar freistin er forstutt fyri almennar myndugleikar tí at ofta gongur longri tíð áðrenn møguligt óreglusemi verður uppdagað harasmóti so hevur dátueftirlitið víst á at tretivu dagar er for langt tíð at goyma upptøkur og vísir millum annað til leiðreglur frá dijuropein deyta protektionbord sum gerast greitt at ynski um at fyribyrgja brotsverk ella herverk er vanliga grundin til eitt ynski um at seta upp vakmyndatól og at brotsverk og herverk oftast verða avdúkað eftir einum ella tveir dagar jú longri hendan upptøkan skal goymast jú betri skal grundgevingin fyri at goyma upptøkuna at vera fútin og løgmaður vístu undir nevndarviðgerðini á at hendan tretivu dagar freistin er úrslit av at viga er ímillum atlitið til tey sum eru á upptøkunum tann sum fremur yvirvøkna og møguleikarnar hjá politinum at avdúka lógarbrot samsvarandi freist er galdandi í grannalondunum til dømis í danmark sambært lóggávuni um viðgerð av persónsupplýsing dátuviðgerð og vernd skal saklig orsøk vera til yvirvøkuna og yvirvøk sum kann vera eitt inntriv í persónliga frælsi hjá tí einstaka skal lúka lutfalsmeginregluna og ikki vera meira inntrivandi enn neyðugt fyri at røkka endamálinum við yvirvøkuni við hesum so hesum viðmerkingunum so so taka vit undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskotið takkfyri
ja takk næstu røðari er steðfan klein poulsen ger so væl
takk harar formaður vit í miðflokkinum taka sjálvandi undir við meirilutanum í hesum málinum og tað sum er skriva í álitið men tað sum eg persónliga brúkti nógva orku uppá og tað sum vit í

okkur merktar við í longu í politisku hoyringum tað varð orðið andlitsafturkenning tað er soleiðis at í almennu viðmerkingunum í hesum uppskotinum so stendur undir einum punkti sum eitur nýggj tøkni sum verður nevnt at at vakmyndatól í dag tey kunnu hava aðrar funktiónir enn bara tað at síggja hvat gongur fyri seg á einum skermi tú kanst fáa funktiónir sum lesa andlit av ta viðu kallað 5acchol wrkonissium á enskum tað vil siga at tú kanst identifisera hvør persónurin er og tú kanst eisini brúka hetta it vit kenna teg í dag frá iphoonum og og og teldunum so at hava tað tú k eisini brúka tað sum atantikasiin tavilsiga at tú fært atgongd til hetta tólið tí at tað kennir andlitið hjá tær aftur og og tað feks so okkum um eg í miðflokkinum vit at seta nakrar spurningar tá vit viðgjørdu eftir rættarnevndini tað er soleiðis at hetta uppskotið forðar ella bannar ikki andlitsafturkenning men tað verður víst til dátuoverndarlógina og í datoverndarlógini hettaher við proportionaliteti rættiliga nógv at siga tað vl sig a tað skal ein samanhangur við hvussu nógv tú kontrolerar og og tað sum tú hevur brúk fyri at hava eftirlit við ha at at tað hongur saman altso hvussu hvussustórt inntrivið øso við tí og og hetta her sum eitur viðkvæmir upplýsingar tað er soleiðis at tað so eg eisini funnið útav undir viðgerðini at tað er eisini vánn kallað fyri biometriskar datur og tað eru okkara fingramerki og okkara andlit og tað kemur undir viðkvamar upplýsingar eisini

er tað altso sjálvt um tað ikki ver banna hesari lógini so víst tað seg at tað er so at seg ómøguligt at brúka hesa tøknina tí at hon verður so mikið væl regulerað í datuverndarlógini og tað var tað sum eg vildi tryggja at at tað at tað var uppi á pláss og og altso datuverndi datuverndareftirlitið kundi ikki endiliga beinleiðis avnokta at at mongu brúka tað men men hann sigur út frá út frá datuverndarlógini so skuldi tað verið rættiliga lítið sannlíkt at nakar fær gjørt brúk av hesum so tað tað var meir ella minni niðurstøðan og og ta tá vit so tosaði víðari um hetta her aftan vat kom til hesa niðurstøðuna so bleiv tosað um at tað allarhelst verður regulerað í einari nýggjari lóg tá ið hendan tøknin verður meir aktuell og tá ið tað er brúk fyri t ordiligani at spesifikt siga hvussu vit brúka andlitsafturkennara ella umyvirhøvur vilja brúka andlitsafturkennaranum í føroyum tað er soleiðis at tú kanst hyggjaeftir eium skermi ja ígjøgnum øt kamra og finna tað hvat hendir men vissu andlitsafturkennaran verður aktiveraður so kanst tú byggja tær stórar dátabásar við øllum føteimum føroysku andlitunum og tú kanst spora ein og hvønn føroying frá kamra til kamra og tú kanst faktiskt spora atferðina hjá øllum borgarum og so gongur hugsa ókey hví verður henda tøknin útvúgla tað verða milliardir av krónunum brúktar upp á hetta her ella tað øllumførum rtar heilt stóru fyritøkurnar google og og facebook og nógvar fyritøkur sum arbeiða við hesum her og og tær blíva bara betri betri til at kenna andlit aftur um marknaðirnir ella tær sakligu grundgevingirnar fyri at brúka hetta her tað er tað er trygt og so eisini heilsa tí onkursvegna klárar mann at lesa heilsuna av ígjøgnum hefttir siga tey og so er tað marknaðarføring og søla men sum eg havi skilt tað so verður alt hetta t regulerað í datverndarlógini og eg haldi hon mann kann siga at hon steðgar hesum brúkinum og ræðusøgan tað er tað er kina teir eru kanska tann størsti forbrúkarin av hesum her teir hava eitt sum eitur shálkreititt systin har mann við andlitsafturkennaranu sporað fólkini og tú gevur teim poeng fyri teirra atferð og entá hava politistarnir fingið sólbrillur við einum kamra sum ger at tey kunnu lesa andlit av og so poppar eitt rætta andlit upp og hetta er hesin persónun veður so tikin til síðus og avhoyrdir men alt europa er verður regulerað undir gdpr lógini ella so seg r alt europa øll før n í e u og tað snýr seg um eini fimm hundrað milliónir fólk og eg haldi niðurstøðan tann at vit loyva ikki tílíkari sporing og tí verður hetta fangað í datuverndarlógini og men av tí at hetta allarhelst verður regulerað í nýggjari lóg so helt eg ikkitaðvar neyðugt at at brúka so nógv orku ppa tað álitinum men hevði hug at bera hetta fram nú tá ið tað bleiv nevnt undir almennu viðviðmerkingum takk hara formaður
ja takk fyri løgmaður fær síðani orðið ger so væl
ja ø takk hara formaður tað er eingin ivi um at hetta málið er eitt mál sum kannmann siga kann fáa kenslur fram við fólki tí at vakmyndatól er ikki nakað sum mann bara kann siga seta upp og yvirváka og sovíðari tað er ikki øll sum hava tað gott við tað og tað er heldur ikki ætlanin við hesum málinum og tað er púra rætt sum fleiri av undanfarnu røðaraum r inna á at tað verður vart í dátuverndarlógini har ið mann tryggjar at persónsupplýsingar kunnu ikki takast uttan soleiðis at tað er proporsionalt altso tað skal vera eitt ávíst endamál og tað skal standa mát við tað sum mannm roynir annaðhvørt at verja ella at tryggja so hetta er ikki soleiðis at henda lógin heimilar einum í hvørjum at seta vakmyndatól fyri at yvirvákja tey økini sum tey ynskja tvørturímóti er hendan lógin her ein dagføring av galdandi lóggávu sum framhaldandi skal tryggja at vakmyndatól ikki eru til ampa fyri rættartrygdina hjá fólki at tey kunnu ganga frítt og fræls runt um í samfelagnum og tað er ein ávísur munur ímillum hvat kann tann privati privata fyritøkan ella meini eg borgarin yvirvaka og hann kann bara yvirvaka sína egna ogn inni á sínum egna matrikli og kann ikki peika út o altfará veg altfara økir vinnufyritøkur har nøkur ávís undantøk fyri hvat mann kann tað vil siga mann kann fyri at verja til dømis eina sjálvtøku hjá einum peningastovni so kann mann yvirvákja akkurát tað økið rundan um tað tað er avmarkað bara til eisini tá að kemur til almenna myndugleikan so hevur hann eisini sjóandi nakrar avmarkingar og har er høvuðspinsippi at tað skal vera proporsionalt men persónsella dátuverndarlógin er tann sum tryggjar at heso upplýsingarnar á ongan hátt ogsi vakmindatólini á ongan hátt kunnu setast upp tí bara tíman hevur hug at avmynda eitt øki til eina hvørja tíð so tað verður tryggjað í tí lógini tað sum eg er áhugavert sum steffan klein eisini var inni á her tað er hetta her við hvat hendir í framtíðini hvat hevur framtíðina bjóða illa hon er so nær at tað er longu impleimenterað í ávísum londum teimum sum eru meira statstord enn vit er her har demokratiið ikki hevur eins góðar ræsur sum her heima hjá okkum har hevur tú hetta her faccihal rerganation har tú kanst fylgja einum persóni frá ja kamra til kamra frá støð til støð og sovíðari soleiðis at tú allar tíðirnar hevur hann og fangarhann og sovíðari har hann er og nær hann er har og og og hvat hann ger har og tað eri eg púra samdur við at tað mugu vit tryggja til ein hvørja tíð at tað ikki verður møguligt her í føroyum tí tað trúgvi eg er ein so stór kann mann siga ákoyring á tað persónliga frælsið at tað haldi g ikki nakar í løgtinginum hevði tikið undir við men tað tryggja so dátuverndarlógina í løtuni at tað ikki kemur uppá tala í føroyum og har má eg so siga er tað so tann vegin onkur hevur u at fara í føroyum so eri eg klárur at koma løgtingið ví eina lóggáva um tað ongantíð ov skjótt nú kann mann siga at vit eru øgiliga ansin hvat vit gera her heima í føroyum og ansa væl eftir at vit ikki kunna yvirvaka hvønn annan og skrásetta hvønn annan alt ov neyvt men allir sær appirnar vit eru inni á til dagligt fyri ikki at siga hvønn minutt ella hvønn hálvan tíma har er jú kent at facebook til dømis minnir okkum á at nú hevur ein av tínum nærmastu ella ein av tykkum sum sita her við síðuna av tagga teg onkra mynd har tú eisini ert á og tað er tí at hann kennir andlitið á tær aftur á einari tilfeldigari mynd so vit eru longu inni í hesum vit hava ikki lóggávu heimild kamman siga yvir til hvat íð hesir her stóru mastudontarnir innan fyri appir og og sosialar miðlar ger og tí er tað sera trupult at verja okkum ímóti tí men tað er ein verð sum vit longu liva í vit kunnu sjálvandi inni á hesum her appinum frábiðja okkum at vera hava kukkis og annað sum vit ikki verða mann sigur fangaði av óneyðuga og skrásett hvar vit eru og hvat vit gera og sovíðari hvørja heimasíðu vit vitja og alt tað men vit liva longu í ein verð har stór dáta um forbrúkaran eru verd pengar og tað er tí hesi her internationalu sosialu miðlar og og sosialar appir og sovíðari eru sett so høgt í virði tí at tey kunnu selja hesa upplýsingarnar um fólk um atferðar mynstur og sovíðari fyri nógvar pengar og tað verður eisini brúkt ein søga var um tá ein eg haldi hon var tólv trettan ára gomul í usa knappliga fekk sendandi eina re klamu inn um blavur frá einari stóra amerikanskari handilssketu og pápin kærdi og tað vísti so seinni hendan her unga gentan altso væl við barn og hevði brúk fyri at fáa upplýsingar um hesar blæðurnar og tað sóu teir út frá hvørjari heimasíður og annað viðkomandi smágenta vitjaði so hetta her við stór datta hevur eitt virði tað kenna vit frá hesum her stóru sosialu miðlunum at tað verður selt fyri pengar og tað er so nakað sum vit sjálvandi royna at verja okkum ímótir men so leingi sum vit eru villig til at brúka hesær appurnar minutt fyri minutt kann mann siga so er tað møguligt við stór dáta at leggja í mynstur eftir hvussu vit hátta okkara lív og tað er so ein vandi sum er men tí lóggávuni verður trupult við føroyskari løgtingslóg at røkka og men tað sum vit royna við hesum er at tryggja at tað sum gongur fyri seg her heima í føroyum við at vakmindatól varðu sett upp við dátuverndarlógini í rygginum kann verja tí einstaka borgarunum ímóti at verða fylgdur meira enn neyðugt og ikki fylgdur tá hann ikki ynskir tað ein av fortreytinum undir øllum hesini her er at at tað skal týðiliga frámerkjast vissu vakmyndatól verða sett upp soleiðis at ein og hvør er vitandi um vissi hann er í handli ella har sum vakmindatól eru fyri at tryggja eitt ella annað at her er altso vakmyndatól og tú tí skalt vera kamman siga vitandi um at tú verður her møguliga avmyndaður í hesi løtu so eg haldi at hetta e eitt gott mál og eg i glaðr fyri at tað sær út til at blíva ein stórur meirilugt fyri hesum málinum takk fyri harra formaður
ja so er tað viðmerkingar stefan klein poulsen ja
tøkniliga útvúglingin hon hevur altíð stórar broytingar við sær og fasial vrekonissjin tað kemur at broyta alt í dag siga vit at viteo og annað kann goymast í tretivu dagar og tað krevust at fólk fara inn og hyggja ígjøgnum alt hetta her ímeðan fasialrekonykkin kann skráseta hetta og vit kunnu vita akkurát nær og hvør hvussu fólkini hava uppfør seg á hasum staðnum hasum staðnm har sum kamrar eru og tað verður so hóast alt regulerað í hesum her og eg haldi ótrúliga gott at løgmaður tekur hetta í álvara og o klárt úttrygt at hann ynski at regulera eftir vissi hetta verður brúkt og tað er eisini rætt sum løgmaður fer fram at hetta verður brúkt av teimum stóru fyritøkunum í dag á internetunum men vit mugu eisini spyrja okkum sjálv í føroyum hvussu vit ynskja at regulera tað takkharra formaður ja løgmaður h takk harra formaðu
tað er soleiðis í dag ella eg vil siga tað sodan at her fesjorekognistión er nokk tann nýggja versjónin av stórdátu sum kann blíva munandi meira effektiv enn tað sum vit hava sæð higartil tað vil siga hesi her sum hava møguleika at inniheinta hesi dátu kunnu fáa eitt nógv størri virði burtur úr tí enn tey stórdátu sum eru út frá keypumynstri út frá ferðamynstri og út frá atburði annars hjá fólki og tí er eingin ivi um at vit eiga verja hetta her fyri at síggja rættartrygdina alt tað vit kunnu fyri einstaka borgarin men sum støðan er í løtuni í føroyum er tað rættiliga fákamara eisini sæð í mun til okkara grannalond so tann vandin er ikki til staðar her og nú men tað er eingin ivi um at heimurin flytur seg allar tínar serliga innan fyri tøkni flytur hann seg skjótt og tað skal ikki vera nøkur ivamál um at visst hetta her sær útlátferð blívur trupulleiki í føroyum við at savna stórar datab við við andlitskennara og so víðari so eri eg til reiðar at seta eina lóggave fyri tingið beinanvegin fyri at steðga tí
eina viðmerking
harra formaður vit hoyrdu eisini khristian andreasen ingformann fólkafloksins og formann í rættarnevndini grundgeva við at henda hetta uppskotið skuldi betra um rættartrygdina hjá borgarunum tá fær altíð mínar ávaringar og lampur upp tá ið mann brúkar slíkar grundgevingar tí at er tað ikki rætt tað er mín spurningu til løgmann at við hesi lóggávuni so fær mann frá at tað er dátueftirlitið skal geva loyvi til a uppseta vakmindatól til at mann bara kann gera tað og so skal mann verða álagdur at at hava nakar treytir við er tað ikki rætt at nú kanst tú gera tað uttan at biðja um loyvi fyrst og tað er eftr mínum tykki á ongan hátt nøkur betri av rættartrygdini hjá nøkrum borgarum so eg vet ikkihví mann brúka heta grundgevingin bara ikki bara sigur sum er hetta er ein gongd har ið eingin persónur kann ganga runt í samfelagn uttan at verða undir eftirlitið alla sommu tína
maður ja
takkarformaður eg kann siga við høgnum hoydal gjøgnum formannin at nei tað verður ongantíð soleiðis teir sambært hesi lóggávuni at ein og hvør kann seta eitt kamur upp hvar hann vil tað tryggjar hendan lóggávan tey privátu kunnu einans á sínum egna matriklu avmynda so eru nøkur heilt serstøk undantøk fyri hvat kanst tú út á almenn økir yvirvákja millum annað eina sjálvtøku sum eisini nevndi í míni framhúsvørðøgu har kanst tú sum ein vinnufyritøka til í hesi førinum ein peningastovnur men tað er fyri at tryggja ímóti teirra herverki ella tað sum verja er stuldriðu og harðskapi og svíðari so tað er tað sum henda lógin leggur upp til og tað er eftir mínum tykki at tryggja rættartrygdarnar hjá borgarunum so ið so øll kunnu føla seg trygg millum annað eisini tá tey standa og standa við eina peningautomat og taka pengar út so tey ikki verða álopin og verða útsett fyri tvingslu ella harðskapi fyri at tvinga pengar frá fólki so ja eisini hetta er ein rættgongd móti rættartrygdunum fyri teimum einstaka borgarum í føroyum

hrættiliga greitt hvat sjónarmiðið hjá tjóðveldi er hesum málinum og ta hon sigur serbia skrivað í álitið eg haldi e sera skilagott tí at vit hava sæð eina eftir mínum tykki eina øgiliga greiða gongd tað síðsta árið mann hevur framt eina ørgiliga lóggávu sum hevur serstakastóran týdning fyri gerandislívið rættartrygdina privatlívið hjá hvørjum einasta føroyingi tað er bara flogð ígjøgnum tingið hetta er bara síðsta málið í røðini og eg kann bara nevna harra formaður hvat eg meini við ja mann hevur broytt lógina um viðgera persónsupplýsingum altso dátudátutrygd hjá føroyingum soleiðis at nú er púra frítt at flyta upplýsingar á landinum dátueftirlitið hevur er ikki longur ein góðkenningarmyndugleiki men bara ein so nevndur eftirlitsmyndugleiki seinni dag fara at viðgera cpernummar og so ramvegis o framvegis so at mann kann siga tað í stuttum at djórjorwil rithøvundurin hevur ikki liugað til fánýtis og hevur ikki skrivað sínar bøkur til fánýtis hetta er ein fullkomna týðilig gongd móti tí samfelagnum sum í hansara bók varð lýst sum bygd brodrí svákking jú haltso har eingin borgari kann ganga uttan at vera undir eftirliti antin av í hansara bók kanska serliga diktatoriskum statum men eisini í hesum førinum hjá sterkum fyritøkum framvegis og tað er tað hetta málið snýr seg um og eg taki bara orðið fyri fyri at gera vart við at tað ber ikki til at v viðgera týdningarmikið mál fyri tað føroyska fólkið og royna at grundgeva við tí øvuta av tí sum eru endamáliðvið uppskotinum endamáli við uppskotunum er í hesum førium ikki rættartrygd endamálð við hesum uppskotunum er at geva eisini privatum fyritøkum og einstaklingum víðari ræsur til at seta upp vakmyndatól tað er eingin sum mest ivi um tað og áður var tað so at dátueftirlitið skuldu geva loyvi og seta treytir við tað vil siga har var ein góðkenning av at skal tú seta vakmindatól upp so skal tað so hava tað endamálið sum hann sigur seg hava og tað er eftilitvið tí nú kanst tú gera tað og so skal dátulitið kanska geras stykkroyndir ela hvannmanna einaferð ger og tað vita vit at tað fer at broyta alt eg kan est taka eitt útøkililig dømi sum hevur verið frammi har har ið djørv fólk eisini hava gjørt vart við tá ið tey halda at mann hevur misnýtt heimildir og tað var uin skipi har ið mann seti vakmindatól upp á dekkið aðrastaðni í skipinum fyri at at hava eftirlit við manningini umborð manniskjarbrøvl og hon vann særstað tí mann hevði ikki fingið loyvi frá dátuetlytnmtel

fer at vera møguligt nú hjá ein arbeiðsgevara at seta vakmyndatól upp ja so skal mann seta skelti øll síni arbeiðsfólk og soframvegis eg iviski vt vit hava dømir um at tað fer fram í føroyum í dag yvirst í um tað virhøvur verður er nóg gott eftirlit við at tú ikki ferð fram á tann hátt í dag at atat fyritøkur tey tærhava eftirlit við sínum arbeiðsfólki ikki bara í arbeiðsteðin kanska eisini uttanfyri arbeiðstíðið framvegis eg yviskit fer fram og hetta verður hetta letur nú upp fyri at mann ger tað sum mann hevur lagt allan myndugleikan allir uplýskar kundu fara á landinum hesir upplýsingar sum steffan klein poulsen greiddi væl frá við við andlitskennara og tað kannblíva raddarkennara hvat sum helst teir kunnu eisini fara frítt á landinum tað hevr hendan samgongan eisini samtykt so tí er hetta her uppskotið bara ein liður í at rættartrygdin hjá tí einstaka borgaranum og øll tey sum einaferðr høvdu eina hugsjón um at mann hevði eit persónligt frælsi at uppgávan hjá statinum og uppgávan hjá landinum er ikki at taka persónliga frælsið frá tí einstaka men at verjata persónst tað tað er blivið akkurát øvugt í allar teir lóggávur sum er løgd fram krisiandreasen nevndi eftir rættargangslógina akkurát tað sama revsilógina akkurát tað sama fullheimild potlógin ein danskur myndugleiki hevur í dag heimild til at avlurta og skráseta hvønn einasta føroying tað kundi skráseta lógligt politiskt virksemi hjá landsstýri o løgtingi ein og hvørjum flokki eino hvørjum felagsskap í føroyum taðhevu henda samgongan samtykt og nú koma vakmindatólini afturat tað er tí seira samanhangin vit skulu síggja hesum málini og tí er tað púra beint at vit sjálvandi siga nei til hetta málið her vit skulu fáa dátueftirlitið at rigga aftur so es dátueftirlitið er ein myndugleiki sum gevur loyvi gevur loyvi til at gera tar oghar man ikki hevur loyvi at skráseta og taka tað upp og so bara senda tað út av landinum til nýtslu hjá ein og hvørjari fyritøku ella ein og hvørjum øðrum stati sum tvita hvar henda ja koronafarsóttin hvat fer hon iki t elva til hon fer a elva til nógv størri eftirlit hvørj einasti fólk sum fer at verða tvansvaksinerað í summum londum fer at verða skrásett og so framvegis hetta er tann gongdin vit eru eru í og tað er ófatiligt ófatilig at tað bara eg tjóðveldi skal standa her og siga tað at flokkar sum fyrr ja ey hennrik old nevndita sum fyrr savnaðu undirskriftir inn tá man bara skudu hava føroyskt ptal nei nei nei nei nú skal mann hava vakmyndatól og danskt ptal tá danir skulu skráseta hvønn vit trúgva uppá ghvar vit eru alt er farfullkomiliga á skriðuni eg siti bara beint sum taðer og tí havi eg ikki upplivað í mínari tíð í føroysku politikki eina so ógvusliga gongd har um mann fremur lóggávu sum í veruleikanum bara frátekur fólkið rættindi og gevur myndugleikum ella privatum fyritøkum og arbeiðsgevarum økt rættindi at tað fer fram so glaðbeint við stuðli frá fólkamiðflokkinum ø og sambandsflokkinum ófatiligt at tað ber til heilt ótrúligt takkfyi hara formaður
ja morgun møla javnarflokkin við tað vóni eg ikki so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað khristian andreasen
takfyri ha formaður eg skal siga tað at tað sum høgni hoydal førir fram ikki eru sannsvarandi veruleikanum og visuvit halda okkum hetta her málið her við vakmyndatóli so leðis soleisr at vit í dag hava eina danska fólkatingslóg galdandi økinum sum eitur lóg um sum setu kraft í føroyum í átta í jrvtran on áttaogfýrs tað sum vit nú gera et kori ena vit seta eina føroyska løgtingslóg in staðin fyri og datueftirlitið hevur einki sum helst við vakmindatólu at geras sambært lógini tað er ein danski myndugleiki ta r fimtun sum umsittað og kanska tann reisa ákærðin tasigar tað er eitt fullkomin misforstáraðise tá ið høgni hoydal sigur at hetta heur nakað við datueftirlit at gera men nú taka vit í kobladatueit og siga datur eð skal fara tilsýnvykin her og tað skal førast tað skal rigistrera øll vakmyndatól og tað er sent sett ein nárgreinar reglur fyri hvør kann gera tað og hvussuleinkitað knn tan kann kann kann goymast og so víðari ta vsið a tann lógin vit hava sum e nú seta í staðin fyri ta gomlu lógina er nógvar ferðn

veg resti við høvdinum tí at eg eg eg skilji ikki at de maður sum eisini átti at skilt lóggávu og annað tað sigut hava ígjøgnumført í hesum vælskeiðnum tað er eina gtbrlóggáva ein eðslóggávu sum gevur fullkomilig frælsi hjá fólki at misnýta utiskar í oddoegg tit hava frátikið dátueftirlitinum alt eftirlit við hesum her og tey dømin sum eg nevndu tey eru røtt og tað er eisini púra rætt at nú kanst ú nú kanst tú seta við hesari lóggávuna kant tú seta vakmindatól upp við nøkrum treytum í lógini dátuliftið skal ikki góðkenna tað eingin føroyskur myndugleiki kil a góðkenna tað so hvussu tað er ein rættartrygd fyri borgaran ja tað mugu hægri maktir til at forklára mær tað tattað er risti andrease so ikki sannført meg up á nakan hátt eins og væl og hann hvur verurr gingið nú undan fyri at framt alla hinar lóggávurna við at ja faktiskt avtikið túð afturetil ti gað saman niðurlagt tað sum tað er í dag tit hava átikið avtikið allar møguleikar hjá føroyskum myndugleikum at hava eftirit við hvat hendir við persónsumni hjá føroyingum teir kunnu fara frítt til ein og hvørja fyritøku út í heiminum og vit hava onga einki lóggávuræði á tí longur hervur postat
poher sindur mæra
taka hottligt at at blíva við at hoyra at at hesar lóggávurnar sum eru framdar á samgonguni er styrkhjómi rættartrygdina hjá hjá føroyska borgarunum eg haldi at líka so skjótt sum mann góðkendi gdbrlóggávuna samtykti han við triðju viðgerð so misti føroyska fólkið ein part av sínari rættartrygd við at taka við at taka góðkenningarmyndugleikar frá dátueftirlitinum millum annað síggja vit tað longu nú í hesari hesum uppskotunum harafturat er tað eisini eitt sindur harmiligt at hetta hetta her lógaruppskotið kemur faktiskt kanska at raka serliga starvsfólk sum koma at arbeiða har sum ein undanfer sla kanska a vera at mann skal fylgja framleiðsluni men so koma starvsfólkar vara undir eftirliti tað vita vit at vera í dag óhia tá ið tá ið dátueftirlitið ikki skal góðkenna yvirvøkuna so kann man ikki vænta at tað verðið betri tá tð longu fer fram í dag so eg haldi at eg hevðihvussu ynskt at ta vóru fleiri enn tjóðveldi sum vóru ímóti hasum uppskotinum takk fyri
formaður og bara søgan
man fer at prógva tað og eg haldi tað er enkin stuttligt at fáa rætt eg an bara taka tað dømi við tá ið tjóðveldið sum einans flokkur bardust ímóti at mann gav heimi til at flyta allar peningaupplýsingar føroyinga til danmarkar sum nú er seldar til eina amerikanska fyritøku og tað vit hava einki ræði á tað yvirhøvur tað segði søgdu vit han tað fór at henda tað hedi akkurát tað nú koma fólk upp ag siga ja tað var nokk so keðiligt at mann gjørdi tað osuvíðari so teg bara søgan fer at prógva tað og fyri mær er eingin ivi um at hetta her ata her er gongdin til eitt samfelag har ið persónliga rættartrygdin verður fullkona tikin frá fólki eisini starvsfólkið menn eisini úti í almenna rúminum altso tað sum eitur privat lív og yvirhøvur at tú ikki ert undir eftirliti fýraogtjúgu tímar í døgni frá einum antinum einum einum myndugleika ella frá einari privatari fyritøku og ikki minst frá útlendskum fyritøkum at tað er bara komið fyri at vera tað undrar meg bara at tað hendir so glaðbeint og mín niðurstøða er tann sum hundi verið í fleiri í øðrum málum at islíkk kann henda sum er farið fram í hesum vælskeiðnum tað sum serliga fólkaflokuin hja andreasen løgman at koyrt ígjøgnum við rættargangslóg gdprlóg sepiernummar n dú efsuai tað kann tað hendir bara tí at tað er eingin sum vit hava onga pressu altso tá ið avlurka pakkin var frammi í síni tíð tað var ein stórt rog um tað hetta fer bara fram afturvborðinum eingin eingin fær tað við yvirhøvur og tí koyra teir ígjøgnum í kann mann siga í uttan uttan nakar almenningur veit hvat gongur fyri ser løgtingið í tað
tetaðsum hendir av so er tað hegin mortensen
takk fyri at fara mær ein lítil viðmerki til høgna hoydalu í samband við tað her altso eg síggi hesa lógina meira sum ein fyribyrging nógv meira sum fyribyrging og eisini sum ein tryggleika at vera til og ferðast suntovansara um tað er niðri við sjóvarmálanum ella tað er mitt uppi á vaglinum ella tað kann vera í klubbagarðinum her beint og vit síggja dag og dagliga at mann kann detta niðri millum ein bát hví ikki hava eina yvirveiking har hvar hnars skrivstovan hevur møguleika til tað hví ikki hava eina yvirveiking her tá ið fólk verða niðursligin og koma illa fyri og eingin veit hví og og eingin kann svara eg haldi ikki at tað er ein trupulleiki
o eg haldi ikki vist mann følir seg forfylgdan og mann man heldur má gera nakað for kert so eg eg dugi slett ikki at síggja hesi tingini hví mann ikki kanna hava eina lítla ivirvaking eg far meg meira tryggan við at her er okkurt eftirlit við seg gangi á ávísum gøtum ávísum økjum tað følir eg bara sum á tryggleika men sjálvandi skulu ja so er tað
ja harra formaðr hatta er sama grundgevingi sum løgmaður brúkti sum hei mortesen hevur og eg haldi e mann brúkar altíð hasa grundgevingina átaki sum skerjir persónliga frælsi tað er also altíð orsakað av trygd tað fær man esini a brúka vist mann ja sum støðan er í dag hava var danskir danskir myndugleikar heima ella tvanskaksinerað fyri korona eg ætli ær at taka at siga teú slekki tað men hann brúkar men hatta brúkar mann altíð í londum sum ikki hava fólkaræði við ni vit gera tað fyri tykkara skyld fyri tykkara trygd ha og tað er rætt at sjálvandi kann eg kann kann nýggja tøknin eisini vera fyrimunur fyri trygd men hvar gongur markið vil eg spyrjahenn morsin skulu ikki eisini hava kamar inni hvhvt hvat nú vissa eldri fólk deftir inni sím egna heimi hvat sita eftir túninum hjá mær skal skal skal ikki onkur hava eitt kamará inni altso ein statur ella onkur eftirlitsmyndugleiki tí heldur argumentið ikki tí vit kunnu vit hava aðrar møguleikar til at vinnast lna tað sum vit bæði biðja bara um tað er tað skalt tú seta kámerar upp fótatól til at hava eftirlit so eigur tú at fáa eina góðkenning frá einum dátueftiliti sum fungerar men tað hava teir eisini havilagt henda samgongan dátuerlitið er tað fulkomilga burtur
so fær løgmaður orðið ger so væl
ar formaður tað er soleiðis at tað veldst um hvussu mann sær upp á tingini og um at gera nýtslu av tí nýggju tøknini ella um mann bara skal halda fast við tað gamla soleiðis at at kannmann siga tann framburðin mann kann fáa av nýggjari tøkni ikki skal vera møguligur í mínari verð eg trúgvi komi nokk so hugsanarligar munur er tí at í mínari verð so snýr tað seg um at gera gagn av millum annað stórdisfyrimunin nú nevndi undanfarni røðara millum annað heta her at jamen dataupplýsingarnar vórðu fyrst fluttir niður til danmarkar tað ljóðar so ræðuligt tað flutt til danmarkar men hvat er síðani hent jú hetta er haldi eg tvær ella tríggjar ferðirnar fyrst til norðanlond og síðani nú eina amerikansk fyritøka so kan mann siga ókey er tað keðiligt er tað ringt sjávandi er tað sind keðiligt fyri einstaða fyritøku í føroyum men e tað ringt fyri føroyska samfelagið er tað ringt fyri føroyska borgarin er tað dýrari fyri føroyska borari neyvan so tað vil siga vil mann gera gagn av tí framburð sum er í heimsafelagnum alheimsgerðin globaliseringin tøkniligu menningina ella vilja vit halda fast við at vit innan fyri bøkararnar í føroyum skulu standa fyri øllum skipanum í heiminum tað vilsiga a vit í føroyum skulu hava okkara egnu skipanir til alt og eingin annar skal kunna gera ella vit skulu ikki kunna gera gagn av øllum tí framburði sum umheimurin gevur okkum møguleika til og har haldi eg tað er ein rættiliga stór hugsanrgur munir millum millum annað meg sambandsflokkin og formannin í tjóðveldi og kanska tjóðveldi eg havi tað soleiðisnar at kunnu vit fáa skipanirvirka í føroyum til fyrimuns fyri borgaran uttan tað gongur tivir rættartrygdina hjá borgarunum so eiga vit at taka av teimum eisini tá tað kemur at fáa smidligari smartari bíligari skipanir so eg trúgvi har er ein rættiliga stórur hugsjónarligur munur millum sambandsflokkin tjóðveldið og siglurt aðrar flokkar á tingi eisini so hetta málið síggi eg meira sum ein dagføring fyri at styrkja um rættartrygdina nú fer mann so prinsisniður og siður jamen dataeftirlitið verður til einki gjørt tað verður tað ikki tað stendur í púra greitt í lógarverkinum er at ein og hvør sum setir eitt kamra í vakmyndatól upp í føroyum hevur eina fráboðanaskyldu til dátueftirlitið áðrenn stóð ta at dátueftirlitið áðrenntað bleivr sett upp skuldi góðkenna tað hvat er so munurin munurin er tann at áðrenn vardað hundrað prosent eftirlit statseftirlit við hvat hvør einstakur borgarar kundu gera eisini inni hjá sær sjálvum nú stendur tað at velur tú at seta kamrað upp inn hjá tað sjálvum tín egna matrikkunummari nú hevur tú eina fráboðanarskyldu og tað verður ein skrá har ið dátueftirlitið kemur at skráseta øll tey kamraini sum verða fráboðaði so munurin er bara tað at áðrenn skuldu hvørna einstøkum føri hava hundrað prosent statsligt eftirlit og góðkenning men nú hevur tú eina fráboðanarskyldu sum borgari vilst tú seta eitt kamrað upp inn hjá tær sjálvum og ja eg haldi hevði morsen gjøgnum formannin sum nevndi hettar her við ati jamen hvat við at mann kundi brúka tað sum trygd altso tað vil siga eina forbetran fyri borgarin styrki um rættartrygdina millum annað niðri á havnarløgum tað kann vera aðrastaðnis við og onkur nevndi hettaher við á eldraøkinum tað kann vera at onkurt sum er avlami av einum øðrumslag ynskir at hava eitt kamra inni hjá sær sjálvum men tað er bara vissi hann ynskir tað so kann hann fáa sær tað soleiðis at avvarandi til dømis kunnu brúka hesa nýggju tøknina til nakað skilagott og tryggja sær at viðkomandi hevur tað gott til eina hvørja tíð so eg eg síggi meira hesa nýggju tøknina sum ein møguleika men sjálvandi krevur tað at vit dagføra lóggávuna alla tíðinar í hesum førinum velja vit so at dagføra lógina um vakmyndatól soleiðis at vit styrkja um rættartrygdina við tí nýggju tøknini sum er eg haldi ikki eg havi meira at leggja afturat hesm málinum men eg vóni framhaldandi at fara eina breiða undirtøku í løgtinginum tí eg haldi veruliga at hetta er ein betran til at kunna gagnnýta ta nýggju tøkna men við skili og við rættarsigdini fyri borgaranum fyri eygað takk harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger so væl ein far maður í a
tenlømaður segði tað øliga greitt han hng í munur ja øh løgmaður segði tað at hann visti tað er ein góð skipan sum hann heldur sum ikki ger seg inn á rættarstaðin hjá føroyingum so er tað líkamikið um tað er ein útlendskur myndugleiki ella annað tað vil siga alt sum eitur sjálvsatgerarættur eg stet iki til íð hugsa í hugsanini hjá ø løgmanni og hetta snýrs sæ eisin sjálvsøðararæt hjá tíy einstaka menniskjanum og eg fari bara at spyrja løgmann um han on lisið bókina hjá djórarw nítjan hundrað og fýraogfýrs tí visti hann hevur so fari en mistoingi hi nnfyithann hevði avskrivað argumentini hjá statinum har fyri hví mann skal hava eftirlit við øllum tað var trygd hvat vr sær onkur eftir á sjógv hvat ver sær onkur dentur út á vegin akkurát somu argumentir verða brúkt tær bókini um ta samfelagið har tað skal vera onkur sum heldur eftirlitið í øllum túvur gjørt har tó einki persónug frælsiherir og øll tey argumentini brúkti til løgmaður her á rórðarpallin í dag
løgmaður
ja takk harra formaður eg kann bara staðfesta tað er ein hugsjónarligur munur millum sambandsflokkin og tjóðveldið millum høgna hoydal formans tjóðveldsins og meg sjálvan forman í sambandsflokkinum eg havi tað soleiðisnar at sjálvandi eiga vit at gagnnýta tann framburðin sum er í heiminum til fyrimuns fyri føroyska samfelagið ikki visti eg til bakdeild fyri føroyska samfelagið ikki visti eg til bakdeil fyri rættartrygdina hjáhvønn einstøkum borgara tað kann eisini venda øvugt vissu vit duga at gagnnýta teir møguleikarnir sum vit kunnu skapa okkum sjálvum her heima við at fara úti í heim at arbeiða á altjóða tað síggja vit við øll tí arbeiðsmegini vit hava kring heimin vit síggja tað við ávísum fyritøkum sum beginna at fara aot arbeiða úti í heimi tí vit hava so stórt potensiali tí vit eru so fáment røkka vit út um landoddarnar við okkara skipanum við okkara appum ella við okkara dugnaskapi førleikum á sjógvi á landi so kunnu vit sum samfelag blíva munandi ríkari men hetta her at lukka seg inni í dunnuhylinum í føroyum og siga tað at her skulu vit gera alt sjálvi tað almenna skal umsita alt fyri føroya fólk eingin skal tora at dytta sær at koma inn yvir her tá koma vit ikki leingi at vera eitt framkomið samfelag
sjón andreasen eina viðmerking

ur ja
hara formaður ja tað er rætt sum kristian andreans sigur tað heur veri ein tulkingarspurningur sum kan man siga dátueftirlitið hevur valt at tulka sum um at vakmyndatól av tí at tú avmynda fólk og harav kemur undir persónsdatuverndarlógina tað vil siga at tú hevur umsitið hetta sum um hetta er viðkvæmur upplýsingar tað at tú hevur eftirlit onkusvegna við hesum vakmyndatólinum av hvussu fólk føra seg og tað hevur verið so strangt tulkað at mann hevur sagt tað at hetta er at gera seg inn á kanman siga persónliga frælsið og verðurviðgjør su ein viðkvamur upplýsingur og tí hevur verið kravt ein góðkenning fyri at kunna hava vakella seta vakmyndatól upp og har broytir mann taðst nú í hesi lógini har tað púra greitt er ásett hatta r ein serstøk glóð fyri vakmyndatól hr mann ásetir púra greiðar reglur hvat mann kann hvat mann ikki kann og ikki minst eisini at mann skal fráboða um mann setir eitt kamera upp eitt eitt eitti vakmyndatól upp so tað er eftir mínum tykki og eftir mín best sannføring ein styrkjan av rættartrygdini fyri einstaka føroyingin
so er tað hervur posdóttir
takk fyri harra formaður tað eigur ikki at koma óvart á nakran at sambandsflokkurin og tjóðveldsflokkurin hugsjónarliga eru ósamd tað tað burdi ikki verið nakað sum løgmaður mátti staðfesta fleiri ferð men eg hugsaði a spyrja løgmann um um mann metir at í mun til skipanin í dag har sum har sum vamynja uppsetan av vakmyndatólum verður góðkend av av dátueftirlitinum og dátuetirlitið hevur víst á at upprunaliga uppsetanin ofta er enda við at vera óheimilað og at vit nýggjar hesa her nýggjar lóggávurna metir løgmaður at tað kemur at hava ta somu trygdina fyri tey sum koma at vera undir yvirvøku at tað ofta hevur verið óheimila sjálvt undir hesari lóggávuni at mann nú strikar góðkenleikan hundrað prosent
tað hava tey kemur tað at vera tann sama trygdin fyri borgaran takk fyri takk hava formaður
su vi e vísa á tað sum undanfarni viðmerkjari gjørdi vart við at tað er ein ivasom heimild sum so dátueftirlitir valt at tulka at kunna leggjast undir persónsdátuverndarlógina nú verður tað púra greitt staðfest í lógarverki í í serstakari lóg at seta vakmindatal upp so skalt tú boða dátueftirlitinum frá og eftir mínum tykki er tað ein øgiliga lítil munur á at skula góðkenna ja gott nokk frammanundan og at skula fráboða tí tá tú fráboðar so skalt tú eisini upplýsa gussu og hvat og og hvat sæst oskamrað og so víðari tað vil siga at tað verður ein skrá og har gangi eg út frá at at eftirlitsmyndugleikin sum dátaeftirliti og er kemur inn og sigur ókey hatt har tú gert nú hatta er nokk ikki í lagi tí at tú peikar út á altfar á veg ella hvat veiteg soleiðis viðkoma at kanna tíni viðurskiftir og er tað ikki í lagi so verður tað etir mín kraft niðurattikið ella tað kunna áleggja sektir og bøtur og so víðari so eftir mínum tykki er hetta ein dagføring ein styrkjan av galdandi ja lógarverki í øllum førum og eisini í galdandi praksis soleiðis at tað púra greitt er áset nú hvat tú kanst og hvat tú ikki kanst
heðin mortensen farna viðmerking takk fyri
dormar lítil viðmerking til løgmann eisini og eg dugi sjálvur at síggja tað møguleikan sum liggja í hesari lógina her beint eisini fyri tryggleika men eisini tað gagnnýta teim møguleikanum sum eru við vi skulu flyta okkum víðari innan fyri tøkni sum fyriliggur og eg veit mann hevur arbeitt og mann arbeiðir framhaldandi við og tað er kanska tað næsta sum verður tað er nemliga innan fyri eldraøki hvar ið mann kann sjálvandi eftir loyvi at fáa sett vakmyndatól inni hjá hjá fólki sum vil gjarna búgva heima so longst tað kann vera hjá familjuni ella avvarandi fólk liggja jú ofta í tímar í dagar óhjálpin uttan at kunna geva boð frá sær her eru nógvir møguleikar bara man brúka tað rætt takk fyri hara formaðu
nahur
jtaðtað er púra rættsum hevði morsen gjøgnum formannin vísir á at eg eri onga løtu iva um at tøkniliga menningin er av tí góða vissi hon verður rætt brúkt tað er øgiliga týdningarmikið at hon verður rætt brúkt og ikki verður misbrúkt men vit vita samstundis tað at tað verður misbrúkt tíverri vit síggja tað á øllum teimum sosialu miðlunum at tað poppar ymiskt upp vissu vit hava verið fortætt saman við onkrum fólki so gongur kpp ein løta so fáa tað vita he her vilt tú gjarna vera vinur við endan ella onkur mynd av einum tilvildarum persóni sum ikki tilvildar vi allíkavæl poppar upp aftan á tú hevr verið tætt við hann og so víðari so vit verða fylgd vistu vit ikki avvýsa alt tað sum eitur kukkys og og staðseting og sovíðari so eg síggi fyrimunin vit við tøkniligu menningini avgjørt ikki minst innan fyri eldrarøktina ella økt yvirhøvur har tú við fyrimuni eisini fyri tey nærmastu kanst fylgja við men sjálvandi við samtykki frá viðkomandi sum verður fylgdur tað skal tað altíð vera ogtað er tað sum liggur í hesi lógini at tað skal vera propersionalt fyri at styrkja rættartrygdina fyri borgarin

takk fyri harra formaður eg kann líka siga til hemorcen fyrst ati visti tað snýr seg um óhjálp um fólk so hevur mann skipanir har mann fær sonið kallið armband vist tú dettur sum tú trýstir á til dømis ttað finnst forskeligkja hjálpartól á miðstøðini av av tøkniskum amboðum sum mann kann brúka inan fyri thetta uppskotið snýr seg ikki um innan fyri tað almenna hetta uppskotið snýr seg bara um innan fyri tað privata so tað almennu stovnar ru eri ikki umfataðir av tí sama men tað sum fekk meg til at taka orðið tað var nakað heilt annað hog tað var útsøgnar hjá formannin í rættarnevndini og eisini hjá løgmanni sum faktisk í tingsalinum søgdu tað at dátueftirlitið sum er okra myndugleiki á hesum her økinum tær søgdu faktiskt tað at tær hava arbeitt uttan heimild og at heimildin til at at mann skal geva loyvi til at seta vakmyndatól upp er sera ivasom og tað haldi eg er øgiliga alvorligt at tað verður sagt her inni tí at hetta er okra myndugleiki sum hevur arbeitt eftir hesum reglunum í áravís og tí tí haldi eg at tað krevur faktiskt eina forkláring tí tað ljóða virkliga alvorligt ja tað má eg siga hevur aldrin foli follur ber til hug at at dateftirlitið ikki ger eftir reglum tavi e hundrað prosent álit á at tey hava gjørt og eg føli eisini at tað er eitt annað undarligt í sum málinum tí ati tá ið fyrsta viðgerð var tað bleiv tó eisini sagt her inni at tað var so ringt samstarv við dátueftirlitið e tað haldi g er øgiliga undarligt eisini at fara og siga í einum tingsali og hoyrir ikki ordiliga heima eg eri partur av rættarnevndini og saman við hervur poulsdóttir eisini við í minnilutanum sum er ímóti at mann samtykkir eitt upskot soleiðis sum skipanin hevur verið í dag so hevur dátueftirlitið skulu givið loyvi til at setið vakmyndatól upp men tað er so broytt tí at okur hava fingið eina nýggja datuverndalóg sum tekur tann partin burtur og sigur at frá nú av so kann so kunna privat seta vakmindatól upp sjálvandi eftir reglum tað sum eg haldi eisini er álvarsamt í málinum tað er hett her við at okur p á einlanna máta eru í ferð við at flyta okkum yvir eitt samfelag við meira eftirliti og meira registrering og meira yvirvaking og alt er gjørt í navninum av at okur skula føla okum tryggari eg veit ikki ordiliga um um um tað er rætti máti eg haldi ikki ordiliga at at tað er tað samfelagið sum mann ynskir sær eg sigi ikki tað at einki skal vera men alt skal vera við mátað men eg føli akkurtsum mann má ú slept eitt sindur atíð og nú ber plussliga alt til og mann er ikki nóg mann verðir ikki nóg nógv tað persónliga frælsið men mmann sleppur púra leyst um hvat mann ætlar at gera og tað er akkurát sum m mann pá einannan máta hevur tikið myndugleikan av raði og okur hoyra ikki eitt orð um hvat hetta her ellars hevur av avleiðingum nú kunnuma fólk seta aso privat kunna seta vakmindatól upp eitt sum okur kanska kundu havt lýst eitt lít sindur meira í nevndini tað er eisini tann ávirkan tað kann hava á starvsfólk vista nú er ein ein handil til dømis sum sum setur upp ella eitt annað fiskavirki ella hvat tað skal vera at at nær nær er markið fyrr enn nær starvsfólk eisini fara at verða kunna verða eygleidd á einum einum kamra tað vita okur einki um okur vita at teg farið fram men eri vandin ikki øktur tá ið tað nú bara ber til hjá so at siga øllum at seta kamra upp tað haldi eg ikki eri er tann rætti hugburðin t hava og eg haldi ikki at tað er tað trygga góða samfelagið sum eg ynski mær at vera partur av so eg haldi at mann eigur at at stemma hefta her uppskotið niður og fara aftur tilta gomlu skipanina við at mann hevur eitt eftirlit sum gevur loyvi soleiðis at mann fær betri virðing um persónsupplýsingar sum eg haldi mann fær forlætt um í hesun her takk fyri
i mortsen fór ein viðmerking
takk fyri harra formaður lítil viðmerking til tænaran hetta her mann fer aftur til gomlu skipanina hvar mann byr um loyvi á ymiskum slag tað er ikki kaldpart í øllum førum tað er ikki gott nokk eg veit nemiliga um kalliskipaninr sum eru millum annað hjá okkara eldri sum tað skuldi verið og har skalt tú fyrst og fremst fáa far til til hjálparmiðstøðina og so skal hjálparmiðstøðin aftur søkja til føroya telið far telið aftur til dataviðurskiftini og so sama veg heim aftur áðrenn mann einaferð fær loyvi til bara fáa ein pippará so so langa tíð takur tað tað hvil sjálv prøvað so har tað keypað yvirhøvur ikki og tí haldi eg at vit eiga at fara inn í ta tøknina sum er og ikki minst heimahjálpirnar hvar tær ferðast runt fleiri ferið um døgnini hjá ymiskum fólki enda vakjarfólkanátt staðin fyri mann hevði e yvilik yvir at ikki at forstýrafólk men at so sá man at her eru tingini í ordan men meni
word
takk fyri harra formaður nei eg taki eg ikki undir við at mann fer yvir til eina skipan har har heimahjálpinar heldur skulu yvirvaka fólk á netinum enn at fara inn og hyggja til tey tí tað fylgir eisini ein umsorgan við at tú hevur brúk fyri hjálpa um náttina tá ið mann hevur eina skipan við at mann skal biðja um loyvi so er tað ein orsøk til tað og tað er tí at mann eisini vil verja tað persónliga frælsið og tað haldi eg rætt har við ikki sagt at tað seg onkuntíð kunna vera nøkur dømi sum kunna liggja á markinum men hetta her er ikki e galdandi fyri almenna stovnar hetta her er um privat hetta her akkurát hetta er uppskotið so at hetta her hevur slett ikki nakað við heimahjálpir at gera men eg taki ikki undir við heimahjálpirnar til at sita ein kontóri og eftirhitja fólki einum skermi takk fyrigir
hann andreasen ger so væln ja
takfyri ha formaður til tað sum siru stenberg før fram um heimildina hjá datueftirlitinum so skal eg bara vísa bara biðja sirur stenberg lesa galdandi lóg hun er nummar tvey hundraðog átaoghálvfjerðs frá níggjunda juni níjan hndaðog feyogfýrs har stendur einki um at datuvellið skal geva loyvi til at seta kamur upp og tí hevur datuvelli ikki havt tær heimildirnar sum teir hava sakt at hava havt tað er kanska soleiðis at vistu mann brúkar eina eina yvirvaking til at skráseta persónsupplýsingar so kemur í persónsupplisngarvóguna tað kann mann kanska siga í ávhesum førum vistt eru persónsføsar upplýsingar sovíðari men eftir galdandi lóg krevst einki loyvi til til vakmindatól yvirhøvur og tað sum vit nú gera er tað at vit regulera økið meira nágreiniligt og vit siga tað at nú skal mann fráboða til dátueftirlitið og dáættaðiti skal fara til sýn við at reglurnar veða hildinar og tí ertað eg siga at rættaritrygdin hjá borgarunum er munandi styrt í dag í mun til hvøt ena er í dag takkfyri i formaður syrisemberd

takk fyri harra formaður okur spurdu eisini í í nevndini um hetta her hvør er tað so sum hevur eftirlit við hesun og tað sum bleiv sagt tað var ikki tað t tað var dátueftirlitið sum fór út men sjálvandi hava tey ta yvirskipaða eftirlitið men tað var tað at taðn nýggja lógin segði tað at tú skuldi hava dátuábyrgdarar úti á teimum ymisku støðunum og tað vóru tey sum kom at hava eftirlit tað vil siga at tað hav eimann hevur eit sidur eftirlit við hvørjum øðrum men eg eri faktiskt skelkað av at hoyra formann í rættarnevndini siga tað at dátueftirlitið hevur arbeitt uttan heimild í øll hesi árini tá ið tey hava sagt at mann skal biðjað um viðgerðarloyvi tað er tað haldi eg erdjúpt skelkandi at hoyra um um um okra fakmyndugleika tað tað sigur ikki so lítið takk fyrija
og so er tað hervør pálsdóttir
takk fyri í mun til um dátueftirlitið hevur arbeitá áta ein heimild so má tað væl vera ein ein tulkingar spurningur tí at ja vakmindatól liggja kanska hjá fútanum men tað snýr seg ikki bara um vakmyndatól tað snýr seg um viðgerð av persónsupplýsingum og tað liggur jú hjá dátueftirlitinum og tí mandað jú ikki vera heilt av leið at dátueftirlitið hevur kravt ella hevur tað verið góðkenningarmyndugleiki fyri at fáa vakmyndatól upp tí at orsøkin til at koyra vakmindatól upp er viðgerð av persónsupplýsingum smhava verið heilt á leið takk fyri
berg takk fyri
tær formaður ja eg eri samd við høvuðsmyndugtur eg havi stórt álit á dátueftirlitinum tað er væl skikkaði kompetent starvsfólk og tað má mann ganga út frá at tey tingini eru ordan sum kemur frá einum eftirlitsmyndugleika tað má eg siga takk fyri tað havi eg álita
primuns rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú siti eg sjálvur í rættarnevndini og eg má siga tað at tað sum eg hoyri nú at eg skilji ikki ordiliga at tað virkar sum at mann sær trølla aljósum degi haldi eg undir nevndarviðgerðini hevur dátueftirlitið eisini boðað frá at myndugleikin tekur undir í uppskotinum so tá ið dátueftirlitið tekur undir í uppskotinum so dugi eg ikki øgiliga at síggja at tað ikki skuldi verið gott nokk

takk fyri harra formaður ja kanska leggur okra orsøk nøkur uppskot aftur tá ð mann samtykti ta nýggju dátuverndarlógina sum okur ikki tóku undir við og har var tað nettupp tað mann gjørdi hasa broytingina við at mann broytti uppgávuna hjá tdátueftirlitinum so eg veit ikki um tey yvirhøvur hava nakað skulda sagt í hesai nýggja tí at mann hevur longu samtykt í einai aðrari lóggávu at tey hava ikki ta uppgávuna meir so tað er tað hetta er faktisk ein fylgibroyting av dátuverndarlógini tann tann lógin sum liggur her nú og tí ta lóggávana tóki okur ikki undir við og tað gjørdi dátueftirlitið heldur ikki sum myndugleiki men allíkaval komið niðan her og bleiv samtykt tað er eisini øgiliga sjálvsamt takk fyri
tar kki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og nú fara vit at atkvøða í málinumtrýst bara á her er einki broytingaruppskot so vit fara at atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram ja vit kunnu atkvøða nú ger so væl her erkunnu kunnu vit fáa frið í tingsalinim meðan vit atkvøða vit eru liðug at atkvøða og málið er samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri sjey ímóti og eingin er blonkt sstatt er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðuvitger vit fara so víðari í dagsskránni og nú er koma vit til mál nummar løgtingsmál nummar trýogfjøruti tað er uppskot til ríkislógartelbo um at seta gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferøruni á wizbestemmelsa i lóg om desentralari personsregister tað er cpierlógin hhvør biður um orðið khristian andreasen fær orðið ger so væl
takk harra formaður tað er eitt viðgerðaruppskot um ríkislógartilmæli um at seta gildi cpierulógina fyri føroyar

vit hava havt fundir um málið tann átjandaogtretivi novembur havat fund við dátueftirlitið ríkisumboði kalioholm johannesen saman við lanssjúkrahúsinum og bárastei løgmannum

og stutt sagt kann eg siga tað at meirilutin er so samgonguflokkarnir saman við meðan minnilutin sum ikki tekur undir uppskotinum tað er tjóðveldið sum ikki tekur so tað gongur væl við samarbeittini millum javnaðarflokkin og samgonguna og rættarnevndini tað má eg siga og tað er at gleðast tað er soleiðisnar at vit í samgonguni hava nakrar viðmerkingar meðan ingiløn titissen strøm hevur sínar viðmerkingar og tað kemur hon so at greiða frá men vit í samgonguni vit halda at tað er stóvur tørvur at fáa sett ein skipan í gildi solesum allir føroyingar fáa møguleika ti at fáa eitt danskt persónstal uttan atskula grundgeva fye sum við ítøkilum ørindum hjá donskum myndugleika sjúkrahúsverk føroya hevur undir nevndaviðgerðini upplýst at tað ata hevur havt munandi batað við sær at føroyski súklingar sum verða sendr til danmarkar í viðgerð longu hava fingið møguleikan at verða skrásettir við donskum sibiarnummari

hevur so verið sett nógvr spurningar í rættarnevndini um hvørjar upplýsingar verða so skrásettirniðri í danmark tl nemjat sjal eitt til skjal eitt til lógaruppskotið

að er øgliga viktigt at siga tað at tað sum verður skrásett í tí donsku skipanini eru bara viðurskifti í danmark sipiernummarið skal ikki kunna brúkast í føroyskum málum og held ikki til skrásing í føroyum men er bara nakað sum verður skrásett í teimum donsku skipanunum og tað sum skal skráseta sershan fingið navn og adressa og hvar mann er føddur og um mann er giftur og sovíðari statsborgarskap og o an ivu limir í fólkakirkjuni

tað er bara tað sum verður skrásetthar niðri sagt bara atematikk vistu hnn kem inn í ta donsku skipanina í sepiernummar við spernummarm men hetta við fólkakirkjuni tað er sum ikki galdani fyri persónar sum ikki búgva í danmark tí har verurhan bara skráseltur inn nei taðvil siga aktuelt ella tað e ikki tað e val eingin føroyingur sum eru limin í donsku fólkakirkjuni so so har verður væl svarið nei og tað er og tað er soleiðisnir ati í saman við uppskotið er hendir ein lítil tekniskur feilur so vit hava eitt broytingaruppskot sum bara gongur út upp á tað at mann í uppskotinum haldi g har verður sagt innirings ministeriit men tað er ministarin sum fær heimildina so har verður eitt lítið broynngarbroytingarupskot sett fram um tað so er tað eisini tað at tann danska fólkatingslógin eg samy í fólkatinginum og hevur fingið eitt eitt lógarnummar sum vit leggja í dag fram eitt annað broytingaruppskot nummar tvey hvar vit í staðin fyri lógun nummar eks seks og sovíðari er so broytt til lógnummar átjan fýraogtretivu frá átjan desembur tveytúsno tjúgu tavilsig lógin er samtyktí fólkatinginum og manglar bara eina viðgerð í løgtinginum so kann hon lýsa og setase gildi fyri

føroyingar fáa sær et cepierrnummari so er tað partur av einari kendari skrá í danmark í dag verða tað skrásettir undir roynlærum loyninummari søytunummari sum eingin finnir æftur og sovíðari tá ið mann er skrásettir við cbr danskacber so kanst tú sjálvur fara inn við eit borger dk og aðrar skráir og eksakt finna út av hvat hava nú myndugleikan at skrásett um meg og tað kan man ikki í dag so aftur her er tað ein spurningur um rættartrygd øh eitt annað sumsum er øgiliga viktigt at undirstrika tað er tað at tað er øliga nógvar sjúkraflutningur millum danmarkar føroyar og vit hava havt landssjúkrahúsið in til hoyringar og tey siga tað at tá man ikki heur møguleikar fyri at brúka cbiernummarið so er tað fyri tað fyrsta nógv longri áðrenn upplýsingarar koma fram talsi atmannkann gott t hava ein ein keðiligan prøva sum ikki komi fram í skipanini kanska for seint tí mann ikki evir funni viðkomandi aftur íí í skipanini tað vil sigat tað t tað er ein stór stórur bati fyri sjúklingartrygdina eisini at mann fær skrásett pasentar við sibiernummar so tað e ikki bara dátatrygdin sum verður bótt við hsin her men eisini sjúklingartrygdin og tað er øgiliga vikt t undirstriga tað at hetta er bara nakað sum verður skrásett niðri í danmark taðer ein sjálvboðin skipan og tað er ikki nakað við at vit brúka sibiernummarið í einum í í í einum føroyskum samanhangi eitt annað mál sum hevur verið spurt um tað reglurnar um nmd eru broyttar í danmark og tað hevr veið ett sinur ivamál um hvørt mann kann fáa hefta her beinanvegin tá ið lógin kemur ígildi og har er so magnus rasmussen hann hevur spurt um tað í fólkatinginum og vit hava fingið svar tá er sett til rættarnevndina hvar ið danskir mynduleikar siga at tað verður møgulitt at fáa dmd beinanvegin tá ið lógin kemur í gildi og eð byrjaðini á tvey so tað er alt sett í system fyri at fáa hetta her loysn upp á besta máta og tað verður so ríkisumboði sum er dansku myndugleiki sum útskrivar hesi her sipiernummurini til føroyingar sum ynskja undir viðgerðini hevur so tjóðveldið royst ein spurning um hetta her er at lóggeva á yvirtiknum øki tí mann kan siga g so at landsfólk yvirlitið er ú yvirtikin tað bleið yvirtikið beinanvegin saman og tað hevur so verið umrøtt saman við løgtingsumsitingini sum ikki metir athetta her uppskotið er í stríð við stíðusmánnarlógina soleiðsinr vit soesin at vit í hesum førinum kunnu siga at danski myndugleikarn við fólkatingi lóggevur á einum yvirtiknum umráði tí sipiernummarið skal ikki brúkast av tí føroyska landsfólkayvirlitinum hetta er ikki eitt hetta mál um landsfólkayvirlit men um eitt mál um at vitkunna knýta okum upp í eina danska skipan við tí sivernummarnum sum vit hava og tað hevur so so einki við landsfólk yvir tit at gera sum skrásettir bústað og sovíðari í føroyum og tað er jú soleiðis at vit hava eitt deilt lóggávuvald í føroyum vit hava løgtingið sum lóggevur á yvirtiknum málum og so er tað fólkatingið sum hevur lóggávuvald á ymiskum økjum og tað mugu vit so bara liva við tað er tað sum galdandi regluráseta og tað er ikki nakað sum vit kunna ignorera í okkara daglegi tað er eg vil ikkia fylgil ynskt at vit høvdu lóggávuvald á so nógvum økjum sum møguligtmen tað eru altso nøkrur øki sum vit ikki hava lóggávu vald á og tað eru nakrir nakrir danskir stovnar í føroyum ríkisumboði løgreglan og so víðari sum eisini á øðrum økjum verða regulerað við danskari lóggávu vit kunuba taka lógina um almenna umsiting ella fyrisiting hon er í fyritiknarlógin er ikki galdandi fyri ríkisumba eta politii og vit hava heldur ikki at vtkunu hel ikki kæra til umboðsmannin avgerðir sum ríkisumboy og løgreglantaka men hesin myndugleikarnir eru eru reguleraði við danskari lóggávu sjált um tær halda tit í føroyum og eru undir donskum eftirliti og og og ríkisumboði er undirgivið hjá

altso eg dugi iki at síggja at nakar ger seg inn á nakran tjóðskap í føroyum við at loysa eitt eitt faktiskt eitt stórt praktiskt problem í ta dagliga og eisini sum hevur í samband við at bøta bæði um dátutrygdina og sjúklingartrygdina hjá fólki og tað er eisini aðrir fyrimunir við at vera í la ella a kunna fáa pcrncipiernummar og tað er vistimann heur ein danskan arbeiðsgevara og vist mann skal niður at lesa er á øllum økjum eg dugi ikkiat síggja nakar ófyrimunir í hesum yvirhøvur tí skilji eg ikki at mann er ímóti hesun uppskotunum her so leingi sum vit nú eru í ríkisfelagsskapi tá i vit eru farin burturúr ríksfelagsskapinum so hava vit kanska eina aðra støðu tað skal eg siga takfyrira formaður
ja tagssum eina viðmerking tað er sirur stenber tað fyrsta ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað var ein viðmerking um hetta her við sjúklingartrygd tað eru øll sjálvandi samd um at tað skal vera í lagi og tí bleiv tað eisini fyri nøkrum árum síðani broytt soleiðis at øll sum fóru uttanlands í viðgerð til danmarkar tey fingu eitt av hasun her admestrativu sipiernumrunum og tað er tann skipanin sum mann nú vil víðka ella ta skipanina at mann hú vil víðkað til at øll kunna brúka hana so fyri sovítt broytir hetta ikki nakað fyri tey sum fara uttanlands viðgerð tí tann broytingin er longu gjørd og hana haldi eg øll vórðu glað fyri takk fyri

tað er fyri so rætt sum ingilin sigur steinberg sigur men tað er soleiðis at tað hevur eisini verið sagt frá teimum sum vóru inn til hoyringar at tað hevði verið gott at kunna knýtt cbr-nummarið saman við samanvegta føroyska p-talið tí tað er íða neyðugt at tey kunna samkoyra hvørji persónarnir eru sum fara niður og tað skal so nógv arbeiði gera eftir at fyri at fyri at fáa tað endaði upp á pláss men í undirhøvdustøðum vóru tey sum vóru til hoyringar frá sjúkrahúsvekslum ógvuliga glað um at tað er uppskotið og mæltu staðiliga til at vit samtyktu uppskotið
ja takk so er tað jakud mikkelsen sum fer til viðmerking ger so væl
harra formaður tað er eitt sum er ógvuliga týðandi tað er at fólk kunnu sjálv velja um tey lata seg rekistera eindonskum tal vil siga visti mann ikki vil tað so kannmann lata vera men hvussu er tað kann ein sum hevur fingið eitt danskt persónnummar kanska í samband við lestna ella sambandi við sjúkraorindi øh kann viðkomandi so strika tað sigur bernummarið aftur seinni og og strika allar upplýsingar
ja takk ger so væl szoandreasen
takfyrihra formaður nei tað er seinin vist tú hevur búð í danmark og fingið dansksir bjernummar so fylgjir tað nummarið tí á retin av lívinum tað sleppur tú ikki at aftur við so so tað erikkinakað tú kanst strika sum so meni meni so tahetta her er galdandi fyri teir persónar sum ikki hva búð niðri sum ikki hava danska her byðn ummar forvegin og hettaher viðmen tað er sjálvboðið at at lat sog skráseta viðhesn her so tað er ata r einki tvang í hesin her men tað er ein ein eg tori ki at brúka ein praktisk forstaltingur tí tað h verður misforstaði men men hetta evr nakað við praktiskan politikk at gera takkfyriha formaður
ja takk so tøgní hoydals sum fer ena viðmerking ger so væl
ja harra formaður kristi andreasen vísti eitt eitt dømi vilt tú taka bara tað meira prinsipiella í at lóggeva á yvirteknum málsøkjum so vísti hann á atfyrisitingarlógin tann føroyska fyritingarlógin er ikki galdandi fyri danskar ríkisdóvnar í føroyum tað haldi var arnar sum skal vera vit avkveddu eisini ímóti tí at ho ki bleiv tað men samanberhani tað við hetta málið altso eg vil vil tað siga tað at kristin andreasen metir tað at vil eisini hava yvirtikið fyrisitingina hjá donskum stovnum í føroyum sum umsita málsøkin vit ikki hava yvirtikið samanber hann tað við hetta er málið sum sjálvandi hevti yvirtið í málsøki alt sum egvevr persónstala annir er sjálvandi eityviryvirtikið málsøkið so eg bara at vita husnhan særa upp á tað juridus um hann samanberi tey barð á tingini
øh ger so væl
hara formaður eg segð at ta eg segði tær bara fyriat vísa á at tað er also lóggávavaldið í føroyum er framvegis tvíbýtt og tað er soleiðsinar at løgtingið kann ikki lóggeva um ríkismynduleikar í føroyum hetta uppskotið er eitt ríkislógartilmæli ta ilsi heta einin fólkatingslóg sum helst kan seta seg gildi í føroyum tan vit eisini hava samtykt løgtinginum sum lóggevur viðvíkjand inum donskum myndugleika sum er í føroyum nevnliga ríkisumboðir sum fær heimild til sambært lógina eftir donsku lógini at útskriva cebiarnummur til føroyingar sum búgva í føroyum tí kann løgtingið ikki lóggeva og áleggja ríkisumbondin tað tað kann bara tað kann bara fólkatingið gera saman við løgtinginum takkfyri formaður
ja takk so er næsti røðari tað verður ingilín didriksen strøm ger so væl
takk fyri ja vi viðgera tað ríkislógartilmæli um at seta í verk fyri føroyar annorning um íkrafttretivu foferinavy lóg um desentralu persónssegistur tað er sperlógin øeg havi nakrar viðmerkingar sjálv vit taka undir við málinum og viðmerkja broytingin hon fer at hava við sær at tað verður munandi lættari fyri føroyingar at fáa sbrnummar sum er neyðugt at hava í summum førum millum annað fyri fólk sum fáa statspensjón ella hava danskan arbeiðsgevara týdningarmest er tað tó fyrihelst fyri sjúklingar sum verða sendar til danmarkar til viðgerðar og tá royndir og kanningar verða sendar til danmarkar at verða viðgjørdar higartil so hevur sepernummarið sum fleiri føroyingar hava fingið ikki verið knýtt at møguleikunum at søkja um mid á netinum nevmid tað krevst fyri at brúka nógvar skipanir í danmark og ríkisumboðið hevur undir nevndarviðgerðini víst á at hon dagliga fær fyrispurningar um avbjóðingar hjá fólki tí tað e ett krav at tit skulu møta upp persónliga á tí sum eitur borgerzwus tá søkt verður um nmmid sambært upplýsingum frá løgmanskrivstovuni undir nevndarviðgerðini so arbeiðir mann við eini loysn sum hevur við sær at ríkisumboðið eisini kann geva fólki við sokallaðum fyrisitingarligum cprnummari nmid hetta fer at gera tað lættari hjá fólki sum fara undir lestur ella flyta til danmarkar av øðrum orsøkum at søkja um bústað lestrarstuðul og barnagarðspláss í góðori tíð fyri sjúklingin sum hevur fingið viðgerð í danmark hevur veið skipanin við sær altso nmidaskipan við sær at sjúklingurin kann rita seg inn og lesa sína sjúkrasjornal árliga so verða áleið fimtan hundrað føroyingar sendir til viðgerðar í danmark saman við áleið tíggju túsund g ymiskum kanningum og stóra avbjóðingin hjá sjúkrahúsverkinum er at samanfinna heilsuupplýsingar um einstaka sjúklingin frá øllum vðgerðum viðgerðum og kanningum í dag so er tað neyðugt hjá uttanlandstænastuni á landssjúkrahúsinum at umbiðja sprnummarð tá sjúklingur verður sendur til danmarkar í viðgerð verður sjúklingurin sendur avstað í bráðskundi so fær sjúklingurin einans eitt sokallað erstætningsnummar um sjúklingur við ærstatningsnummarið skal í viðgerð fleiri ferðir og harafturat fær eitt sepernummar kann vandi verða fyri at viðkomandi verður skrásettir fleiri ferðir og ein slíkan hátt at heilsuupplýsingarnar ikki verða samanfinnaðar hetta kann hava ógvuliga álvarsligar fylgir við sær hóast tað er ein fyrimunur at møguleiki verður hjá teimum sum ynskja tað at fáacprnummar so kann hugsast at tað framvegis fara at standast trupulleikar av samanfinningini av sjúkraupplýsingunum millum londini og tí vilj a heita á landsstýrið um at skipa soleiðis fyri at sepernummarið hjá føroyingum verður tókt í skránni hjá landsfólkayvirlitinum sum regluliga sendir talgildu heilsuskipanini hjá sjúkrahúsverkinum grundleggjandi dátur um allar føroyingar tað krevsta ein samkoyring ímillum skipanirnar sum greiða skal fáast á skjótast gjørligt fyri at trygdin kann sigast at vera nøktandi fyri føroyskar sjúklingar sum verða sendir av landinum til kanningar ella til viðgerð takk fyri
ja takk so er taðhøgni hoydal s viðmerking ger so væl
ja harra formaður ingilin digien strøm er neyvan bilsin av at eg eri rættiliga ósamdur við henni og tað er e á nøkrum øðrum heilt prinsipiellum orsøkum hatta málið málið viðvíkjandi sjúklingum er loyst eftir mínum tykki langt síðani udir sigur stenberg men tað verður sagt her at jamen hetta er bara ein skipan har tað er sjálvboðið hjá fólki at nú at fáa sær eittdanskt sbernummar altso verða skrásett við teir donsku sentralu persónsskrásetingina men júst á sjúkrahúsinum økinum hvat hvat nøg vust vit hava hava dømi um persón sum velur ikki at fáa sær dans rpiernummar verður hann so verri stillaður í mun til tað sum ingilett strøm segði í sjúkrahúsverkinum vist hann ikki velur at fáa sær eftir sepiernummar verður hann rso verri fyri hvust hann skal hava uttanlandsviðgerðn hav hevur javnaflokkrn hugsað um tað
ja takk ger so væl ingilín didressusem
sum eg havi skilt tað so er tað soleiðis at skalt tú undir viðgerð í danska heilsuverkinum so skalt tú registrerast og tann registreringin hon er við einum scepernummari og mann kann tíverri ikki brúka tað føroyska ptalið til ta registreringina mann verða registreraður við einum cpcpernummari um tað ikki vil tað so rokni eg ikki so so kann mann ikki skráseta tað í heilsuverkinum hvat tað er sum manhvat fyri kanningar mann hevur verið ígjøgnum so eg veit ikki ordiliga hvat hendi við teimum fólkunum men eg vildi ímynda mær at tey allíkavæl fáa eitt ert atnings pernummar fyri at fáa viðgerð og so kunnu taka sínar tionalur við út á sjúkrahúsinum og taka tað við heim til føroyar og geva læknum her upplýsingarnar men tað vildi hildið ver ein rættiliga langur veðura at at ganga takk fyri
ja takg so liðaspæl lancorts fernviðmerking ger so væl
ja takk fyri tað formaður tað hevur verið víst nakrar ferðirnar á í dag at hetta er ikki eitt problem í sambandi við sjúklingar sum reisa aftur og fram og tað er gott at yngiliga í streymbunum vísir at hetta er eitt problem og hetta er ikki nakað sum er loyst mann hevur verið dokumentatión og prógv upp á at tá ið tá ið patientar flyta frá einum staði til eitt annað stað so hendan tað feilir uttan at tað sigur mann kannst støða millum tjúgu og tretivu prosent við hesari lógini er tað loyst og tað fyribils pc-palaðið cpr-nummari sum vit hava í dag loysir ikki hendan trupulleikan tað nyttarin hjá sigur steinburðurin vilja at pástenda eina lign tí tað passar ikki hetta her má til skal tey problemið loysast fyri tann nummar eitt fyri at borgararnir sum hevur brúk fyri hjálp á sjúkrahúsinum hann skal fáa hjálp og kunna síggja síttum egnarskjurnal sum má hetta til og nummar tvey skulu persónskjurnalir flytast ímillum so skal hetta til takk fyri
ja takk so tú ikki líkti so tú saman gjørt so væl ja altso
so soleiðis sum eg havi skilt tað so tað at tú fært hetta sepernummarið og tú kanst skráseta te fríviliga sepiernummalinum marinum so loysir tað faktiskt ikki ordiliga trupulleikan um at sampakka skipanirnar so at er faktiskt enn eitt problem og tað verður ikki loyst í hesari lógarbroytingini tað verður ikki loyst við hesum ríkislógartilmælinum tíverri harumframt so er eisini eftir hjá løgmansskrivstovuni um at fara undir at ati gera tað soleiðis at tú kanst fáa útvega hettar her hesar eru dáturnar automatiskt tá ið tú altso ímillum hesar her telduskipanirnar tað problemið er ikki loyst og tí er hendanlógin tað er sjálvandi eitt eitt fet rætta vegin men hetta er hetta ferð ikki at loysa tann trupulleikan vissi mann vil hava tað at øll informatión automatiskt skal flyta ímillum londini takk fyri harra formaður
ja takk so er ta sigurdetembur sum viðmerking ger so væl
takk fyri harra formaður hetta lógaruppskotið broytir ikki nakað upp á uttanlandsviðgerðina í sjúklingartrygdina í sambandi uttanlandsviðgerð hetta ger tað at tann skipan sum er sett í verk fyri sjúklingar sum fara á landinum at teir fáa eitt administrativt cbr-nummari tann skipan hevur verið víðkað til at øll kunna fáa tað og tað vísti eisini sjúknsverkið á í hoyringini at vist tað skal gerast nakað so skal tað gerast nógv meira enn hetta at hetta her er hetta her broytir einki upp á sjúklingartrygd og tí er tað nokk so undarligt at vera ákærdur fyri at lúgva av tingfólki og at tað ikki eingang verður átalað av formatskap takk fyri
ja takk ger so væl ingilín didressen strøm
ja takk fyri viðmerkingina so hes havi eg eisini skilt tað mann kann so ímynda sær at í og við at tú kanst fáa tær eitt cbr-nummar áðrenn tú verður sendur av landinum í heilsuviðgerð ella hvat mann skal kalla á sjúklingarviðgerð so kann tað vera tað lættur um tí man ikki tá skal fara at søkja frá uttanlandstænastuni men í so tað er ein fyrimunur men í sjálvum sær so opnar hetta upp fyri at øll nú kunnu umbiða sær í cbm meir tú skalt ikki hava nakrar ávísar grundir til tað men tað er eisini tí at eg havi brúkt partar av mínum áliti at vísa á at tað er ikki tað loysir ikki tað loysir ikki allan trupulleikan tíðverri takk fyri
ja takk so er næsti røðari siri stemberg ger so væl
okur hava eitt minnilutaálit eg sjálv og hvhervur postdóttur sum limur í trivnaðarnevndini og okur skilja ikki at málið skal hastast ígjøgnum fyrsta viðgerð var trettanda novembur og sostatt hevur málið ikki ein gang verið ein mánað í nevnd tí tað fleiri dagar síðan álitið fór inn og vanlig viðgerðartíð plagar at vera ein frá okum okra síðu í tjóðveldi so mangla okur eisini at fáa greiða nøkrum spurningum tí attað økið sum eitur landsfólkayvirlit er ella fólkayvirlit er eitt yvirtikið málsøki og og her verður tað lóggivið við einum ríkislógartilmæli og tað er tað sum okur hava verið eitt sindur óskiljandi yvir fyri vissi hetta fer ígjøgnum løgtingið so hava okur brotið við allar reglur og sett okum í eina óbótalaga støðu tá okur latið upp fyri at fólkatingið kann lóggeva á yvirtiknum økjum og tað kunnu okur sjálvandi ikki góðtaka tí tá lata okum lata okur vunnin rættindir og vald frá okum og okur skilja ikki at tað kann henda okur hava í hesi her koronatíðini havt fleiri stór og rúgvusmikil og prinsipiell mál til viðgerðar sum eisini eru skundaðar ígjøgnum tí at freistirnar á fólkatingi skulu haldast tað eigur ikki at henda og okur kunnu ikki góðtaka av løgtingi soleiðis skal verða trýst til at avgreiða málini tí at freistirnar í fólkatinginum faktisk verða avgerandi fyri hvussu okur skulu arbeiða í stuttum so snýr hetta ítøkiliga málið seg um at allir føroyingar frameftir kunna fáa sær eitt danskt sepiernummar og tað er adnestrativ sepiernummur mann tosar um ein skipan við at sjúklingar sum fóru uttanlands vig sjúkruviðgerð og ifingu tillutað sipiernummar bleiv sett í verk undir seinastu samgongu og hetta var fyri at bøta um sjúklingartrygdina tí tað vóru trupulleikar við at sjúklingar kundu koma í trupulleikar um teir til dønis vóru fleiri ferði niðri sum kundu teir uppdrakka í fleiri sjonalum og vistu vóru á fleiri sjúkrahúsum kundu eisini upptraðka við fleiri sjonalum og at tær talgildu skipanirnar kundu ikki samkoyra so tað var virkuliga ein trupulleiki og tí bleiv hetta málið sett á skrá og tað bleiv eisini útvega ella sett eitt arbeiði í verk sum skuldi útvega v læknin og lesið atgongd til tær donsku talgildu øsjonalurnar og eg haldi tað er týdningarmikið tí at hoyringarnar í nevndini vístu eisini á at tann støðan sum er í dag tá ið sjúklingar fara av landinum hon verður ikki broytt við hesum tí teir ynskja eina heilt aðra og víðkaða skipan verandi uppskot broyti tí einki fyri sjúklingar sum fara uttanlands og sjúkruørindum sjálvandi verur tað lættari fyri uttanlandstænastuna at hon ikki hvørja ferð skal setasg í sambandi við regiónirnar og fáa nummarið vissu fólk at árum tað kann tað so vera men tað bøtir ikki um sjúklingartrygdina men uppskotið leggur upp til at allir føroyingar nú kunna fáa sær eitt admenstrativt sipiernummarið áðrenn kkundi tú fáa tað tí tú hevði eina orsøk tí tað skuldi umkuviðgerð og tann orsøkin fellu sum burtur men orsøkirnar til hetta verða sagdar at tað er tørvur á lættum samskifti við danskar stovnar og teð verður víst á lesandi sum ætlað sær til danmarkar í lestrarørindum og fyri fólk sum starvast hjá ríkismyndugleikunum og fyri sjúkrahúsverki og fyri fólk sum ætla at flyta til danmarkar og somuleiðis er ta eisini víst á at fyri at kunna brúka aðrar skipanir so er neyðugt við nmid og at hetta ikki kann fáast uttan um mann hevur eitt sibiernummar so tað er líka nógv tað sum eisini hevur ligið sum grund at mann at mann kann ikki brúka nemmidegi vissi ikki mann hevur sibiernummar e okur í minnilutanum halda eisini at hetta pá ein máta eisini undirgrivur tær skipanirnar og ætlanirnar sum okur hava við tir føroyska talgilda samleikanum tí tað verður heldur einki linktað ímillum hesar skipaninar tay fara ikki at kunna tosa saman og ta hopa okur at mann kann rætta uppá undir nevndarviðgerðini er tað komið fram at tað sum sjúkrahúsverkið ynskir er at fáa eina nógv meira umfatandi skipan enn at útveða sjúklingum sepiernummar tey ynskja at samkoyring verður millum cepr og landsfólkayvirlitið og landstýrismaðurin í heilsumálum segði seg vilja tað sama og at tað arbeiðið varð sett í gongd o cbr hetta her fyrsta cprr varð at meta sum stig eitt og á stig tvy varð ein samkoyring við landsfólkayvirlitið og sostatt arbeiðir landsstýrið við at fara munandi víðari enn at útvega øføroyingum fyrisitingarlig sipernummur men at samkoyra og innskriva allar føroyingar við cipr í tað føroyska fólkayvirlitið og minnilutin mælir eisini løgmannir til at taka málið aftur so at okur ikki lata danskar lógin regulera eitt yvirtikið øki og harvið gera okum inn á okra egnu skipanir og okur taka sjálvandi ikki undir við uppskotinum og mæla til helst at tað varð tikið aftur og og sum nummar tvey at tað verður felt okur fingu eisini gjørt eitt upprit um hetta málið og tað hevur so ikki víst at tað er brot á nakrar skipanir okur eru kanska hat havt nokk so lítla tíð at viðgera tað men okur eru eit sindur í veit ikki eitt sindur ósamd á máli um nakað tí okur skilja ikki ordiliga tað at mann heldur at hetta ikki er eitt yvirtikið øki tí at fóvi er viyvirtikið men uppritið sigur at cebierrur ikki yvirtikið mann yvirtekur væl ikki eina persónskrá men eitt málsøki og tað er akkurtsum har sum kanska tvesturin er men líkamikið so halda okur ikki at tað er rætt at mann samtykkir hetta málið tí at okur meta tað sum eisini heitta yvirtikið øki og hvat hendir tann dag vissi mann letur danskar lógir fara og regulera øki sum eru yvirtikin visti tað nú hendi á vist tað var skifiskivinnu samráðingar ella skúlaøki ella okkurt heilt annað øki sum okur sjálvi hava ræði á familjurættin ella pensjónur ella hvat tað skal vera so haldi eg at so okur mist alt tað gálvið so tað má ikki henda og tí mæla okum frá takk fyri
ja takk so tað viðmerkjari tað er jaspur langard ger
ja takkfyri hara formaður eg eri samdur í at siri stenberg undir síðstu setu gjørdi nakar ábøtur sum gjørdu tað betri fyri sjúklingar sum far av landinum tit senda fleiri hundrað sjúklingar a landinum hvørt ár og koma a sikkrt gera tað nógv ár fram kann siristenberg vátta tað at trygdin er blivin betri men hon er ikki komin á mál og at tað kann gerast enn betri og at onkursvegna mugu vit fyrst taka heilsuna hjá fólki framum um tað at tey skulu hava eitt danskt cpiernummari ella ikgerð altso tað vil siga at er tað betri at tey fara av landinum meðan ásk føroyskum cepernummari men fáa eina verri viðgerð ella kanska fáa feil viðgerð enn at tey fáa eitt dansk pep erunummar og harafturat tosa vit eisini føroyingar vit hava eisini fleiri hundrað føroyingar sum fara av landinum at lesa hvørt ár at hetta eisini vil gera tað munandi munandi lættari at mann kann fáa st sbir merlsomen sonurin skal avstað nú í januarmánað hann man bíða við at fáa sebiernummari til hann kemur niður sær fyri han knn fara inn á e ein ríkisumboði her og fáa sibiernummar og som kunna ordiliga sleppa undan at brúka tíð upp á tað tá i hann kemur niðan takk fyri
ja takk ger sovæl siru stenberg
formaður takk til jaspur langaard ja táð blívu gjørdar ábødir fyri sjúklingar sum fóru á landinum og tað er tí at øll eru samd um at sjúklingartrygdin skal vera góð tað er eingin sum heldur at sjúklingartrygdin ikki skal vera í hásæti men hetta snýr seg um meira enn sjúklingar hetta snýr seg um allir føroyingar uttan orsøk kunna fáa admenstrativesipiernummur og okur vístu eisini á í álitinum at heilsuverkið ynskir eina víðkaða skipan heldur enn hetta altso hetta her er hetta sum mann samtykkir nú er at tað sum longu er gjørt á heilsuverkinum kann verða umfatandi fyri øll men heilsuverkið ynskir eina samkoyring millum landsfólkayvirlitið og aspr so tey ynskja nakað annað og tað va tey vísta á eisini í nevndini tá liggur eisini sum partur av teirra hoyring men men sjúklingartrygdina eru eru øll samd um og tí royndu okur í hvørfall at seta tað á skrá sum mann yvirhøvur kundi tá og tað er broytt og tað er broytt til tað betra men hesar talgildu skipanirnar broytast alla tíðina og tað er ein avbjóðing hvussu mann heldur hon í hanka við tí kann man siga og tað er eisini ein avbjóðing innanlands hjá okkum har kunnu skipanir heldr ikki tosa saman altso nógv starvsfólk í heilsuøkinum hava ikki innlit í allar sjúkrasjonalur yvirhøvur í føroyum so at tað problemið innan oyggja er er er ikki minni te kanska nógv størri enn enn av landinum takk fyri
ja takk so er tað ein viðmerki afturat ið er edva jacobsen ger so væl
takkfy formaður ja tað verður ein ein góð og praktiskt loysn hjá nógvum vit hava rættiliga stórt tinýti til danmark bæði um glesandi og og innan fyri tá ið sjúka rakar og visti man hevur verið partur av at vera nakað inni á sjúklingahotellinum so sær mann eisini tað at tað hevur onkuntíð verið avbjóðingar við hvussu systemini arbeiða saman og um mann kanska kemur niður og prøvar skulu verða komnir so er ta ikki komnir alíkavæl tað er rættiliga nógv av tí hvar skipan er ikki og tað kann bæði vera inn at landa her eisini millum lond men tað verðr eisini sagt í nøkrum hasum tilfarinumsum fylgir við at tað blívur meir meir avbjóðandi tí at tá danska sjúkhúsverkið kanska er meira knýtt talgilt at sip ernummaranum og tí blívur kanska mansigur truplari og hetta vilt so vera við til at mann som kann fara víðari og og tað er rætt sum sigur stembet sigur tað blívur ikki ikki ordiliga sama pakka fyri at mann fær fyrri mæn ferð longur inn í skipanina men tað tað haldi eg so mín persónur meinir hvat havi eg ongar trupulleikar við
ja takk ger so væl til steinberg
formaður ja øsjúklingartrygdina skulu okur ikki annað enn savnast um at fáa bútta og tí er er tað eisini kannmann siga sett í verk og tað er broytt til tað betra eg havi eisini prøvað verið sum avvarandi fyri nógvum árum síðan tað ikki riggaði og og aftur seinni har tað er blívi betri tí at nú fungera tað fyri tey sum fara avstað so tað er ikki nakað sum skal skilja okkum at tí tá tað kemur til ung lesandi so haldi eg ikki at tað altso tað at tú fer flytur og og skaffa tær títt sipiernummari tá ið tú fer tað er væl partur av tí at tú skalt standa egnum beinum tum ferð av landinum tú skalt útbúgva teg visti tað soeg ikki kan eg gera ta í føroyum altso eg veit ikki um nækran sum ikki kunnu fingju eina útbúgving tí tað egikki av klára at fingið sær sipiernummari tað havi eg ongantíð hoyrt um takk fyri
ja takk so verður næstur at røða høgni hoydal ger so væl
harra formaður og umframt tað sum siurstenberg og hervur polsdóttir hava viðmerkt í hesum málinum so fari eg at gera nakrar viðmerkingar afturat sum snúgva seg um tvey viðurskiftir annað er tað grundleggjandi tjóðskaparliga ella fólkaræðisliga viðvíkjandi lóggávuheimildina í hesum landinum og sum eg haldi kristan andriasen varð inniá so hava vit midn annað biðið um eitt upprit frá løgtingsskrivstovuni ið eg havi spurt løgmann um tað hvussu í tveimum umførum hhví at farið verður fram á henda hátt har tað í hesum førium verður lóggivið á einum málsøki sum føroyingar hava lóggivið á síðani og áðern tað verður so á sjálvt sambandsfólk hava verið samd um tað at tá ið tað snýr seg um lóggávuvald millum føroyskar danskar myndugleikar so er tað soleiðis at føroysk málsøki har tað løgtingið sum lóggevur meðan á donsku málsøkinu er tað danska fólkatingin lóggevur og sum minsta mark so verðurmann farið so fær mann um tað markið her øh og eg eri sjálvandi sera sera harmur um at okkara kan man iga okara fakligur myndugleikar ikki steðga tí tí tað er eingin ivir fyri mær um at her verðir lóggivið á einum yvirtiknum málsøki nevniliga á málsøkinum snýr seg um um fólkayvirlit um persónstal altso um at skráseta borgarar í einum sentralum dáturagistari so málið er efti mínum tykki átti at ii at hvussu nógva orku p á tað ttað er púra greitt her eg kann eina annað dømi um har ið undanfarni løgmenn hava verið púra greiðir í tí at sjálvt um teir tóku undirvið einum máli so framdu teir tað ikki tí teir mettu at tað var at fara yvir um tað mark har løgtingið við tógvi trý hevur vunnið sær lóggávuvald og tað var dømi um tað danska tað sumhann færi á donskum lvn rópar erkcportkreditt har vildu summi fólkatingsmenn royna at fáa lóggávu í gildi um at føroyingar stilu koma inn um ta donsku eksportkredittskipanina og teir fyrireikasta uppskot um at seta einaá danska lóggávu á gildi áhesum økinum men sjálvt løgmenn tað var milum anað jóans eisekuard segði ikki talingurum eg haldi egeg vil kundi væl hugsaðmær skipanin koma í gildi men eg fari ikkiat gera tað eg fari ikki at bróta markið millum lóggávvaldið hjá løgtinginum fólkatingin t hett varað yvirtikin í málsøki eingin ivast í tí um hann men tað eg má so komin har til í dag og tað undra meg og ikki tí hetta er kanska mest sambandska tíðin vit nakrantíð hava verið í yvirhøvur hvussu mínum livirtíð alt sum verður framt tekur í veruleikan eftir mínum tykki heimildir frá løgtinginum tað varða antið lagdar til nakar landsstýrismenn sum gera akkurát teir vilja uttan nakað eftirlit uttan nakrar nøkur lógarkrøv ella at tað verður lagt til danskar myndugleikar ella esmyndugleikar ella æaðrar og eg nn eg mærat ikki at nevna øll dømini vit hava havt rættagangslógina vit hava havt hesar her dátuverndarlógina á gdprlógina at ta sum faktis es reglur har alt bara fer á landinum og nú kemur hetta her so eisini øh og hetta er ein eitt mál sum kundi verið loyst so øgiliga einfalt nú havi egverið á fólkatingi til samanshaldið í tíggju ár øh har eg royndi at loysa tað øh vit høvdu tíverri ikki tá eina eina sjáttursinnaða samgongu í føroyum men eg fekk vátta frá fylgjandi forsóttaráðharranum at tað tað hetta málið við at føroyingar sum skuldu inni danska skipanir hava eina avbjóðin v tí tat kundi tað kundi vera loyst við einari reglu og tann reglan er at tað stóð í donsku sepierlóggávuni sum grein haldi g tað eru blivu grein grein sjeyoghálvfjerðs lor sovrit at danski myndugleikar góðtaka eitt føroyskt ptal í øllum lutum um at seta bara at null framman fyri framman fyri ta tað trý siðfraða talið sum føroyingar hava eit sínum ptal so er alt málið verðir loyst tað er tikið ein minutt at gjørt tað tað kundi fólkatingin gjørt tað hevð ikki gjørt hinar lóggával hjá løgtinginum tað hevði bara gjørt tað at føroyingar sum okkursvegna sulu inn í danska skipanin hava eina møguleika at gera tað men tað vilja danskir myndugleikar ikki og hvat ger mann so eg mán brúkar óendaliga orku og løgfrøðingar og eg veit ikki hvat fyri at seta danska lóggávu í gildi í føroyum á einum yvirtiknum málsøki fyri at loysa ein praktiskan trupulleika og nú fari eg t spyrja havi tú

eitt dømi ikki eitt einastíð er eisini útlendskr útlendngar sum lesa í føroyum sum skuldu hava lestrarstuðul við sær sum skuldu hava bústað fyri sovuðta hjá heilsubót ikki ein av teimum hevur nakrantíðat havt ein trupulleika við at koma inn í føroysku skipaninar hví tí at teir føroysku skipaninr siga jame vit brúka bara títt tal ella fært tú eitt beinanvegin eisini áðrenn tú kemur tað er eingin verðsins trupulleiki nóg prblemwvevur men allíkavæl fara vit tann util brátligu leiðina at nú skulu vit lóggeva tak allóggavæl frá løgtinginumvið at loysa ein praktiskan trupulleika sum kann loysast við einum pennastroki vissu bara viljin vær til staðar frá hinum partinum hin partin harra formaður skalspara líka a enda við tí tað er tað at vit eisini nú billa føroyingum inn at øll framtíði liggur tí at fáa itt danskt ptal so kunnu vit lesa so kunn vit fara út so kun vit gera tað hvat ger tað við okara samleika hetta er sera týdningarmikið mál fyri hvat álip vit hava okkum sjálvum og okara egnum samleik ágokar egnu skipana meðan vit nú billa føroyingum inn g ein sjúklingur í dag sum ikki fara sær danskt ti bernummar hvussu stendur hann so yvir fyri donsku skipanini í dag eri eg øll líka nú fert manst eik at siga taðn visti tú ikki ferur hert ríkisbundinar fyingi tær dansi bjernummar so kanst tú fáa verri heilsubót tað er ein tað er ein grovheit móti føroyskum borgarum at seta tær tæ støðuna og tí er tað lettiki so tískil harra formaður fari eg staðiliga at mæla til hetta atta málið verður antintikið aftur ella avkvøtt burtur tí hetta ger seg inn á lóggávuvál sum løgtingið hevur bart fyri í ættarlið at vinna sær og tað strík mann bara burtur við einam handavending bara orsakaðaveinumpraktiskum trupulleiki trupulleika sum danski myndugleikar kundu loyst um tað vildi brúkt ein minutt upp á tað men tað vilja ikki
ja takk so færi jaspur languard orðið ger so væl
ja takk fyri ha formaður eg haldi tað er stórur dagur og s nógv at fegnast um at vit r komin her til at hetta her er komið ígjøgnum hetta ger tað lættari hópin lættari hjá hundraðtalsa føroyingum sum hava trupulleikar av júst hesum samstundis eri eisini sera fegin um at tað sær út til at stórur partur av tinginum tekur undir við tí eg kann væl skilja at tjóðveldið ikki vil orsakað av tjóðskaparkenslu tað er so uppá teirra rokning men eg haldi hinvegin ar tað t fegnast um at vit allíkavæl kunnu vera eini hálvfjerðs fýrs prosent her í tinginum sum kunn taka undir við júst hesum uppskotinum hetta ger tað lættari hjá teimum lesandi hjá sjúklingum og eisini hjá øllum føroyingum og tjóðveldsfólki og øðrum sum velja til dømis at brúka eitt ræytt espass tað eru eisini fantastiskur møguleikar vit hava í ríkisfelagsskapinum eg haldi tað er tøl frammi sum siga tað at tað eru eini hálvfjerðs fýrs prosent av øllum føroyingum sum velja hava eitt ræyttpass tí tað er ein fyrimunur hatta er øl almenn tøl frammi sum mann kann finna finna framvan hevur hug til eg siti eisini í norðurlandaráðnum og í norðurlandaráðnum hevur mann eisini snakkað um at mann í norðurlondum ynskja vit at vera tann mest integreraði parturin í øllum heiminum tað skal vera lætt at kunna reisa ímillum vit skuldu kunna arbeiða vit skulu kunna lesa og vit skulu kunna sman er sjúkling ella hvat er mann skal kunna reisa í millum øgiliga lætt og eisini har hevur mann snakkað um at ein partur fyri ella ein møguleiki r en fortreyt tir at hetta skal kunna rigga so skulu vit eisini kunna kanska hava ptøl jú nókv ptøl sum mann kann brúka sínámillum so vit kunnu siga at vit heta e eitt sindur slóbródani og at vit kanska ganga eitt sindur undan í nonorðurlendska ski at ríkisfelagsskapurin er við til at opna nakrar dyr sum gera ttað møguligt at vit byrja her hjá okkum millum føroyar danmark grønland og so koma hini norðurlondini við sum ein partur tá ið tey eisini eru klár og tað haldi eg vit øll síggja sum nakrar møguleikar bæði tað viðsumann skal til svøríki sum mann skal hava upprættar sær ena bankontu ella vmavil til filnas at koyra bil ella hvat tað skal vera eg haldi at tað er gott og so haldi eg tað er øgiliga viktigt at vit undirstrika at at tað eru batar gjørdir tá ið tað er kemur til sjúkrahúsverkið men tað er enn langt á mál og eg veit væl hendan lógin í sær sjálvum loysir ikki trupulleikan við at mann skal koyra ella má sjúklingar sjornalur kunnu flyta ímillum men hetta letur møguleikar upp til at tað gr at tað vera eg eri eisini samdur við sirun stenberg at tað er eitt problem eisini í dag innan fyri eldraøkið til dømis at persónar sum fara í sjúkrahúsið inn á eldraøkið og aftur flyta aftur g fram at vit ikki hava einug somu skipan og har henda feilur men tað at henda feilur innanlands pjøðast ikki at siga tað men tað hendan feilir innanlands og tí pjeast sogt einki at gera tað sum tey fólk sum skulu av landinum vit mugu taka hond um bæði tað sum er í føroyum teir feilir sum henda í føroyum við at fólk skifta ímillum eininstans og ein annan men vit mugu eisini taka hond um teir trupulleikar við teimum fólkum ella teimum sjúklingum sum skula av landinum at vit syrgja fyri at tey fáa eina so góða og trygga viðgerð tá ið teir koma niður vit eiga sum samfelag ikki at kunna standa modell til at ein sjúklingur fyr g av landinum og fær eina feilviðgerð tí at viðkomandi ikki kann forbrúka eitt tepernummar sum ger tað lættari hjá viðkomandi at fara á landinum at fáa hata viðgerð sum han brúk fyri tað kann gott vera um vit nøkur ár hava loyst tað kemur so bara tíðina at vísa eg trúgvi at um tað kom har til at vit høvdu okkara egnu tjóð so høvdu vit statvegt enskt at havt eitt sypiernummar sum var møguligt at samkoyra við tað danska so leingi sum vit hava so tætt nildlíti til ríkissjúkrahúsið og teir imstansar sum vit hava brúk fyri niðri so er vísur í at hetta her er ikki tjóðskaparmál men hetta er nógv størri eitt trygdarmál g sum nakað eitt mál sum ger tað lættari hjá føroyingum at samstarva í ríkinum og innan fyri norðurlond sum vit eisini ynskja at samstarva við takk fyri hara formaður
ja tak serr a margdist rasmussinsum fer at viðmerking ger so væl
ja takk fyri harar formaður eg hugsi onkuntíð um hesi menniskjuni ella hesar typurnar sum sum síggja faktiskt vandar í øllum altso um tey munnu hava tað óalmindiliga strævið innan í sær sjálvum og tað fær meg at hugsa um tjóðveldið í dag altso nú hava tey gingið kroppav kroppi upp har og faktiskt ímóti øllum uppskotum og síggja so ótrúliga stórar vandar tað sær út sum alt loypur oman yvir okkum kundi jaspur langaardsagt sína meining um tað takk fyri
ja takk ger so væl jaspul langurd
ja takk fyri formaður ein tók nakað soleiðis at síggja trøll á aljósum degi og onkursvegna av føliki tað er nokk so nógv har vit eru tjóðveldis har bara forðingar tey síggja bara hvat hetta við hetta vil vera við til at vit innloyma okkum inn í tað danska ríkið og hetta tjóðskaparrørslan vil hava standa nógv verri aftaná at vit hava fingið eitt cbr-nummar at føroyingar eisini kundu fáa eitt dansktbr-nummari og sum høgdin heitals hevði so ræðuliga lætt men tað er bara um spurningar fara niður og so fær mann tær tann danska cbr-nummarið hetta skal bara gera tað lættari hjá teimum føroyingum sum hava brúk fyri at fáa eitt cbr-nummari vit kunnu fáa tað í føroyum heldur enn at móða reisa niður í kjøpum havn fyri at fáa tað føroyska cbr-nummarið tí sum vit sum føroyingar enn í dag kunnu gleðast um at vit ynskja vit at siga brummarið so fáa vit tað hetta vil bara gera tað einfaldari lættari nú kunnu vit gera tað áðrenn vit fara niður takk fyri tað formaður
ja takk so er tað ktionafáastorfol ímerking ger so væl
jaspur langaard brúkti stóran partr av røðuni hjá sær a vísa á at hetta skuldu gera tað so nógv lættari fyri føroyingar sum fóru til danmarkar á ríssjúkrahúsið men eg gangi út frá at jaspur langor ot eg snveit av at hetta málið er loyst júst tð tann parturin føroyingar fáa í dag admenestrativt nummar í so fall at teir skulu brúka tað í sambandi við at tirskul vera sjúkrahúsið so tá málið er loyst hetta máliðit nú skulu atkvøvða um hetta snýr seg um allir føroyingar uttanmun tilu tar hava brúk fyri teg ella ikki kunnu fáa danst sipernummar hvør er orsøkin tila hví skulu allir føroyingar so slet ki ha brúk fyri tí kunna fáa sær tað skulu vit hava tvey nummar og hin spurningur er hví eg verur hava eitt føroyskt ptal tá ið mann nú skal hava danst cbrnummar heldur sambandsflokkurin tað a føroyingarbarsku hava cbernummar burturav bara avtaka ptalið er tað tað mann ynskir við esin her

ja takkfyri hara formaður tað hevur fleiri ferðar verið ført fram í dag at hetta málið rundan um sjúklingar sum skulu av landinum er loyst lat okkum sláa tað fast við tíggju summaseymi hetta er ikki loyst jú tað er ávegis loyst eg haldi vit skulu eisini viðurkenna tað sum undanfarna landstýrið gjørdi varð ein ávegis loysn sum varð gjørdi tað betri at vera sjúklingur men vit veit enn at vit hava hundrað eg veit í ár er tað er tað ein sum eitir bjarna vela enna gera iki nevna han sum persón at hann hevur verið úti og hjálp hundraðtalsar persónum sum hava brúk fyri at síggja sjornalin tí tað enn í dag ikki kunnu finna út av tí tey ikki hava eitt føroyskt bjaði ella danskit bernummar sum tey kunnu brúka fyri at síggja sína egna olu ríkissjúkrahúsinum so tí haldi eg tað er viktigt hetta vil gera tað lættari tað er nøkur ting sum eru gjørd men hetta vil gera tað munandi betri og ikki minst at vit kunnu nú eisini um vit ynskja at fara inn og koyra samankoyra ta føroysku sjúkraskránnina við tí donsku vistmann ynskir tað takk fyri
ja takk so er tað sirur stember ger so væl fyra formaður
gur ja hetta uppskotið sigur tað at tann skipanin sum er sett í verk fyri sjúklingar nú kann víðkast til øll so fyrsovít broytir hon ikki í sær sjálvum nakað fyri sjúklingar tað haldi okur mugu vera samd um men at heilsuverkiðhevur víst á at eg ynskja at nakað annað og tá eg sigi tað ati tað eisini eru trupulleikar við samskiftiunum innanhýsis so betíðir tað ikki at a at bæði problemini ikki skulu blíva loyst man skal ikki seta tað uppímóti hvørjum øðrum tí sjálvandi mugu tey bæði problemini loysast og tey loysa okur ikki við at brúka alla talutíðina upp á at leggja eftr eftir einum flokki men tey loysta okur kanska við eat snakka eitt sindur saman o vera it sindur sakulig um hetta máliðja takk
ger so væli spurlanguard
ja takk fyri og eg eg skilji væl sigur stenberg vi hasum har eri so eisini samdur at tað eru nakrir møguleikar hetta letur upp fyri nøkrum møguleikum og eg trúgvi eisini at atøll tjóðelds í føroyum sum eina ferð en hava brúk fyri at fara á ríkishúsi fyri at fáa eina behandling ynskji eina so trygga behandling frá tí at mann fær ferð frá ríkishúnum til mann kemur niður allan vegin og eg trúgvi tað at kann hetta eisini vera við til at at hjálpa tí so trúgvi at eisini øll tjóðveldsfólk vilja taka so hjartaliga undir við at hetta er eitt gott framskrift á lógarmessjani at hetta gevur nakran møguleikar eg veit hetta er ikki komið á mál men eg veit eisini at hetta opnar upp ír nøkrum møguleikum soleiðis at vit minka um imøguleikar ella feilir sum í dag henda og at trygdin og á borgararnir harvið kunnu fáa konsentreraðu seg um viðgerðina a fáa so góða viðgerð heldur um at brúka tíð upp á teknikk og annað takk fyri
ja takk so er tað høgni hoydal sum fer orðið aftur ger so væl
ja harra formaður øhhetta tað er sjávanisum roknar við eitt sovorðt eitt sovrat mál sum eisini verður brúkt til sambandsprobaganda í føroyum og tað harmar okkum sjálvandi atvit vilja vitaat koma tapa upp á hetta her tí at nú varð knýtta at knýtta at til at nú skal eitt dansce prn umat vera avgerandi fyri um føroyingar fáa heilsubót og tað prógvar fyri mær eitt hvussu álvarsligt málið er altso at vit billa føroyingum inn at treytin fyri at vit kunnu fáa bestu heilsubót bestu besta heilsuverk og eisini viðgerðir uttanlands er at vit hava eitt danskt psipiernummar og jaspur langur var inni á tað við norðurlenskum samstarvi eg eg havi ú arbitt leigi norðrlndsk samsarat man burdi havt eitt felags norðurlendskt ptali tað vil siga har norðurlond sum siga seg vilja samstarva kunnu brúka somu skráset tá teir fara runt millum lond tí vit hava eisini heilsubót í øðrum londum htíbetr hava eisini nógrir føroigar fingið heilsupót í íslandi til ávísar viðgerðir seinastu árini h mann roynir at útbyggja eisini til til svøríkis kanska til skotlands við merkir tað so at so skuldu allir føroyingar skulu vit innføra eina skotska lóggáva í føroyum fyri at føroingar sulatfa heilsubót í skotlandi so mugu teir hava eitt skokskt persónummar ella eitt svenskt ella íslendskt et tað er jú ein púra púra burturvið støða tí sum er sagt danskir myndugleikar eru trupulleiki í hesum málinum her teir kunnu loysa tað bara við at samtykkja at eitt føroyskt ptal verður altíð góðtikin til skráseting í donskum skipanum bara við at koyra eitt null frammanfyri tað ættaratalið so skjót kann málið loysast men nei tað verð ikki brúkt til hetta hetta verður brúkt til í veruleikanum at haldi eg at gera álitið á okkara egnu førleikar og okkara egnu møguleikar fyrá samstarvi heimininum minni og siga við føroyingar og við okkara ungfólk nú serliga við tey fók sum hava sum hava sum hava tørv á heilsubót jamen visu tit ikki fáa tínja persónsnummar so verður tykkara støða verri tað er ótrúliga óheppi tað er eisini óhept vyri valmøguleikanum hjá okkara uppvaksandi ættarliðum og hjá teimum sum sum nú liva at nú verurtað ikki lættin nú r nú ertð iki líka lætt til dømis at fara til itt annan landafasta heilsubót ella lesa tí at nú sigur manntð e ógv aftarsumnn hevur dansk persónnummar men eg havi bara ikki møtt nøkrum sum havtan trupulleikan í norra heldr ikki í skotlandi heldur ikki í íslandi har eru myndugleikarnur nevniliga ikki so tvørur at teir góðtaka beinanvegin ta føroysku skrásetingina ekrisi andreasen kan kanna tað bæði vist tú fært til sjúkraviðgerð vilst tú søkja kolegium vist tú søkir tær møguleikar sum eru í øðrum londum hví ertað sórar trupulleiki her ja bara tí at danskir myndugleikar ikki vilja viðurkenna tað føroyska petalið og aftur har danir skulu til føroyar skulu vit nú eisini fáa danir at samtykkja eina lóggávu um tað føroyska ptalu fyri tær kunu flyta til føroyar og fáa og søkja um bústaðir eg haldi eg havi ilt við at skilja at føroya løgting veruliga kann hugsa at mann er komin so langt út umant hugsar upá hendan mátan at mnn hugsar pá hendan mátan at loysa praktiskar trupulleikar hjá tí føroyska fólkinum við í veruleikanum at taka lóggávu valdið frá løgtinginum gjøgnumførir eina danska lóggáva í føroyum sum ger tað at skal eg fáa heilsubót sum er faktist settik r neyðugt so noyðist eg at fara niðan ríisumboðið og fáa mær eitt danskt persónnummar og fáa mær eitt danskt nemmig í deg og eg skal ikki gera meira burturúr tí sambandsflokkin veit mær hvat mann hevur men men magnsmagnus rasmus segði tað at tjóðveldi var ímóti nei tjóðveldi er sjálvandi ímóti øllum sum tekur vald frá føroyum men at hoyra hann sambandsfólk siga tað ambandsfólk hava verið ímóti øllum framstigunm sum henda í føroyum og stódu sambandsflokkini so høvdu vit st kki nakar sjúkrahúsverki í føroyum yvirhøvur so høvdu vt ikki læknar so so høvdu allir føroyingar sum høvdu brúk fyri lækna ella tannlækna mugu fara til danmarkar høvda sjálvandi havt stóran tørv á einum donskum cepernummari yvist ikki í so hatta er í veruleikanum føroyska menning vit mennast bara tá ið vit sjálvur taka ábyrgdina tá vit sjálvur gera skipanir og tað kunnu vit so einfalt gera her men eg sigi bara til lukku til fólkaflokkin sum fyri fáum árum síðani mótmælti at mann hevði føroyskt ptal tí tað var at gera seg ina persónligu trygdina men nú glabbeint akfvøður fyri at hvør føroyingur skal síggja sína framtíð tengda at um tú hevu eitt danskt sipiernummar og eitt danskt nmyd hvussu lætt veður tað tá at skapa sjálvstøðuga tjóð tá ið tú sigur at tað er avgerandi fyri hvussu tú livir í tí nútímasamfelagnum tað má eg sia ti lukku við fólkaflokkin við taðtað
veruliga at veruliga eitt stórt tjóðskaparlið stig teir hava tikið nú ja takk so er tað viðmerkingar keðir hvussu hann ræðast at gera so væl
formaður skal mann kunna gera nakar við sínar støðu her í lívinum sum mann fyrst viðurkena tann veruleikan mann livir í vist han noktar tann veruleikan mann livir í so kemur ta ikki víðari høgni hoydal hetta uppskotið gongur ikki út uppá at taka vald frá føroyum og høgni hoydal harra formaður hevur vent sær til løgtingsins umsiting við nøkrum løgfrøisins spurningumum upskoti og hevur fingið ógvuliga klárt svar upp á sínar spurningar hvar íð svari er at hetta uppskotið ger seg ikki eina føroyska lóggávu yvirhøvur hetta er ikki at lóggeva yvirtiknum umráði so er tað bara tað at í dani er fanin ella er tað er tað uppskotið er tað er tað løgfrøðing sum sum ger seg galdandi ella hvat er tað injani høgni hoydal sum ger seg galdandi her at høgni hoydal hsu so nógva ímóti uppskotinum eg skilji tað snøkksær yvirhøvur ikki
gjørt so væl í grønum
ella krista andrease kunnu spurt seg hví er ta undanfarni formanni í fólkaflokkinum ikki langt saman viðgjøgnumførasa skipanir her hetta hevr verið hetta hevu verið eitt mál sum hevu verið galdandi í í fjøruti g hálvtrýss trýss oghálvfjerðs ár hví hava sært hann petersen afin kalsberg jógvan sunsteinteir ikki gjørt hetta her tí teir óasta hvussu óstað man kundi vera um teir av øðrum hugsjóðnum vóru samdir í tí at løgtingið hevur lóggávuvald í føroyum at teir skipanir vit gera í føroyum tar gera vit á føroyskum kjøli kunnu samskifta við onnur lond vit hava eitt føroyskt ptal ikki eitt danskt ptal tað er tí men løgfrøðisliga so eri eg sletki samdur við niðurstøðuni hjá løgtingsstovuni tí at eg meini so avgjørt hetta gera seg inn á eitt á eitt eitt yvirtikið málsøki og et vuga slpk at síggja hvusu mann kan koma til aðra niðurstøðu t tað tað verður eisini svarað málskið ókerlit er yvirtikið málsøki viðvíkjandi persónstali er yvirtikið men her sigur mann at hetta er bara ein donsk lóggáva sum partvíst er í gildi í føroyum men vit hava fingið at vita at um føroyingar skulu hva heilsupóll frameftir so er næstan eitt krav at mann skal hava dansiperunummar og danska myd tað er ikki annað enn at prógva um at tá hevur mann lóggávu sett í gildi í føroyum danska lóggávu sum ger seg inn á føroyska lóggávu tað er so hundrað prosent vist og tað erikki nakað við at danin er fanin hetta e bar ein spurningum
ufer at berja berja við sín rætt tí tað einso hevur høní hoydal fingið ríggji llatíð so er tað næstu viðmerki tað er hennikald ger so væl
ja takk harra formaður tað sigur einki út í loysingin tað má mann siga so tað hetta ver alt tað tað skeiva borðið so at okur sum hava líkasum ja to tvar sova kanska eitt sindur róðligari nú ter næstu tíðina men eg havi hoyrt fólk sum hava verið í búð í danmark og norra og føroyum allastna sum hava ikki trý eg haldi isin trý av hesu her persónstøvunim tey siga hetta fungerað fínt eg havi sjálvur verið til eina stóra klassing einaferð niður eg hevði einki nummar av nøkrum slagi við so og tað ganga eisini fínt soleiðis kann tað nú eina ferð vera men eg hettaer ta men cresistartaskt menniskuni ganga o renna runt við hesum grøna passinum við einari eyka síðu í tað skal vera líkasum tað sælið er gevandi tú fært frið við teg sjálvan við einum grønum passi so eg havi hugt eftir mununum á teimum tað er bara at danskar passið úr tvær síður og tað føroyska var eina síðu eyka og tað stóð akkurát tað sama á tveimum av teimum síðuni so at tað er eitt sindur spesielt hvussu mann hevur tað við hesum her loysingar
so er alla viðmerkingini farin ger so vælhegna hoydal
j harra formaður tað sig seg sjálvt hvussu tíðligamisi málið er tá ið tá hennikold sigur tað at at loysingini langt burtur lenda til fólkatilsmenninir her á fremstu røð tað tað sigur tað sigur ú tí hvussu langt vit eru komun í føroyskum politikki nei hetta málið snýr seg sjálvandi vil eg vit loysa eina praktiska trupulleikar tað veit hennikold eisini væl av men hetta er bara enn at dømi um ann lóggevur inni á føroyskum yvirtøkummálsøkjum hvat ætlar hennir henni old at siga t tað við danska fólkatingið aflar t seta gildu í lóggávu á fiskivinnuøkinum sum er yvirtikið ella á skattaøkinum tað er tað sum hendir tá ið tú velur hesar her loysnirnar og hennika old segði tað sjálvur tað er eingin annars um er rulleiki og trupulleika hisn her uttan tí danski myndugleikar gera tað tan trupulleikan eg veit ongan dana sum hevur fluttis til føroya sum er havt trupulleikar við at skráseta seg í føroyum ongan ongan ongan danella útlending sum hevur fingið føroysk heilsubót í okkara ófør heilsuverki í føroyum sum er havt nakran trupulleika yvirhøvur ikki men her setir mann sum krav fyri at kunna brúka eina ganska vanliga tænastu at vit skulu í føroyum lóggeva eitt dansk
persónnummar er á føroyska lóggávu har vit hava føroyskt petar frammanundan tað er brot við allar ger suvæl
ja takk fyri harra formaður eg fari fyrsta at ynska høgna hoydal og tjóðveldi til lukku við at tað eru bara teir sum hava bygt land uttan teir var einki land tá ið tað su er sagt so er tað viktigt at vit undirstrika at hetta skal síggjast sum eitt alternativ sum eitt møguleiki hetta er ikki nakað krav het ta e ikieimá krav at allir føroyingar nú skulu hava bjernummari nei p á ongan máta hetta ger tað lættari hjá teimum føroyingum sum her eftir fari at siga men eg havi brúk fyri einum einum donskum sepiernummari og eg fái gjørt tað her áðrenn eg komi niður ter atað e tað tað snýr seg um høgni hoydal og tað er bara tað hetta skal gera tað lættari hjá okkum sum annars ileinoghvørja tíð kunnu fara av landinum at fáa og so allaði at pyrja um høgni hoydal kann upplýsa sítt egna danska sebernummar takk fyri
ja takk ger so væl havur tað
eg brúki bara føroyst føroyskt persónnummar og tað føroyska persónsnummarið havi eg brúkt í øllum samskifti eg hava havt við útlendskar myndugleikar eisini við danska skattamyndugleikar og annað tá ið eg var fólkatingi og tað ber útmerka væl til at gera og tað er tað sum sigur mann mann roynir at loysa ein praktiskan trupulleika við at gera seg inn á tað lóggávuvaldið sum ikki tjóðveldi hevur skapt sum ættarligu undan okkum hava bart fyri at fingið í hesum landi at tað føroya løgting sum lóggevur at vit við einum føroyskum ptali eins væl og eitt danskt ptal ella svenskt ella norskt hava somu rættindi sum onnur fólk jaspur langaard nevndi at mann skal í norðurlondum roynir mann at fáa eina samansjóðing el i fórat lætt at flyta heldur tú heldur at jaspur langaad at norðmen høvdu sagt at fyri tað at vit skulu v nógv norðmenn lesa í danmark fyri at vit skulu gera tað so fara vit at seta danska lóggáu í gildi í norra sum sigur tað at vit skulu fáa eitt danskt persónnummar inn í norra heldur esvíðari høvdu gjørt tað urdur íslendingar høvdu gjørt tað heldur danir at sendnara týska lóggávu gildi í danmark fyri at takomd lita til týsklands tað er tann støðan vetur í og tað er tað sum ikki skal apa framburð tað ger bara okkara førleikar minni og vit venja okkum við at halda tað at okkara framtíði liggur ikki ííum
vit kunnu skapa her ja takmen tí sum okkur annar skal geva okkum ja takk so er tað magnus rassens sum fære ein viðmerking ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú hevði eina viðmerking í áðni um hetta her við altso hvussu ræðuligt alt er hjá tjóðveldinum at tey síggja vandar í altso hvørjari vælferð og nú er formaðurin verið har uppi eg hugsi altso vissi mann sær so svart up alt altso eg hugsi verður mann ikki etin upp innanífráaltso alt tað sá út sum alt raplar niður yvir okkum og eg eg hugsi næstan við mær sjálvum sum í bókini einari bók hjá jespala heinesen har var vismæssamamatias altso hann hann bleiv so rørdur at hann mátti siga við seg sjálvan ver róligur og og tað e tað sum eg hugsi við tjóðveldið varsignan vera ett lítsindur róligari takk fyri

eg vendi upp hah tað er tað sum e hent í føroyum sambandsfokkur sum er ímóti øllum framstígunm í føroyum altso haltso løgmaður nevndit í áðni at byggja vegir vel ger tað ætlansflova í dag ímóti flogferslu og su víðari sum altíðvr sæð svartuppá alt nú nú sigur magnus rasmussen at at tjóðveldi sær svart upp á nakað nei vit síggja allan møguleikar í landinum tað einasta vit mótmæla ímóti tað er tá im mann tekur lóggávuvald og heimildir frá tí føroyska fólkinum og gevur tað til ein útlendska myndugleikasjálvandi mótmælar íavtí tað er iki a k gera svartpá nakað taðmagnis rasmussig áh tað er so trupultat eg fái ikki lisið vist kú ikki fáa eitt dansktr biernummar tað er tann svartskygta hugsanin tað er tað sum myndir afta samgonguna tað er taðatman ikki trývr upp á at nakað sumvit sjálvur kunnu gera í føroyum men bara heldur at nókv annar skat gera tað fyri okkum tað er svartskygni so tað baskar

formaður eg má siga tað at tey sum kanska ikki hava verið so leingi í politikki tey kunnu kanska av góðum grundum ikki vita at at tað medisinu sum høgni hoydal hevur brúkt her í dag tað er tað sum hann er liðuga av øll árini og eg má siga akkurát mær at høgni hoydal og tjóðveldsflokkurin í hansara tíð hava havt óalmindiliga trupult við at at seta seg í tann veruleikan sum tan livur í og tey hava altíð flogið langt oman fyri øll onnur og hava neyvan skilt seg sjálvan heldur altso her stríðist høgni hoydal ímóti at vissu ein føroyingur fer niður til danmarkar í sjúkraørindum og kann fáa avgreitt síni viðurskifti skjótt og effektivt uttan drál og sovíðari kann biðja um at fáa eitt danskt sibiernummar tað er ikki nakað krav tað er ikki nakar sum verður tvungin til at gera tað at hann skal hava sepiernummar tú kanst gott fara í sjúkraorindini u tir danmarkar og ikki biðja um eitt danskt sibiernummar tað er fullkomiliga frítt hjá einum hvøri men so vitt eg veit harra formaður so hevur siristenberg eitt danskt cepiernummar høgni hoydal hevur eitt danskt cepernummar bjørt samuelsen hevur eitt danskt ceprnummar kristina hafoss hevur eit danskt cebiernummar og beint á lovið eisini tað einasta sum ikki hevur eitt danskt persónsnummarið hjá tjóðveldi tað er tann yngsti tinglimurin so seti er spurningin tá ið øll hesi tjóðveldsfólkini hava havt eitt danskt sepiernummarin í nógv harrans ár altso hví stríðast seyði so øgiliga nógv ímóti at vissu onkur annar føroyingur kundi hugsað sær av praktiskum grundum og kanska meira enn tað at søkja um at fáa eitt danskt sivernummar eg má siga at mann skjýtir fullkomiliga við síðunum á málinum men tá ið eg hugsi um hendan orðagangin og hendan innsatsin og tíðarfarbrúkin sum tjóðveldið brúkti hesum málinum so stendur tað í sterkan kontrast til tað sum sami flokkur fær burturúr tá i hann siutur við valdi hvussu nógv fekk tjóðveldið gjørt við hesi viðurskiftini sum kundi kanska havt týdning til dømis at lækka blokkin fýra ár sat tjóðveldið við valdu ikki eitt orð um at minka um pengasemið úr danmark til føroyar eg má siga akkurát sum hær at tað hangur heilt óalmindiliga illa saman tá ið ið mann kemur áaftasabonk í løgtinginum í andstøðu at tá runga rópini um at nú skulu vit gera nakað við tann tjóðskaparigaspurningin ístaðin fyri at gera nakað við tað tá ið mann situr við valdu so vit kunnu slett ikki og tað kann eingin eingin kann taka tjóðelidið fyri fult tí tað siga eitt í andstøðu tey meina eitt í andstøðu tey meina nakað heilt annað og siga nakað annað ta eru í samgongu tað er hvussur ein stórur munur á fólkaflokkinum og á tjóðaldsflokkinum vit skifta ikki meining frá tí vit sita í valdi og inntil vit sita í andstøða men vit eru so mikið realistisk at tá ið vit gera eitt politiskt samstarv í einari samgongu so er tað viðurskifti sum vit bara akseptera at vit fáa ikki alt tað ígjøgnum sumikundu hugsa okkum tí tað er ein samráðing og tað mugu vit liva við í politikki visti tú vilt hava alt so fært tú einki takk fyrihara formaður jatakk
tak so viðmerking frá herver polstøttir ger so væl
fyri harrar formaður tað er altso deiliga hugnaligt at hoyra jakod mikkelsen á tingsrøðarpalli hann brúkari næstan alla sína talutíð hvørja ferð upp á tjóðveldið aa tað er deiligt takk fyri ø eg haldi t tað e eitt sindur stuttligt at hoyra røðaran snakkað um at tjóðveldið gera einki tat við sita í samgongu vit fingu fryst blokkin aftaná at tá jakom mikkelsen sjálvur sat samgongu árenni ætlaði at fara á fólkatingi ela fórð a fólkatingið bað um eina tvey hundrað milliónirnar hækka av blokstulunum eg veit ikki hvussu tað er loysingarpolitikkur viðframti yvirtøkuna av familjfamiljurættinum eit stórt øki sum hann fekk yvirtikið meðan fólkaflokurin aftur nú situr samgongu og ger einki nakað loysingarpolitikk yvirhøvur so eg haldi tað er eitt sindur at snakka ut hava mjøl munninum tá ið tá ið røðarmaðurin kemur sovoðinum tápligum ákæringum sum um at fólkaflokkurin ger nakað nú tá teir sita við valdið og tá teir vanliga sita við valdi takk fyri
ja takk ert svæ jarhun mikkelsen
harra formaður øll vita tað at tær er yvirtøkur sum eru framdar í føroyskum politikki tað hevur fólkalukkurin vurvitl a gjørt men eg veit ikki um aldurin er orsøkin til atundanfarni viðmerkjari ikki minnist til tá ið tjóðveldi onkur sat á vesinum onkur sat úti át onkur var farin av hetta børnini tá ið tað skuldi atkvøðast um ein yvirtøk hvar var tjóðsloksta hann krógvar seg út í býnum í síðstu samgongi løgdu vit eitt uppskot um at yvirtaka eitt mál trý ár á rað og tjóðveldið stemma ímóti hvørja ferð pundir pundir í valgi tá bleiv tað tí betur yvirtikið og undanfarna samgong opetaltikki ein krónur fyri yvirtøkuna rokningin kom út úr skápinum til okkum sum nú sita
ja takk so er tað bjarni kárasum petersen ger so væl
h varta formaður eg haldi eg gangitil at tað er øgiliga giliga fjákult at mann stendur og remsar upphvør hevur sebiernummar og hvør ikki hevur seg biernummar og at tað onkursvegna er úttrúgv fyri um mann er ávika víst fullveldis ella ríkisfelagsskapfólk ella hvannmann kann kalla tað tað er eitt sindur sum eindan gamla svátan um at tú er meira loysingarsínar vistú grønt past so tú minni loysingar sínar vilstú reyttpall tað passaðjú ikki tað er ræðuliga barnisligt at tosa uppá henn tann er mátan eg síggi væl virði í at føroyingar kunnu áðrenn teir fara niður fáa sær sebi ernummar eg havi sjálvur ernummarið tá eg fór niður at lesa í eitt tíðarskeið tað ger meg ikki til minni fullveldsmann ella størri sambandsmann hvørki hendan vinnum ella handan vign at vit mugu lifta støðið eitt sindur hægri enn hettar annars so haldi eg eisini at nú tá jakur mikelsen tosar um at mann mann má hava semjur og so framvegis vissu tað er hansarationalur sum má hann steðga við at siga hví gjørdu tit einki tá tit vóru tá ið tit vóru samgongu tí tá snú tað seg eisini um semja takk fyri formaður
ja takk ger so væl jørgun mikkelsen
harra formaður eg eg má siga attað er við eini undran og virðing at eg hoyri framsóknarmannin reisar seg upp og taka tjóðveldið og forsvar tað hava tey brúk fyri men eg haldi ikki at tú hevur at tú hevur gingið for langt tá ið tú setir tjóðveldin ei spurning tá ið tey hava brúkt so nógva tíð og orku uppá at mæla fólki til at ikki at atkvøða fyri hesum uppskotinum tí at føroyingar mugu ikki fáa eitt danskt sebiernummar hóast tað er frívilligt tá ið tey sjálvi sita á ftasa bonki øll uttan ein og hava eitt skt tað er eitt sindur undarligt tað má eg siga men eg kann gott geva bjarna kárasom petersen rætt í at hetta er einki við tað at at gera at um mann er tjóðveldssinnaður fullvelsinnaður ella sambandssinnaður ella okkurt annað tað er púra rætt
ja takk skal eg siga streymbergsføra viðmerking ger so væl
takk fyri hara formaður nei ta er kanska einki við tað at gera men tað hevur alt við niðurgering og happing at gera eg føli tað heilt ótrúliga óbehagiligt at sita her og verða álopin allir okra flokkur av jakum mikkelsen sum tekur orðið og hann tekur ongantíð málið á skrá hann snakkar ongantíð um málið hann hevur onga meining um málið men hann hevur eina meining um tjóðveldið tá má gjarna hava hann pjóðist ikki at deila hanna úti út av røðarpallinum eg kann eisini fara upp har og beginna at lamentera um tað tá ið fólkaflokkurin útvæntraði tí hann ikki vildi taka undir við familjurættinum g leiv yvirtikin og túsund onnur mál men tað loysir einki tað loysir einki sum helst og tað loysir einki sum helst at standa har líka við ateg veitskum at loyva at siga óforskammaður
ja takk gjørt so væl jarður mikkelsen
eg skilji øgiliga væl hasa viðmerkingina tí at tað er ikki ókent at tey sum liggja úti av vinstraveingjunum í politikki at tey hava definitiónsrættin upp á hvat er í ordan og hvat ikki í ordan so tað erhatta kemur ikki sum nakað ivakis at eg skal hava traðka tjóðveldsfólkini yvir tærrnar tá ð eg barða spyrja tey ein spurning tað má eg siga at so er mann øgiliga tykkin og tað muguv kanska sum tingfólktaka til eftirtektar lat vera við at seta tjóðveldsflokkinum nakrar spurning tí tað dámar teimum ikkitakk fyrijatakk

takk fyri hara formaður eg skal gera tað nokk so stutt av eg haldi at fyri at líkasum tríva í tráðin aftur aftaná bjarna kárason so haldi at mann skal líka lyfta støðið fyri akkurát hetta her kjakið eitt lítið sindur upp um gáttina at fara og gera hetta málið um at mann hevur ein møguleika til at kunna fáa eitt danskt cpernummar til at blíva eitt djúp tøkið tjóðskaparmál hvar mann roynir at niðurgera øll onnur tað haldi eg altso er at traðka heta her málið niður óneyðugt hetta her málið er so einkult tað snýr seg úti lukkandi um at geva fólki ein møguleika at um tey vilja hava eitt nummar so hava tey møguleika fyri at fáa tað nemliga tað er kanska í so nógv fyri tjóðveldiokur eru fleiri inni her sum havast við bernumbur og eg veit ikki um tað fer nakað sum helst burturav nøkrum uttan kanska av høgni hoydal eg havi havtnógv brúk fyri ptalinum serliga tá eg havi ver niðri í sjúkrahørindum saman við børnunum tað hevur altíð verið ein stórur trupulleiki tá ið mann fór í millum avtalingar og eg visti mann ikki hevði sjonaluna við so var tað ein stórur trupulleiki at tú ikki hevði etta ptal so var tað altíð so kundi tú sita og bíða upp í ein hálvan tíma til at so skuldi tað líka finna finna fram í interntu skipaninum og finna hvussu var tað skrásett hetta fer í hvussusover at gera alt tað nógv nógv laðarligari og nemmari og sum sagt hvat við tí persónliga frælsinum sum sum summi rópa seg uppá her eta ikki ein partur av tí persónliga frælsinum at tú kansn velja um tú vilt hava eitt danskt petal ella ikki behøvust hetta her at blíva til meira enn taðeg haldi tað e eitt sindur skelkandi at hoyra fólk sumí sambandi við at eina viðgerð um eitt danskt ptal hvar ið serliga sambandsflokkurin verður rakkaður niður ja altso tað var ikki tað ting o abandskr sambandsflokkurin og sambandsfólk ikki kd skuldu taka á sínar herar stóð tað til sambandsflokkin so búðu okur statið vekk í holum eg haldi at tað er heilt óalmindiliga syrgiligt at hoyra retorikkin av hesum her talarustólinum og tað er milt sagt forkastligt so eg vil vóna tað ati okur kunna lyfta okkum upp um gáttina og bara at fáa málið á skrá aftur tí hetta her kemur altso einki at gera ímóti føroyum og føroyingum hetta verður ei eein ein fyrimunur fyri tey sum hava brúk fyri tey og einki annað málið snýr seg ikki um nakað annað hetta er ikki eitt mál um um um umfullveldi og tjóðskap ella samband ella hvat ið tað nú verður gjørt til fyri regulert at grugga hetta upp í ein ellubita og einki annað so eg vil heita á serliga tjóðveldið í hesum her førinum fór gudlskyld hevur tykum upp um gáttina fyri hvussu mann viðger eitt mál sum ikki er meira grundleggjandi enn hetta her er takk fyri harra formaður
ja takk so er tað høgni hoydal sum fær orðið ger so vælverður til staðar
undir orðaskiftunum thvussu annað heldur at tjóðveldi hevur niðurgjørt nakað mál vit hava bara sagt attað málið snýr seg um at vit viðgera et danskt lógaruppskot altso einu danska lóggáva sett gildi í føroyum soleiðis at danska cprlóggávan í føroyum verður danska seperlóggávan verður set í gildi í føroyum tað er at gera seg inn á lóggáva løgtingsins í øðrum lagi hava hegsum viðgjørthvørjar avleiðingarnir eru viðsvit mann hugsar upp á hendan mátan um at loysa trupulleikar fyri føroyingar um málið snýr seg bara um vilja vit hava føroyskar loysnir sum geva okkara fólki rættindi ella siga vit at vit klu hava danska loysnir við føroyska føroyingarslaparættindi tað er bara tað málið snýr seg um og sjálvandi heldur tjóðveldið at viskulu hava føroyskar loysnir tað trúðu vit eisini ein stórur part av løgtinginum annars helt til dømis fólkaflokkurin men tað ger hant so ikki og eg tímist ikki at hugleiga um hvat hevði hent um til dømis teertan petersen var formaður í fólkaflokkinum í dag og at mann gjørdist slíkt sum hetta her tí at hetta málið kann loysa so ógvuliga einfalt visma virðisítt egna og sigu tað at okkara ptal skal kunna nýtast eins væl og eitt danskt ptal í samskifti við aðrar myndugleika vit fara ikki at siga tað at fyri at kunna koyra bil í danmark skulu vit fáa umskal seta okkara bilar til danskarnummarplátur ella skuldu skala føroysk skip sigla í donskum sjógvi so skal tað registerast inn um undi danska donskum skipanina sjálvandi bertað til at samstarva tá i tú táð teðu trýrt upp á tít egna og tað er tað við viðgerð her í dag at vit mugu ikki gera loysnir sum undirgrava lóggáuvald hjá løgtinginum og sum í øðrum lagi ger tað at vit halda tað at okkara framtíð og trygd liggur í at vit bara faimum undir eina aðra skipan og tað er tann loysnin sum er vald tí at danskir myndugleikar ikki vilja gera ta einfaldu loysna at viðurkenna tað føroyska ptali vit viðurkenna ptal hjá øðrum í føroyum hjá norðmonnum sviðum týskarum uttan problemin men danska skipanin vil ikki gera tað tí tað snýr seg um at fáa okkum inn undir hetta her kansmann sia danska danska ríkisfelagsskap sokallaði hattina tað er tann loysnin su ligur á borðinum og tað er við sjálvandi harðliga ímóti ogtað havi eg rætt tilt at siga og tað er so sannig iki at niðurgera nakran tað er at trúgva upp á at hetta løgtingið er eitt fólkavalt lóggávuvald og ikki eina undirskipaða deild undir einum øðrum tingi sum fólkatinginum our si andrease segði tað so væl hann sigur jamen tjóðveldi vil ikki viðurtjanna veruleikanu vit eru í lat meg hugsa um tað eina løtu visti mann hevði rúkt ta argumentið hvat hevu verið í dag visti mnn baran segði tað tá mann tosaði danskt í føroyum
ja vit mugu viðurtenna veruleikannakað við havit mugu gera hatta við at gera hatta so ekt tú iki fór at broyta veruleikan so fært tú einki tjóðskláframstig og tað er tað vit uppliva í dag so er ta viðmerking frá etvar jacobsen ger so væl
takk fyrihara formaður ja eg fegnist um at hesin møguleikin blívur og har er kanska undirritaði og høgni hoydal ikki púra samd tí vit hugsa kanska ymiskt tá tað kemur til tað tjóðskaparliga men eg síggi tað meirasum mei val møguleika tú tú velur sjálvur um tú fært tær heftar persónstalu ella ikki ohavi allíkavæl tosað við rættiliga nógv sum hava stórar avbjóðingar á økinum tað kann vera mann gjørt onkra loysn samband við rísissjúgrahúsið men hetta kanska ger so tað mann mann kann fara víðari og fáa eina meira digitala betri loysn soleiðis at mann mann kann koma inn á sjonalur hjá hvørjum øðrum tað er óalmindiliga stirvið í dag og visti mann hevur brúkt systemið nakað so so følir mann hvat mann er uppi ímóti og tað er og tí halda eg tað er ótrúliga deiligt og vit eru sum er í ríksverkskapi ikki so kallaðum rísisverksskapi men men vit eru ísletskap ví danmark og visti mann kann gera tað til at lætta eisini il
ja takk so er tað høgni hoydal áttr sum færorðið ger so væl
harra formaður ein felagsskapur má sjálvandi vera felagsskapur millum sjálstøðugr partar tað er tað í øllum øðrum viðurskiftum í lívinum tú kallar ikkinakar fyri ein felagsskap har annars hevur valdið yvir hinum tað e iki ein felagsskapur og tað er taðsum vit uppliva her í dag at donsk lóggáva verðursett í gildi í føroyum har tað akkurát sama kundi verið so at danir broytt í sínar lóggávu g sera viðurkendu tað føroyska ptalið og tað haldi eg vegurin fram taðhevu verið verið in fram í øllum framstigum sum føroyingar hava gjørt og eg kundi tikið annað dømi til etvar jacobssen t eg eg skilji væl tann praktiska trupulleikan og eg eg hugsi tað at vissu fólk nú óttast fyri at t iki fáa heilsubót uttan at fáa sær dansk pernummar tá er farin nógv for langt í at vit ikki byggja uppá okkara egnu skipanir o blíva viðurkend sum tað og sama argument komandi og brúkt jamen ert teg líka lætt bara í staðin fyri at stovna føroyk fótbóltsavni barat spæla danska landsliðnum hatta er akkurát tann sama hugsanin at vit vit gera bara tað hví hví skuluvit ek hava føroyskar skipanir hevð ikk verið nógv lættari vtsu bara brúkt ta donsku tað ertey bíligari stivunina at betala vit brúka bara tær donsku skipanirnar ta donsku almenna skipan sovíðari tað er tað sum hetta málið snýr seg um hetta er eit prinsipielt mál tí at vit nú koyra danska lóggávu í gildi á einum føroyskum málsøki og siga við føroyingar at tað er fortreytin fyri at kunna hava
av eitt jatak nútíma so gott lív í føroyum so er ta jaspur langar sum viðmerking ger so væl takk fyi hara formað
maður eghaldi tað e øgiliga viktigt at vit feriathalda okkum til veruleikan veruleikin er at vit í føroyum hava roynt tekniskt trý tøl til síðst og danir og hinir norðurlondini hava fýra tað merkir egentiligani at tað er mann kann siga sepier tað føroyska cepernummarið tosar eitt mál meðan tey norðurlendsku hini norðurlendsku tosa eitt annað mál og tað er roynt prinsipielt tað tíber tað simplinn roynt tekniskt ikki til at koyra skipanirnar saman harafturat gjørt tú eitt motpláss ellivu upp á sibrnummari fyriat tryggja tey at tað so tasta inn er rætt tað kann so heldur ikki gera upp ímóti einum trimum kontr4a skulu vit gera tað soleiðis at ein fyrsta broyting skuldi veri so tað at vit fóru inn og broytta okkra egnu til eitt fýra syfferaftal fyri síðani at kunnuteiy koyra tað saman so har eru eisini nakrar tekniskar forðingarfyri so tað ernokk ikki bara tað at danir ikki vilja góðkenna okkum sum samfelag ela okkur sum land og okkara og sobiernummar men roynt tekniskt ber tað simpilen ikki til takk fyri harar formaðurja
takk ger so væl eina nýdag
formaður hatta var bar eingrundgeving sumeg lekki góðtaki eg kann upplýsa jaspur langaard eg havi eg havi ein son sum býr í norra arbeiðir og lesur norra hann hevði ikki ein trupulleika við at fáa kom inn í norðskipan áðren han flutti yvir bústað heilsu skúla nóg prálenwotsaoeður so hatta passar ikki hatta passar ikki um vit kundu eisini brúkt tað ma tað ma u vistu mann hugsaruppá hendan mátan altso hvat við útbúgvingum hvat ner ver danir siga vaska vit vilja ikki góðkenna ta føroysku minámsku útbúgvingina la føroysku handverkartbúgvingina ta føroysku ne katørútbúgvingina uttan so at vit seta ta donsku lóggávuna í gildi í føroyum sum hevur við tær útbúgvngarnar at gera so hata eg sagt nei tað gottha vit søtu bart fyri at okkara útbúgving varð góðkend tað er tað vit skuldu gera vit skulu berjast fyri at okkara egnu samleiki og persónssamleiki verður viðurkendur til at kunna virka úti í heimi bæði í danmark og øðrum norðurlondum men tit leggja tú undir skipan ina alt man bara vera dansk fyri at kunna koma út og tað er eitt djúpt tjóðskaparafturstig tað sigur seg sjálvta
takk so ver tað kári nei bjarni kárasum petersen ger so væl
eg var byrjaða við at biða um formansloyvi til at endurgeva sangin nummar hjá terja rasmussen
gersovæl identitetur er søga í hesi verð eri bert eitt nummar í rúgvuni vís títt i de vís títt tal tú hevur einki annað val tá tú hugsar hvør tú er tað líkamikið er eg eri eitt nummar eg taki eitt nummar alt lív mítt eit nummar men einki annað nummar ið vil geva mær eitt nummar vit blíva alsamt meira skrásett í hesari verð og tað er ikki bara í tí nationala persónregistaranum tað er ikki bara ptali og ta ikki cepiertali men hvørja ferð vit brúka onkra tænastu ámleið tá verður t í facebook instagram ella onkra onkran internethandil so skráseta vit informatión allastaðni tá vit fáa ein vatnpinn í í hálsuna okkum tá skráseta vit okkum eisini vit eru í einari tíð har tað adminestrativt at umsita ein bó meir og meira sett í system tað hevur verið í system leingi men í og við at talgildingin er farin fram so er tað næstan ein universel sannroynd eftir hondini tað sum er eitt sindur bæði ørkymlandi men eisini eitt sindur áhugavert fyri hesum her kjakinum her tí tað at tað kemur at snúgva seg eitt sindur um hvørs mann er fullveldisfólk ella sambandsfólk ella okkurt hara ímillum út frá um mann heldur at føroyingar skulu hava tann møguleikan at registrera seg í tí danska persónregistaranum og har vil eg siga at eg eri eitt sindur ambivalentur tí á tí einu síðuni so unni eg av praktiskum orsøkum fólki til at fara niðan til umboðsríkisumboðsmannin og fáa sær cibrr um tey skuldu farið til lestrarørindi ella fingið sær ella fari á í sjúkrahúsverki niðri tað lættir um og er í øllum formatum praktiskt fyri tey fólkini sum tú umfatar hví tað endiliga skal vera at øll kunnu gera tað tað tað veit eg ikki tað hevur mann so valt at gera eg síggi ikki tann heilt stóra vandan í tí tað tað sum eg haldi er eri fyri meg tá tað kemur yvir um markið tað er tá ið viti spakuliga tanska koma har til at tað danska persónregistari kemur at trumfa og faktiskt vera meira galdandi fyri okkum føroyingar enn tað nei føroyska ptalið tá fari eg kora ina eina eina strikvu í sandi men í sær sjálvum er hetta her uppskotið ikki problematiskt tað sum eg haldi ar eitt sindur stuttligt er at sambandsflokkurin sum onkursvegna øgiliga øgiliga øgiliga glaður fyri hesum uppskotunum og hálovar tað sum eitt ordiligt frambrot í felagsapinum tað sigur mær so mikið sum att suppubeini onkursvegna har er ikki nógvur eftir á tí tá tað snýr seg um at menna ríkisfelagsskapin í mínari verð eisini haldi eg tað er partvíst tí at sambandsflokkurin kanska ikki hevur fungið so nógvan politikk ígjøgnum hetta skeiðið sum mann kundi hugsað sær og tí hugsar mær ókey hetta er ein av okkara merkjasakum latt okkum tosa tað upp vit hava ikki fungið tað sum vit elska sum vit mugu elska tað sum vit fáa so tað snýr seg eitt sindur um at tosað heta her upp sum ein ordiligan stór sigur fyri sambandi fólkaflokkurin er jú væl líka glaður handfarið sín sindur meira størri og týdningarmiklari politikk ígjøgnum og so so kann alt líkasum koyra sítt løtu attaná tað og í meðan vit sita og diskutera heta her við cipr um tað er eitt eitt eittframbrot í ríkisfelagsskapinum ella eitt bakkast loysingarrørsluni eg havi hug at siga at tað eru meira átrokandi mál hvørjum tað viðvíkur tá ð vit her á tingi sita og klandrast um eitt nummar samstundis sum at mann niðri ætlar at seta ein hernaaradara upp á sornfelli mann ætlar at amerikonsk hertskip skulu liggja við kai her og bunkra og faktiskt militarisera føroyar tað kann got fer at vit skulu gera tað men eg eri sannførdur um at tað er ein avgerð sum skal gerast í tinginum vit hava kempistórar átrokandi geopolitiskar ogstrategiskar spurningar sum skulu avklárast her í tinginum í staðin sita vit og sjabba og jabba um hetta her vælsignaða persónsregistari sum ikki ein gongur er obligatoriskt tí skilji g ikki hví hetta blívur ein svorðin spurningur um fullveldið ella ella ella ella samband eg haldi at tað her uppskotið í sær sjálvum er fyri sovit rætilia óskyldigt tað er rættiliga praktiskt fyri fólk vit vilja gjarna hava at tað verður lættari hetta er eisini nakað við at mann forðar fyri grensi hindringar og eg leggi fyrisovit líka í um um vit eru statsborgarar niðri tað verða í øllum førum lættari at fara niður at lesa ella á fara sjúkrahúsið tað haldi g er fínt men at fáa heta her at blíva sovort keglir millum loysing og sambandi er eitt sindur undirorðnað í mun til teir heilt heilt stóru spurningarnir sum vit skuldu til at diskutera í nærmast framtíð tað sum bekjymrar meg alvorligt tað er tað at tá ið vit tosa fullveldi og sjálvstýrið sovorðið so eru tað nøkur átrokandi mál geosratekiskt mál verjupolitisk mál sum hava størri týdning og tað sum eisini ger meg eitt sindur harman tað er tað at sambandsflokkurin sær hetta sum hein sigur gamaní eg unum tømum tað væl men tað at tað at at at klára seg sjálvan teg veit at sambandsflokkurin eisini vil gjarna hava viðklára okum sjálvum men til dømis hevur mann valt at ikki yvirtaka eptomiðlógina kanska partvíst tí at tað snýr seg um persónlig frælsið og álit og sovorðið men eg haldi eisini tí at mann vil simpultenn ikki fremja eina yvirtøku tí mann kanska sær tað sum ein sigur til fullveldsvengin og tað er tað sum eg haldi er eit sindur absurd fólkaflokkurin hann er fyrisovuri líka glaður eg haldi ikki han tímar at blanda so nógv í hesi her málini miðflokkurin er sjálvandi eit sindur v ambibalentur mann veit ikki altíð hvar mann hevur teir eg haldi bara at vit tað verður flutt eitt sindur fokust tá vit sita diskutera fullveldigu samband í mun til hetta málið hetta málið er forhóltsvís o skiltigt men eg haldi at vit eiga at taka nakrir alvorligir spurningar upp tann nærmastu tíðina tað verður seg ugy tað verður seg trygdarstøðuna í í arktis og í føroyum tað verður seg ráðdarastøð á sonfelli tað verður seg um amerikónsskip skulu koma her á bunkra og skifta manning og hvørta sínum at vit blíva eitt melitariserað øki í arktis tað eru alvorligir spurningar sum vit slett ikki diskutera í staðin lata vit teir tveir fólkatingslimirnar í fólkatinginum stýra ta dagsskránna og orðaskifti og eg havi sjálvandi ikki tað neyðuga innlitið í hvussu landsstýrið er innformerað og hvørjar avgerðir skulu takast men tað vísir seg til dømis ikki at vera greið greiðar ábendingar um at at tað verður føroya løgting sum fer at samtykkja radaran til dømis tað verður okkurt samskifti við jenisa rana á landstýrismannin í uttanrikismálunum og tryhindri bramsen og vit kunnu bara sita og siga ja vit vórðu væl kunnaði h og nú verður tað eina avgerð tikin yvir høvdið á okkum hevði bara brúk fyri at lufta eitt sindur míni tankar tí eg føli hetta her kjakið e blívu fari itt sindur av sporðinum eg haldi eg manmá síggja hetta er eittstørri perspektiv eg haldi sjálvur ikki hetta her uppskotið er so farligt eg haldi praktiskt øh og eg hav ikkimágat leggja afturat takk fyri a ja takk jeg vil minna røðaran á at tað er altso sibiernummar sum okur a viðgera tær ikki trygdarpolitikkur ella wgwy ella nato ella russarur ella amerikanarar tað er sibiernummar sum og slag avflara so haldekum til tað málið so fær jaspur langaard eina viðmerkin ger so væl
ja takk fyri hara formaður bjarni kárasom petersen nevndi hetta her at tjóðveldið ella um um loysing og at at at sambandsflokkurin typiskt ikki vil standa fyri loysing eg haldi al líkavæl hann gevr okku eit sindur órætt akkurát har eg haldi at landstýrismaðurin hevur nevniliga nevnt at tað kundi verið tá ið nú við korona vónandi kemur afturum hjá okkum at vit fara inn at tosa um eptmiðlóggávan møguligt skal yvirtakast og hann sær naka góð hugskot í tí eg veit eisini at at sambandsflokkurin er eisini við til at yvirtaka onnur mál visu tað praktiskt gevur so móð givið meining og e ta tað besta fyri samfelagið so tað haldi eg er øgiliga viktigt at vit undirstrika og harafturat hava vit eisin fingi at vita at tær koma tveir ministarhar uppi her javnaðarmánnað har vegur júst fara at tosa um trygdarspurning og annað takk fyri hara formaður
ja takk ger so væl bjarni kárasum petersen
fyrija nú fekk eina áminning frá tingformannin um at ikki fara forlangt út á ymiskum tangentum eg haldi at líkaval tað er relevant í mun til ta yvirskipaða kjakið tann gottfarasambandsflokkurin hevur áðurframt nakrar yvirtøkur sum teir hava burderað at hava givið meining eg skal ikki lasta teimum fyri ikki av gjørt tað menegr st attivikverar við at tað at mann ikki hevur valt at yvirtikið eypetemiðlóvina til dømis haldi eg eri eitt útrúgv fyri at mann ikki vil tað tí tað er óbært tesignal um at mann hevur heimtikið fleiri mál r tað kann vera at spyrjarin er ósamdur um tað takk fyri formaður
ja takk so fyri er at joa sínara viðmerkingi ger so væl
takk fyrhra formaður eg haldi at at bjarni kárasom petersen hevði hevði fatur í rætta endanum at hetta her uppskotið her hetta her altso ikki eitt aparuppskot yvirhøvur hetta er eitt púra tilforlátuligt uppskot hvat mann gevur nøkrum menniskjum ein møguleika at velja um tey vilja hava eitt sbjarnummar ella ikki og tað er tað so takk fyri at bjarni kárasson setti líkasum tingini í perspektiv takk fyri
takk fyri so er tað bjarni kárasund petersen ger so væl
takfyriha formaður eg kann bara tosa út frá egnum royndum eg flutti tilnorðojútland í tvey túsund og sekstan og tað at fáa eitt telefonnummar tað at fáa eina adressu tað at fáa skrásett seg á útbúgvingarstovnum og hvørsá sínum alt tað byrjaði við at mann fekk útvegað sær eitt cbernummar hjá borgarservis hjá kommununi tann prosessin kundi ikki farið fara í gongd fyrr enn eg varð fluttir niður og var farin inn í kommunuskrivstovuna at fáamettatali so í so máta skilji eg teir vansarnir sum liggja í ikki at hava tað nummarið í hondini tá ið mann er komin av smyrli nei av norrøni ella ella ella á flogvøllinum tá mann kom niður eg eg skilji væl tað praktiska endamálið í at mann ger hettar her eg skal bara gera vart við at tað má ikki strekkja seg longri enn tað tað skal ikki blíva soleiðis at sibernummarið fer at suppstituera ella er stætta tað føroyska ptalið upp á sigt og tað at at tað verður líkasum argumenterað fyri ja vit kunnu ikki hava meir sjálvráði tí at hugsað um al tey sum hava seberr og so framvegis
takk fyri so er tað høgni hoydal sum er
so eina viðmerking ger svælja harra formaður eg eri púra samdur við bjarni kárasom petersen í tí at at tey stóru tjóðskaparmálini sum eru fyri frammand eru tað sum hendir í okkara nærumhvørvi ella okkara sjógvi og her um norðatlantsleiðir í arktis og longu haldi eg fingu vit at vita í útvarpinum í gjár triðja januar kemur danski vermarltararnartil føroya og tað havi vi jú eisini gjørt nógv burturúr og gera tað eisini komandi dagar tað koma eisini vira uppskotimnæstu viku som snúgvar seg um tað men tað betíðir ikki tað at eitt hvørt mál sum onkursvegna tekur lógaválið rá løgtinginum ikki eisini hevur týdning tí hetta er hetta er liður í somu gongd haldi eg har ið mann sleppur myndugleikanm hjá føroyskum myndugleikum vegkuna føroya fólk og sigur bara at onkur annar kan taka avgerðinar fyri okkum tað haldi e hetta málið eisini e at dømi um og tí fara tað for nógvur verkim ímunt ti hini málinime tey skulu sanniliga eisini fáa fáa kant ma siga at ein skarpan gang tá tey koma
takk fyri ger so væl bjarni kárasun
petersen takk fyri harar formaður eg vóni at tað tað verður mín vón at tá ið vit einaferð at hava stovnað eitt sjálvstøðugt lívveldi at tað tá fer at verða ordiliga lætt og ómakaleyst hjá okkum at fara og skaffa okkum at cepiernummar um vit vilja lesa ella ella fara sjúkrahúsið niðri tað er ikki ein spurningur um at mann gjarna vil hava hesar her grensuforðingarnar mann vil sjálvandi sleppa av við grensiforðingunum eg vil bara ikki hava tað at vit implementera for nógvar danskar skipanir sum ger tað altso í og við at vit flætta okkum meira og meira inn í danskar skipanir tess verri verður tað at hála stykki úr tá tað eina ferð kemur har til tað siga upp á bakgrund av at eg veit at vit eventuelt fara at blíva eitt sjálvstøðugt land og tá snýr tað seg bara um at mann kann rýva plássið av so skjótt sum møguligt uttan at tann fær nakrar eftirfylgir í øllum teimum systemunum sum vit eru flatt inní taðer eit sindur ið tí ljósunum at eg eri skeptiskur um hettar her men reint praktiskt haldi eg ikki snakað ella hindurs fyri at fólk kunnu fáa sær sær biernummar fríviliga hjá ríkisumbóðsmanni takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað løgmaður sum hevur orðið
gsætakk hara formaður hetta málið hetta snýr seg í stuttum um at gera tað smidligari lættari skjótari betri tryggari og fylgja tí tøkniligu framgongdini sum er í heiminum tað er tað hetta málið í stuttum snýr seg at mann so roynir at gera tað til tað at nú skulu vit vera tættari enn innliman í danska ríki og sovíðari tað er so tað man velur politiskt men í stuttum snýr hetta málið seg um alt annað enn tað tað snýr seg um at finna smidligar lættar skjótar tryggari samskifti við nútíðartøknini har tað letur seg gera eingin verður trýsturinísa skipanina eingin verður noyddur at brúka hesa skipanina men vist tú velur at brúkesa skipanina ella hevur ynski um at brúka hana so ert tú væl komin at brúka hana til fyrimunar fyri borgaran tað er tí at hetta hevur verið ein av jhe ta r eitt vallyfti hjá sambandsflokkinum hetta eit av tí vit fóru til væl upp á søgdu hygger vit vilja gjarna tryggja at føroyingar lætt kunnu samskifta í hesum umfarinum í ríkinum ríkisfelagsskapinum tað kundi verið í norðanlondum tað er arbeitt í áravís viði at fáa eina smidlaga samskiftisskipan millum norðlanlond har millum annað sibierrnummarani kundi verið samankoyrd soleis at mann fekk samkt lættari og tryggari millum norðralond eg trúgvi upp á sigt eisini at vit kugu brúka eina slíka skipan tá tað kemur til at samskifta víðari út heim norðralond sigur tað fyrsta europa tann næsta víðari út í heimin tað triðja og so víðari tí øll tøkni ber tann vegin at vit vilja hava alt at henda skjótt vit skulu øll kunna fara inn og orðna okkara persónlig viðurskiftir og tryggleikin seta vt størri størri krøv til tað vilsiga vit eisini í framtíðini allarhelst koma hava fyri neyðini fyri at kunna keypa úr europa úr usa úr kina ella japan við eini ella aðrari trygdarkodu um tað so ikki verður beinleiðis eitt sepiernummar men tað kann hugsast at tað verður grundarlagi undir røddum hetta málið her er eftir mínum tykki eitt prógva um at um tú hevur viljan til at arbeiða saman at samskifta væl politiskt so fært tú tingini framd eins væl sum tað ð snýr seg um aðrar praktiskar loysnir um yvirtøkur har kann eg forrestina upplýsa fyri føroya løgtingi at altso javnaðarflokkurin hevur yvirtikið tey flestu málsøkini sambandsflokkurin nummar tvey tá tað kemur til yvirtøkur men við tí fyrivarni at tað skal vera til fyrimunar fyri borgaranm tjóðveldið haldi eg ella verða fólkaflokkurinummar trý og tjóðveldið nummar fýra í rekkini um yvirtøkur men tað snýr seg um at hava viljan til at fremja tingini og avtalur politiskt bæði innanlands og inni í ríkisfelagsskapinum og víðari út í heim tí har liggja loysnirnar eg eri sannførdur um at um so er at mann hevur viljan til at finna loysnir eisini út í heim so kemur tú longur sum samfelag og eg eri stoltur av at vera formaður í sambandsfloksinum sum hevur verið tann berandi kraftin í oí føroyskum politikki heilt aftur frá tí vit fingufloksskipan í nítjan hundrað og seks tá sambandsflokkurn bleiv stovnsettur og borið samfelagið fram sat fyri tað mesta við valdið heilt fram til heimastýrislógina í áttaogfjøruti og hevur eisini verið ein av berandi politisku kreftinum frá áttaogfjørti til í dag har vit hava eitt av mest heimsins mest framkomnu og ríkastu samfelagunm í heiminum og tryggasta og besta at liva og virka í tað eri rættiliga stoltur av sum formaður í sambandsflokkinum saman við øðrum flokkum á tingi eg havi tað ikki soleiðis at eg vil taka mær sum sambandsflokkur aðrin av øllum tí góða at eg havi stað fyri øllum tí góða og vissi eg eri ikki hy verið við so hevði einki hent tí so missir tú allar hinar av í svinginum og so maktar tú einki í einum deplomatii tú gerst alt í felag í eina demokratiska skipan sum við tí betur hava íg eina væl virkandi her í føroya løgtingi tað er stoltur og glaður fyri at vera ein partur av tá mann altíð vil gera seg sjálvan størri enn øll hini so er øgiliga skjótt at hini renna vekk og ikki eru við tá ástendur ø so eg haldi hetta er eitt mál sum ber brá av at vit her á tingi eisini síggja ta praktiska í tí tær praktisku loysnirnar í tí og hetta er einki eftir mínum tykki við tjóðskap at gera tað fer einki av okkum hvørki sum samfelag sum politisk skipan ella sum einstakir borgarar tí eg kann siga paralellin eisini um tú hevur ræytt ella grønt pass tað er eisini eitt praktiskt ting tú velur sjálvandi ta passið sum e ta lættasta at ferðast við tí tað er tað tú skalt brúka tað til so eg fari ikki at gera nakran til ein størri tjóðskaparmann um mann hevur eitt reyttpass ella grøntpass ella minni tjóðskaparmann tað er einki við ta sakina at gera yvirhøvur og tað er tað sama tá tað kemur til hetta her sipiernummar heta er ein praktiskt tá tað so kemur til ja men nú lóg gevur mann inn yvir føroyskt málsøki tað er jú eftir mínum tykki beinleiðis ósatt hetta er eitt ríkislógartilmæli sum eg haldi er rætt at bera niðan løgtingið til viðgerðar tí hetta er ein møguleiki sum føroyski borgarin fær sum eg haldi at tað er rætt at løgtingið fær møguleika at viðgera samstundis sum málið er til viðgerðar í danska fólkatinginum og vissu løgtingið stemmar hetta málið niður so stemma fólkatingið heldur ikki fyri hesum málinum ti so siga tey ókey føroyingar vildu ikki hava hendan møguleikan sum vit gjørdu eina roynd vit løgdu tað eisini fyri heima í føroya løgtingi til avgerðar og tíbetur sær t út til at fáa undirtøku og tí fær tað eisini undirøkuna já fólkatingi sum ein møguleiki til føroyska borgaran sum ger tað lættari smidligari betri og tryggari ja bæði tað at verða føroyingur tað ger tað betri og lættari fyri ein sum ætlar sær ungan fyri ungdómin sum ætlar sær niður at fáa sær lesna og útbúgving og sovíðari til at søkja sær lestrarpláss lærupláss barnagarðspláss og hvat allar aðrar skipanir eru tað ger tað betri og lættari tryggari hjá tí sum skal fáa eina eitt arbeiði í danmark frá einum donskum reiðaríi arbeiðsgevara ella ikki minst einum sjúklingi sum onkursvegna skal samskifta vi ta danska heilsuverkið sum um vit vilja tað ella ikki vit hava nógv tað størsta samskiftið so hetta málið er í mínari verð eitt mál um at gera tað betri og smidligari og tryggari at samskifta út í heim í hesum førinum mest til danmarkar men eg havi onga løtu iva um at tað fara at koma tíðir har vit eisini hava brúk fyri at samskifta víðari úti heim um tað so verið í formaðurin í cepernummari ella einari aðrari trygdarkodu tað má so bara framtíðin koma at vísa men eg skal ikki vera ein forðing fyri tí og eg vil til ein oghvørja tíð arbeiða fyri at vit fáa enn størri framgongd í føroyska samfelagnum at vit brúka ta nýggju tøkna til fyrimunar fyri føroyska samfelagið til fyrimunar fyri tann føroyska vælferðina og til fyrimunar fyri tann einstaka borgaran í føroyum tað er tað sum hetta málið snýr seg um eftir mínum tykki takk harra formaður
takk fyri so hava vit viðmerking tað er høgni hoydal fyrst ger so væl ja harra formaður
løgmaður haldi eg segði at tað snýrsegun tjóskóparmálnum brúkti meginpartan sínar røðu upp á at tosa um sambandspolitikk eg skal kki fara næri inn á tað bara rætta ta við yvirtøkunum altso tjóðaldsfokun var stovnaður í nítjn hundrað g áttaogfjøruti kom ikki á tingfin í hálvtrýss og allar teir flestu yvirtøkurnar vórðu framdar á heimaftýrslógum kom síðani tá hevur tjóðalsflokkurin verið langt fremst hjá øllum yvirtøkum bara at fáa ta rætta síðani til fokuin var stovnaður tð kann tað kann løgmavra sjálvur kanna men hetta við at koma úti heim og viðja tað er eisini tat it hava gjørt talgilga samleika sum eg hadi kristana hafossur gjørdi á trýlagott undanfarna samgongu hann er komin at virka og tað er jú framtíðini at vit við okkara egna samleika kunnu fara út í heim og samskifta við allar skipanir í øðrum londum tekur løgmavu ikki undir við tí er tað neyðugt at vit skulu fara inn í eina danska skipan fyri atkunna gera tað ið skuldu ikki gera okkara egnu skipan sum kann samskifta við øll heimsins lond vegna føroyafólk
takk fyri ger so væl løgmar ja takk harra formaður
tað fer einki av hesum lógaruppskotinum um vit eg vildi ynskt at tann føroyska talgilda loysnin var ein sum vit um nøkur ár kundu standa og sagt at vit hava útfluttana til restina av europa ella restina av heiminum sum ein trygg skipan sum vit kunnu samskifta talgilt kring allan knøttin og at ein týskari brúka somu skipan sum vit hava uppfunnið her í føroyum eg var sjálvur við til at seta teir fyrstu pengarnar av í næstaltso næstsíðstu samgongu eg haldi at tað var tey túsund og fjúrtan vit setáir fyrstu pengarnar av til talgildu føroyar tí at eg sá virði í tí eg sá ein frambur í tí fyri tammum føroyska kantman siga tøkniligu menningina og fyri tað føroyska samskiftið frameftir og eg sá stórt virði í tí eg síggi framhaldandi stórt virði í tí og eg vænti at vit fóra at fáa nógv meir burtur úr tí enn vit nakrantíð hava geva okkum far um og kanska fara hjá okkum far um tí tað hendir bara næstan uttanheður vit av tí so frá mínari síðu skal tað ikki standa á at vit fara at royna at fáa talgildu føroyar til at vera eina skipan sum kann brúkast í restina av heiminum fyri útlendingar í samskiftunum sínámillum

takk fyrihaa formaður hetta snýr seg nógv eisini um samstarv fyri at fáa eitt slíkt mál í lag og vil takka løgmanni fyri at hann hevur miðvíst arbeitt fyri at fáa sett á skrá tí tað skal tað kann gott ljóða gott sor men tað skal líka sum tað arbeiði skal takast upp í hesum førnum hevur mann so kanska eisini í báðum nevndum í fólkatinginum eru eg eisini persónar sum ikki man sigur reyðasta at vit fáa eitt eitt sipernummar so tað tað fínt og eri heilt vís í at tað eru nógv sum har úti sum gleðast um at vit hava fingið hetta sibiernummar og tað er púra væl frítt fólk sum ikki ynskja hetta tey kunnu bara lata vera við at fara at fáa sær eitt sipiernummar men tað eru ómindiliga nógv bæði innanfyri innf sjúkrahúsverkið og ung sum fenn eg at lesa som mað glettis seg um at t komið so so tað tað fegnist e um at hetta r komið í lag takk fyri harra formaður

har kann eg so upplýsa at at sjúkrahúsverk føroya hevur verið við einm hoyringsskrivi ver eisini verið inni í nevndini skilja lagnum um hetta her at hvussu kunnu fáa eitt trygt samskifti við tað danska heilsuverkið soleiðis at upplýsingar kunnu flóta ímillum um sjúklingin um mann ynskir tað og har er tað soleisnar at henda lógin gevur heimild til tað tað vil siga at vit kunnu fáa dátaini um vit ynskja tað og fáa tey skrásett inni í føroysku skipanini og tað er tað sum heilsverk føroya hevur biðið um so vit heru í føroyum ynskja tað so fáa vit tað men tað er ikki ein ella tað e ikki ein kamasia autematisering sum ger hattað hendir men ynskja vit tað so fáa vit tað soleiðis at sjúkruupplýsingar til frama fyri sjúklingin kunnu ferðast ímillum sjúkrahúsverkini trygt og skjótt soleiðis at mann sleppur undan at drassa pappírir og sjorunalir sum kunnu blíva lættri drúgvar og tungar í pappírform ímillum sjúkrahúsverkini og tað hevur eisini ein ávísan vella møguligan skeivleika í viðgerðini við sær so tað er tryggari skjótari lættari og betri at fáa eina trygga skipan at samskifta eisini tøkniliga nú á døgum takk harra formaður
takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara at gera klárt til atkvøðugreiðslur vi skulu royna at fáa tingfólk inn í saliðigtja og vit fara so at atkvøða í hesum málinum løgtingsmál nummar trýogfjøruti tað er soleiðis at tað er broytingaruppskot faktiskt tvey broytingaruppskot
og tað eru tvey broytingaruppskot vit fara a fyrsta at atkvøða um tað broytingaruppskotið sum kom aftaná altso áðrenn hesa viðgerðina vit atkvøða fyrst um ta broytingaruppskotið tað er frá kristian andreasen erhard joensen frimun rasmussen steffan klein poulsen og ingilin strøm tað uppskotið sum kom tá ið viðgerðin byrjaði vit atkvaða um tað núja vit eru liðug at atkvøða um hetta broytingaruppskotið tað eru tjúgu atkvøður fyri tríggjar ímóti og eingin er blonkt so er hetta broytingaruppskotið samtykt tað er soleiðis at í sjálvum uppskotum er eisini eitt broytingaruppskot frá somu limum sum eg nevndi í rættarnevndini somu sum eg nevndi í áðni tey hava eitt broytingaruppskot í uppskotinum tað fara vit at atkvøða um nú ger so vælja har er onkur atkvøða eftir vit eru liðug at atkvøða tað er nítjan atkvøðu fyri tríggjar ímóti eini blonk tað vil siga tað at hetta broytingaruppskotið er samtykt so skulu vit atkvøða einaferð afturat og tað er um uppskotið soleiðis broytt hesi bæði broytingarupskotini eru við og vit atkvøða nú um uppskotið soleiðis broytt ja vit eru liðug at atkvøða málið samtykt í nítjan atkvøðun fyri fýra ímóti og eingin er blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit halda fram við skránni nú koma vit til aðru viðger av løgsmáli nummar áttaoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um minsta útgjald úr almennum grunnum hvør biður um orðið her er eingin biðið um orðið og nú koma aksel ja nei so fær bjarni hammer orðið fyrst ger so væl takk fyri formað
eta er løgtingsmál upptl atyk um minsta útgjald úr almennu grunnum tað er lagt fram hetta málið av aksel ve johannesen ingilín didrikstrøm henric old hevði mortensen djóna nólsøe joensen jóannes joensen og bjarna hammer løgtingsmonnum málið bleiv lagt fram trettanda novembur í tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda novembur bleiv tað beint í vinnunevndina hevur verið viðgjørt á fundi tann fýraogtjúgunda novembur í tvey túsund og tjúgu og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund viði umboð fyri fakfelagssamstarv føroya arbeiðsgevarafelag arbeiðsloysskipanina og helga abarhamsen landsstýrismann í umhvørvisog vinnumálum undir viðgerðini so hevur nevndin butt seg í ein meiriluta og ein minnuluta meirilutin sum eg sjálv verið partur av er ja bjørt samelsen bjarni hammer hennrik old og kári nei bjarni kárasun petersen hetta er okkara viðmerkingar hetta uppskotið snýr seg um at áseta minsta útgjald úr barsilsgrunnunum og úr arbeiðsloysisgrunninum talan er úr arbeiðsmarknaðarskipanir ið veita trygd í samband við mistu inntøku prinsippið er prinsippið er at teimum sum gjalda inn í skipanina verða tryggjað endurgjald fyri løn sum tey missa í sambandi við arbeiðsloysi ella barsburðarfarloyvi í sambandi við viðgerðarmálinum hevur nevndin fingið upplýst at stýrið fyri stýrið fyri arbeiðsloysskipanin er farið undir at eftirmeta skipanina barsilsskipanin hevur skjótt tjúgu ár á baki og partarnir á arbeiðsmarknaðinum hava mælt til at barsiskipanim verður eftirmett og møguliga umleggingav skipanini verður gjørd undir einum heldur enn smærri og týttum broytingum tað er umráðandi at hesar skipanir verðar eftirmettar og møgulig hol sum gera at fólk á arbeiðsmarknaðinum kunnu dettar nir millum hinumegin er umráðandi at útgjaldið ikki verður gjørt til almannaveitingar tí tá verður grundarlagið tikið undan hesum arbeiðsmarknaðarskipanum tá talan er um at lofta fólki sum ikki eru á arbeiðsmarknaðnum eigur tað at verða gjørt ígjøgnum serskipanir og ella skipanir undir almannalóggávu og við hesum broytingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið orsønkin er at tað bleiv tikið fram og bleiv tikið upp tað er tað at sjálvt um arbeiðsláysskipanin til dømis hevur tjúgu ára baki so vís taðist tað eru veruliga nøkur sum detta nir millum tað eru fólk kanska sum undir lesnaði tað kunna vera fólk sum hava verið í verið simpulten í barnsins loyvi aftaná kanska skúlagongd og koma út aftur og tey hava ikki tað grundarlagið tað arbeiðsgrundarlagið sum arbeiðsloysið arbeiðsloysskipanin til dømis leggur upp til at tú hevur arbeiddu tólv mánaðar og so fert tú eitt útgjald eftir tí og tí hevur tað víst seg at tað er óheppið at útað eru nøkur sum detta veruliga nir almannaráðið í almannaverkið hevur so nakar nakrar møguleikar at lofta teimum sum ikki hava nakað annað til dømis við forsorg men tað er eisini nakar treytir sum eru tekndar av at tá skalt tú bara einki eiga hevur tað maka so skalt viðkomandi heldur einki eiga og tá blívur eitt sindur tvørligt hvat tú fær burtur úr einir tílíkari skipan tí metir javnaðarflokkurin at mann eigur av lofthsum mann eigur at lofta teimum mann eigur at lofta teimum áðrenn onnur dættar nir ímillum ogtí haldi tað er sjálvandi óheppið at mann skal bíða eftir einari eftirmeting tað er eingin ivi um tað at arbeiðsloyvsskipanin treingir til eina eina yvirorðnaða eftirmeting kanska eina nýggja skipan tað veit eg ikki tí hon hevur virkað í nógv ár og serliga arbeiðsysiserliga arbeiðsloysis og barunarfarloyvi serliga er hækkað í fleiri førum men okur vita eisini hvussu tað er tað man ger heildarmetingar tá ið ein stór skipan skal eftirmetast og at nýggj skipan skal gerast tað er kanska grund til at tað einki hent yvirorðina í tjúgu ár tí at tað er kanska oftani eit sindur umfatandi men okur hava eisini fingið t við til í nevndarviðgerðini at at serliga arbeiðsskipanin ætlar at fara inn og eftirmetaarnar longu í vár hvussu leingi tað tekur tað tað er ilt at siga hvussu leingi tað ger men tað er ein vón at tað verða ein eftirmeting skjótaeftirmeting sum haá fngi gjørt nakar broytingar eg veit iki hvussu he skuldu verið heilt men soleiðis at hesi her fái ikki dettar niðr ímillum tí tað eru veruliga nøkur fáir føroyingar sum endu nøkrum keðiligum støðum at forsorgin ger faktiskt lítlan ongan mun og tey fáa einki í arbeiðsskipani tey fáa einki úr ella lítið og einki úri barsburðar grunninum men eg vilstaðiliga heita á løgtingi um at taka undir við hesum uppskotinum soleiðis ati og heit so at tú kunna heita á landsstýrið at fóra at gjarna nakað við eta her takkfyrhra formaður
ja takk fyri jóhan dahl er næsti røðari hann fær orðið nú gerst væl
ja tað er hetta málið um uppskot til samtyktar sum er løgtsmál numa áttaoghálvtrýss sum er frá javnaðarflokkinum um minst út hjá t almennu grunnunum hetta er tað so ein minniluti eisini sum eru eg sjálvur beini johannessen og jagun mikkelsen sum vísa á at bæði á arbeiðsloysaskipanum og barsisskipanin hava nógv ár í stóran mun verið óbroyttar í mun til bygnaðin tó hava broytingar verið í millum anað stødd á innogútgjaldi eins og og longd á útgjalds tíðarskeiði eftirlýst hevur verið frá pørtum arbeiðsmarknaðinum eta eina eftirmeting av hesum boðum g skipaninm verðið gjørd og báði stýri fyri arbeiðstskipanna og avvarandi landssmaður hava greitt frá at so verður gjørt í løtuni minnilutin heldur tí at áðrenn støðan verður tikin til nakrar broytingarlógini eiga okur at fáa hesa eftirmeting í ætlanin r at arbeiða við og við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum fá at samtykkja uppskotið eg haldi tað eri gott ati at partarnir og nevndirnar í hesum her og lanmaðurin hevur valt at eftirmeta skipanina tað haldi eg eri brúk fyri nú eftir eftir nógv ár okur gjørdu nakrar tillagingar í síðanam tíð tí eg hevði henda her eittpartavmarknaðuargrunnum og og báði barsskipanir og after um hendi og tá millum annað var ein dimetensskipan arbeitti við í samband við tey sum vórðu lesandi skuldu koma heim hohon hon fekk hast at virka og og kom up á pláss fyri te sum vórðu í ferliga lesandi og og koma har niðri frá han aðrastaðni so tað er gott at mann kann fara víðari við esiner og fáa kanska tey fái tingini sum kanska ikki rigga í dag til at at at virka eisini annars má eg siga við jarnin hammer tað at hteirra siga ví hesum málinum í fýra ár síðstu samgongu teir áttu málið hennrik old hevði hevði málið um hendi og mann er altíð so ólukksáliga grovur til at loysa málini tá mann str í andstøðu ogtað ermann eisini her opimbár tað øll problemir sum mann ikki opinbart fyri loysti tá mann sjálvur situr við um endan og kann loysa málini tay vil mann so øgilig gjaran loysa tá ið mann ikki kann loysa tey og tað er so við hesum málinum eisini tók so okurskál nógv hjálpa javaðarflokkinum sum er og hevur verið góðir smstoftaninn til at fáa hetta málið loyst meðan teir sjálv sita í avndstøðu so at eg vóni tað at tá ið úrslitið kemur frá landstýrismanninum eftirmetingin so rokni eg eisini við at javnaðarflokkurin fer at taka undir við tí takkfyri a formaður
ja bjarni hammar fær eina viðmerking
ja takk fyri harra formaður ja eg tað er gleðigt at hoyra at jóhan jóhandal ætlar at lofta aftur hesim málinum sum hann her nú ætlað t gjørt í so nógvum øðrum málunm eisini men ein lítlan spurningur johandal nær um hann veit er kanska meira yvirorðnaður spurningur ikki akkurát so nógtil akkurt hetta málið men nærmetir johandal sum er ein ein ein royndur politikari nær er skerinspunktur fyrri hjá einum samgongu at at taka ábyrgd sjálvi og ikki bara vísað á undanfarna samgongu tí nú havur sitið í eitt ár ja tað tað tættar ímóti einum ein hálvum ári og tað er tann sama rettorikkurin ikki sjávandi frá bara í ohandal ja tað haldi kanska ikki ein av teimum sum ikki brúka tað so nógv men hví hevur undanfarna samgonga ikki gjørt tað hví skula okur gera nakað tá ið tykur einki gjørdi men okur stul a farathygga upp á tað nær er skerispunktið fyrri hjá eini samgongu at teir taka ábyrgd sjálvur og ikki bara vísa undanfarnu samgongu takk yrihara formaður
jóhandal ger væl nú haldi eg
driat bjarni hammer hevur sett seg øgiliga lítið inn í hvat hendi millum annað í aldsgrunnunum og barsskipanini tey árini sum eg sjálvur sæð sum landsmaður eg rykvur neyvantíð gjørdas onógvar broytingar í aum borunnunum nakrantíð at nøkur landsmann sum grundlagdi vórðu gjørdur millum annað var dimptentskipani su egnendi o ánni seta í sett í gongd tykur kundi havt sum ein ein javnaðarflokkur ki og fyrtá víðari tað góða arbeiðið okur gjørdu og i okið ov gjørt og gjørt tyl hesar rættingarnum sum nú verða eftirlýstar kann eg fáa lovið at snakka formaðurin etá jest mær við orði ela ta bjarni hammer
vera friður tingsalinum eg haldi et i rímiligt at at mann kennir søguna áðrenn mann tosar um ting sum mann ikki fenna honutt til takkfyr harformaður ja so er tað næsti røðari sum fær orðið nú er tað aksel ve jóhannesen ger so væl
tá man kemur í andstøðu um hon kemur í uppskotnum hvít hevði skjørt heta her tað seinastu fýra árini up á ein máta kon n konn skilja attað meni um tað var soleiðis at tá mann kemur í í andstøðu so er allir trupulleikar loystir so haldi eg at man kom bara avtikið hesir ymisku flokkarnar altso við kundi avtikí sambandsflokkn j konraog tíggju altso aftan á fyrsta skeiði teira sita á løgtingi tí at nú nú hava teir havt møguleikan at gera tað tit skuldi gera og javnaðarflokkurn kundi eisin

fær aldrin alt avgreitpá fýra ár bæði tíma nær ikki alt og eisini tí tá man er ín samgongu so er tað altíð soleiðis at tað er meira enn ein flokkur tað eisini meir en tveir flokkar sum oftast tríggir ella fýra so eru nøkur kompromiur sum mann fær ikk avgredt alt tað sum mann hevur hug til tí tað ikki undirtøka fyri tí men til júst hetta málið so er tað soleiðis ati skipanin er soleiðis í dag at vit hava tvær haldi eg fantastiskar skipanir sum samanløknar við øðrum londum vit hava barcilsskipanina og vit hava arbeiðsloyðsskipanina sum kemur væl við bæði tá ið familjur fáa børn og eisini tá ið fólk vað raktu arbeiðsloysið

tað eru tíar verri nøkrum dettarnar millum eisini fólk sum hava goldið inn í skipanina í nógv ár men so kunnu v vera óheppin og dóttarnar ímillum og dóttarnarin ímillum so hava tæiruppá ein møguleika tað er at fáa forsorg og tað verðurikki nógvur mett kanska eisini ikki avstað men ynskir enda á forsorgn tað ernummar eitt men numar tvey forsetirin fer ikki enda forsorgn ella fyri at fáa forsorgn tað er hat tú einki oyður tað ernummar eitt oftan erna kanska unga familjur sum dettarnar millum tei r kanska spart upp til at seta seg á búgv so kund t ikki fáa nøkur forsorgn mungnu brúka uppsparingina tá teð skuldi brúka til at byggja nýggj hús ella keypa eina íbúð elak lknandi ella tað at hjúnaðarfelagin ikki hevur inntøku av týdningi so so tað er nok so trupult at fáa forsørgn hjá nógvum ungu familjum og og hví dekka so fólk niðurímillum bæði barsisskipanina og arbeiðslaraskipana tað kann vera millum annað barnsburður kann eg vera ein orsøk lestnaður kann g vera ein orsøk sjúka kann vera ein onnur orsøk og tað at mann ikki ordiliga hevur arbeittá seinastu tíðina fulla tíð altso fjøruti tímar um viku um vit taka til dømis lestna so kann tað vera fólk sum hava havt inntøku í fleiri ár tey hava goldið inn í barsilsskipanina te y hava goldið inn í inn í arbeiðsloysskipanina so fara tey undir útbúgving nú hava tey onga inntøku uttan lestrarstuðulin eitt tutt tíðarskeið so er tað liðug at lesa kundi akt á arbeiðsloysi men nú kunu tey einki fáa tí teir ikki hava havt inntøku á inntøku seinastu tólv mánaðirnir ella sum tit rættiliga oftan hjá ungum familjum tá tað e undir útbúgving sum leggja tað til rætti soleiðis ati at tey skuldu fáa børn og tey teimata soleiðis at tað skal vera tá útbúgvingini eru liðug hjáv kvinnuni oftanum tað passar oftani væl men so merkir tað oftan at tey ikki fáa nakrar barcisskipanir tí tey koma at drekta avla úr einari útbúgving ella úr lesturi og ikki havt nakra serliga inntøku har kundi ein loysn veri fyri tey sum eg lesandi íhvussuher at mann teknaði kundi tekna r ein trygging so isat man mann ringdaði nakað inn í skipanina meg men an mann las men sú afturfyri hevi mann tørv á annaðhvørt at fáa úr barsusskipanini ella arbeiðsloysskipanini so fekk mann tað tá ið tá ið tørvurin var har og tað er tað saman fyri føroyingar sum kanska flyta av landinum taka eina útbúgving tey hava kanska eisini goldið inn í nógv ár skipani her peint so far tað niður eitt tvey ár ella kata oysa fleiri áramál taka ena útbúgving sum kondi ta heim aftur ofta kanska eisini teim máta soleiðis at kvinnan er við barn men hon kann tíverri ikki fáa nakað úr bartisskipanini tí seinastu tólvmannarskeiðurio ikki goldi inn eitt annað sum kann vera ein avbjóðing tað komna fólk sum hava verið á arbeiðsmarknaðirínógv ár til dømis tímalønt kanska tretivu fjøruti ár goldi inn í als og so fer kemur fyritøkan kanska í stórar trupulleikar sum arbeiðir hjá virkin sum men tey royna at hóra undan men tað er lítið arbeiði í nakrar mánaðir kanska í eitt ár áðrenn virkið so fer á húsagang so hevur mann bara rokna út frá síðstu tólv mánaðinum har intøkanir verður lág sjálvt um mann hevur havt eina góða inntøku ella rímiliga inntøku og goldi inn í nógv nógv ár og taðer líkasum teir bólkarnir mann hugsar um kann mann fáa lofta tey soleiðis at tað er hvussu eitn minsta upphædd á hesum báðu á sá skipanunum um einar tíggju túsund krónur um mánaðin ella hvat er soleiðis at øll fáa nakað

akkuráthvussuan kn loysa tað tað tað skal eg ikki siga fyri lesandi er tryggingarskipan ein góðum máta at gera ta uppá mann bjóðar teimum tit kunnu tryggja tykkum eins væl sum sjálvstøðu vinnurekandi soframvegis men sum eg hoyri á vinnunevndini so hevuri landsstýrismaðurin og eisini stýrið fyri altsarbeiðslágskipanin sagt at mann arbeiði við at gera nakrar broytingar um tað e akurát hesar broytinarna ferð taka við tað veit eg ikki ten tað er vussu positivt mann arbeiðir við at yggjaetirskipanunum t sindur harmiligt ati at hetta málið helst fer at fella sær tað út til tí eg vistu løgtingið takk undir við hesum málinum sum hvussu sær senta signal bæði til lansstýrismannin og við stýri hjá alts at hvat løgtingið ynskir at mann ger so so javnaðarflokurin fer sjálvandi tá vit eiga eit upskot at taka undir við uppskotinum og vóna at uppskotið verður samtykt verður tað ikki tað so vóna vit at landsstýrismaðurin í partan av arbeiðsmarknaðinum fer at hyggja eftir um inkki kann hava it minsta útgjald á hesum skipanum soleiðis at fólk sum annars gkunnu hann goldi inn í nógvár skipanar ikki detta niðurímillum tak fyri hara formaður
ja so fær bjarni hammer eina viðmerking ger so væl ja takk
formaður undir viðgerðini í vinnunevndini so varð tað sagt at tey ætlaðust at fara at gera at hyggja eftir skipanum hetta var akkurát sum í nevndini veikindavág press men gjørt vart við at mann var noyddur at fara at hyggja eftir teimum tí teknisliga sum eru eisini nú avold aftan á tjúgu ár tí sama skipan sum fyri tjúgu ár síðan eisini tann tíðskrásetingum so víðari men skal bara ein staðfestin teir eru ikki farnir í gongd teir ætlaðu at fara í gongd tí er tað so óheppið at málið dettur niður fyri tí hevði tað lagt tað pressið á tær báðar skipanir at teir vóru noyddir at fara í gongd tí okur vita hvussu tær tá mann ætlar at fara í gongd men bónandi fara tey takk takk fyri formann

alt sum baturin hammerin sigur tað tað sum eg minnist frá fyrstu viðgerð og eisini tað sum eg kann lesa í álitini frá vinnunevnd nú á ordi millum á johan dahl so eg var ikki so hvussu ikki ósamdur uppskotinum um hann er púra samdur tað veit eg ikki tí hevði tað skal verið gilt høvið hjá løgtingi nú sendið signal til hvat er tað løgtingið ynskir soleiðis at tey sum skulu arbeiða við at broyta skipanina vita hvar kappelliskaskipanina er hvussu takk fyri hann
ja takk so or ta erhard joensen sum fær orðið ger so væl
tkfrihar formaður í samband viðheta er uppskotið um at at tryggja minstigjald úr úr ymiskum grunnunum so so minnist ja at undir fyrstu viðgerð tá hevði eg eisini orðið og eg helt faktiskt at uppskotið var eitt eitt eitt gott uppskot tí tað setir hol á nakað sum summann altíð skal diskutera tá ið mann hevur við við nøkur menniskjur at gera sum detta niður ímillum eksisterandi skipanir ø eg nevndi tá serliga tey tey lesandi sumfkkoma út faftaná at tay er ferlig við lesnain so koma tey út og hava einki grundarlag teð hava ikki goldið inn og hava tískil einki grundarlag til at koma inn í til dømis arbeiðslágsskipanina og tað haldi eg sjálvur er sera óhappi og eg haldi at atitað sum aksel johannesen nevndi beint nú um at fáa tey lesandi til at tekna eina trygging meðan tey lesa tað er øgiliga týdningarmikið øog so haldi eg eisini tað at tá ið tú mann skal jú vera tá mann arbeiðsmarknaðurin skal verða innkluderandi tavil si at tá ið tað er ein sum hevur lisið og hann er liðugur við sína útbúgving so skiftir hann status tað var tað sum eg nevndi undir fyrstu viðgerð at tá skiftir tú status frá at verða lesandi til at vera arbeiðssøkjandi talusig at tú ert tú ein partur av arbeiðsmarknaðini og tað er altso óheppið um mann kemur út í eina perioti hvar ið tað er eitt arbeiðsloysi og hvar að er trupult at finm at arbeiða at tú tá faktiskt kemur út til einkis og eventuelt sum tað allarsíðsta skalt tú inn á forsøkalógina so her eru fleiri viðurskiftir sum eg haldi at at tað er uppá tíðina at serliga í hesum førinum stýrisfrials eigur at fara og hyggja eftir og eg vil mæla teimum til sjálvt um okur koma at at fellundaruppskoti so vil eg mæla teimum til at gera fara undir tað arbeiðið so skjótt sum yvirhøvur gjørligt serliga nú tá ið grunnurin er øgiliga væl fyri og okur hava eitt lítið arbeiðsloysi so tað akkurát í sovorðnum tíði sum nú at mann skal fara inn og gera strukturellar broytingar hvar ið tað er friður hvar ið hvar ið tað er nevnt at fáa arbeiðið samsýluvís aftaná at at korona er er yvirstaði so verður tað aftur rættiliga nevnt hjá lesandi at koma út og finna etta arbeiði men tað tað pehøtust ikki at vera so eg vil mæla grunninum til at fara undir hetta arbeiðið so skjótt sum yvirhøvur gjørligt takfyri hara formaður
ja aksel johannesen fær eina viðmerking
eeg púra samdur við erhard joensen nú havi eg sjálvur lisið løgfrøði í keypmannahavn og tá eg las beinan vegin tað farað at lesa so fekk eg møguleikatil at melda meg sum lim í tí fakfelagnm sum løgfrøðingar oya upp í hoyrað til í danmark og so tá ið tann nestnaðurinn kom har ti vanvið at vórð liðugur so fekk eg og øll hini sum nósu el ivei kiu um hálvt árell eitt ár áðrenn eitt bræv frá fakfelagnum at vit høvdu møguleika at teknar um trygging eina arbeiðsloystrygging sum gjørdi tað betaldu v ta tað inn fastu mánaðin so kundu vit fáa arbeiðsloystrygging tá ið vit vórðu liðug al arbit arbeiðsloysstuðul tá iðva vór liðug at lesa og tað gjørdi tay flestu ið teklaði tað tá var eisni óg rímiligat stórt til arbeiðsloysið í danmark og fleiri fingu gagnar tí at tay tegu gingið kanska nakvar mánaðirella hálvtstar við fólkyngstørv so mann hevði tan møguleikan í danmark og tað hevu verið fín skipa kanska eisini havt tey lesandi í føroyum

ar formaður akkurát handa skipanin sum aksel johanesen nevnir at tú verður uppforraður til í skeiðnum tá tú er har um at vera ferdur at lesa at tú tá verður kunnaður um at tú hevur møguleika til tekna trygging tú hevur møguleikar fyri at fáa nakað í av útgjaldi tá tú er ferdigur í tí periotini hvar tú er ferdiur og til tú skal hevur fingið eitt arbeiði tað kann oftani ganga nakrir mánaðir upp í eitt hálvt ár kanska meir serliga hjá serligum bólkum tá er hetta ein fantastiska góð skipan tí tá verður tryggjaður eitt eitt eitt eitt minimunn ikki ikki fult útgjald men eitt eitt eitt minimunsútgjald soleiðis at tú aftaná at tú er er er ferdigur og hevur mistínesu so hevur tú trost alt møguleika fyri at hava so frætt av inntøku at tú kanst hava eina íbúð at tú hevur matímonnum tí tað er nakað sum mann er noyddur at hugsa um í eini sovorðnari støðu sum sum mann er tá mann er um at vera ferdigur at lesa takk fyri
já bjarni hammer takk fyri at formað
maður je tað ergott at hoyra erard joensen er positivur fyri hugskotinum sjálvt um tað berður felvt og tað er eisini gott at hoyra at erhard joensen heitur á hesu stýrini um at taka tað upp og fáa gjørt nakað við tað men okur vita av at tað er ikki heilt líka mikið hvar erard joensen sigur ella eg sjálvur sigi tað er nakað sum landsstýrismaðurin sum varar á málinum má taka upp við tað síni eitt annastað síni fólk sum han hevur undi seg tíbetur í tíverri er landsstýrismaðuin ikki til staðar í dag eg veit khar han er men tað er sikkurt góðar grundin til tað men tað er har er at hog má fara eftir sínum landsstýrismanni partamanni og fáa hann at taka og koyra á síni fólk um at taka tað upp og tað hoyri eg nokk uttan iva tað er ein viljur til tað takk fyri ara formaður
erar til joensen
ja takk fyri viðmerkingina bjarnar mær absolutt og eg skal lova bjarnar hammer at eg skal nokk halda í oyruni á landsstýrismanninum soleiðis at hann fer í holt við hetta herarbeiði ella hvussu eg syrgi fyri at at gong kemur ávatararbeiði tí hetta er altso ikki ein eftirmeting ið ber høvust at taka fleiri ár ella fer tann skyldiri mánaðir tí tað eru nøkur viðurskiftir sum tingið er ella arbeiðsmarknaðurin og tingið er er varug við hetta er eitt vitaminesandi eitt annað tegni við sjómonnum og og so víðari sum betala inn og ikki hava rætt til til útjald tað eru nøkur fá ting ið faktiskt skulu rættast inn so hetta arbeiðið bjóðist ikki at taka langa tíð og eg skal nokk halda í árini á helgiabransvegnum takk fyri hann har
tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað vit fara at atkvøða í hesum málinumog her ikki her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram vit atkvøða núja málið ír falli tað er tíggju tíggju atkvøður fyri trettan ímóti og ein er blonk so er hetta málið falli og avgreitt frá løgtinginum ja so koma vitil tað seinastu aðru viðgerðina í dag tað er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar tveyogtrýss tað uppskot til samtyktar um karmssáttmála um fiskiskap millum føroyar í bretland hvør biður um orðið tað er onnur viðgerð formaðurin í uttanlandsnevndini billjustinussen fær orðið ger su væl
takk hyrara formaður hetta her er uppskot til samtyktar um karmssáttmála millum um fiskiskap millum føroyar í bretland og landsstýrismaðrin fiskivmálið jakuvestegaard hevur lagt málið fram fyrsta desembur tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð triðja desembur tvey túsun og tjúgu er tað beint uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi níggjunda desembur tvey túsund og tjúgu ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og sum vanligt er í sovorðnum málinum so hevur hetta málið verið til ráðførslu í uttanlandsnevndini frammanundan og tí hevur nevndin ikki havt teir heilt tað stóra fundarvirksemið aftaná á málið er lagt fram tað hevur faktiskt verið frammanundan so vit mæla til at samtykkja upskotið takk fyri
ja takk fyri ngin tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so fara vit at atkvøða hesum málinum orðaskifti er enda og sum bilusinussen nevnd so eru tað ein samd nevnd sum er lagt álit fram og vit atkvøða nú tað hevur verið nokk so gott vist tað ikki var so nógv sum tað eitur góðum orði suss í í tingsalinumja vit eru liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin í blonk so er hetta málið ógreitt frá løgtinginum tað var jú eitt uppskot til samtyktar síðani koma vit til fyrstu viðgerð tað seinasta málið sum er á skránni í dag tað er fyrsta viðgerð av løgtinsmáli nummar níggjuogtrýss tað er uppskot til løgtinslóg um broytin í løgtslóg um sjófeinisjófeingislógin og har stendur í parantes útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanin frá tjúgu tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og einogtjúgu flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotu frá tvey túsund ogtjúgu til tvey túsund og einogtjúgu strika treytina um veiðuloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í sambandi við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanin ávikavist fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskiroyndir so langt varð heitið og nú fara vit skula hava framsøgufólk beini johannesen fyri fólkaflokkin hennrikold fyri javnaðarflokkin jóhandal fyri sambandsflokkin og høgna hoydal fyri tjóðveldi og biljustinussen fyri miðflokkin og beinir johannesen fer tað fyrsti at røða ja bjarni
hevur eisini biðið um orðið takk fyri
hrra formabeini johannesen takk fyri ja løgtsmál nummar níggjuogtrýss gtveytsogtjúgu tað er broytingu í løgslóg um sjófeingi og ta yvirskriftini erat útseta flyta kotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tvey túsun og tjúgu til tvey túsun og einogtjúgu og flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tveytúsu tjúgu til einogtjúgu strika treytina um veiðiloyvi fiskiloyvibeiggi fimm í samband við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlan vist fyri royndarfiskiskap og vinligar fiskivinnuroyndir ja tað er stuttugt sum ykskul sigur so er tað millum annað tá tað kemur til vinliga royndir í verkætlanirnir har mann flytur kvoturna fyri makrel osigld til tvey túsun og einogtjúgu mann gjørdi tað við svartskjaftinum fyri summar og so reisti tað sum er eftir av menningarkvotum tær kvoturnar summa hava eisini enn gildið tvey túsun o tjúgu at mann kann flyta tær ófiskaðu um ár og so eisini tað at at mann kann eisini flyta meira enn tey tíggju prosentu sum annars eru ásett í lógini yvir til tvey túsun og einogtjúgu av annars aðrari kvodu regnari orskvotu og og so annars er tað eisini í grein í hesum uppskotinum at tað eru eisini nakrar nágreiningar oymiskt meni tað tað verður flutt tað haldi eg ertaðer e sjálvandi gleðiligt attað hevur stóran týdning fyri samfelagið at hesi virðini eisini koma til høldar og tí ferð tað er tað gott at s eisini fáa tað upp á pláss áðrenn orsskifti og so e ta eisini týdning fyri fiskiskapurin tildømis efti makrelið at oftan fyrsta í januðarmánaði so plagar mann royna elsjógvi ella tað sum kann blíva bretskur sjógvur nú so tað er týdningarmikið at vit fáa hetta her avgreitt skjótt og eisini eina orsøk til at mann flytur meira enn mann kertir broyigarmann flytur meira en tíggju prosent tað er millum annað tí at tað er ikki verið tann sami fiskiskapurin eftir við makreliar man ikki fingið fingu tað sama sum annars tí makrelan flytur seg so hetta hevr ov stóran týdning fyri okkara samfelag at vit fáa at at fáa hetta her framt og so eru tað eisini nakrar nærgreiningar viðvíkjandi veðilvi í fiskiloyvum og øðrum sum tfer í vinnunevndina mann gjarna hevði viljað fingið kanska nágreina eitt sindur meir so ja eg haldi ikki s øgilga nógv annar at siga enn hetta her at hetta skal fáa ein góða og viðja viðgerð við vinnunevndini takk fyri hara formaðu takk fyri so fær hennrikold oren ger so væl
øheg fari ikki endurkenda nakað tí sum beini johannesen nevndi men her standa jú úr viðmerkingumi nøkur tøl tonsatøl so tað er er ikki neyðugt at fara taka tað upp aftur hvat av svartskjafti í makreliu og sild og bjarni hammer havi skilt at læna hevur nk nønøkur ting eisini sum hann hevur hug at

herveruro snakkað um grein fimtan b atat leggja afturat kvotin tað er so

lagd tær afturat bara til at brúka í einogtjúgu og so fella burtur fella síðani burtur tað er ja tað er væl nakað sum mann er samdur um eg eg giti meg til at mann er samdur um tað í í og e meirilutanum

eisini eg helt tag vera nokk so spesielt nú nú nú ornar mann fyri forskeljin nýggjum grein hálvtrýss millum annað har stendur landsstýrismaðurin kann uttan mun til galdandi avmarkingar eftir hesi løgtingslóg eftir umvæli frá havstovuni lata fiskifarið undir føroyskum flaggi við veiðiloyvi ella vðvskiloyvibólk fimm undir føroyskum flaggi og tað er í som nýggja strika altso at at tað skal vera undir føroyskum flaggi eg veit ikki um teg man skiftit út í hálvlants flagg ella t er nakað annað mann ætlar tað stendur so ikki her beint men tað er eitt sindur spesielt at mann koyrir vekk undir føroyskum flaggi eg veit ikki um tað er tað at at í við at mann opnar upp fyri skipin við ongum veiðuloyvi at atta hevur í samband við tað at mann koyrir føroyskt flagg vekk teg veit ikki ordiliga meni hetta tók sína tíð og okur vistu jú sum vóru í síðstu samgongu at gjøgnum hoydal har gekk tað eisini eitt sindur treytt men tað lukkaði so ár on árið var úti at fáa fáa býtt út men nú upplivair tað at nú bleiv astrektiaso árið ikki til tað er etta keðiliga við árið at hava bara trý hunrað g fmotrý hundrað og fimmogtrýss dagar og tað er avmarkað hvussu nógv mann kann fáa burturúr trý hundað og fimmogtrýss dagar og eg minnist tað up undir seinasta valg tá hann segði verandi fiskimálaráðharri at hetta hjá høgna hoydal hetta skuldi ein ornað ein fyrrapart ein fyrrapartur fór at taka sirka at fáa býtt hetta her út og so at ta yvistaðir eg taldi eftir nú í áðni nú eru trý hundrað og fimmogfjøruti fyrrapartar farnu og nú fara okur at flyta tær til næsta ár tað at flyta eitt frá einum ári til næsta ár tað er ikki ja tað er ikki nakar stórur kundstur tað kann mann ikki siga tað skal ikki nógvja tað kann vera tit tað tað skal ikki nógvur fantasiur til at at flyta eina kvotu frá einum ári til ter næsta ár men tað hava okur so her um tað verður for so tíð at fiskadag ella mann hevur forstutt tí at rokna í fiskimánlaráðinum ganga ikki serliga skjótt at dividera tað er tað sum eg havi lagt merki til øgiliga nógv ár at at er tað nakað sum bilar í fiskimánlaráðnum so er tað at dividera at taka eitt tónsadal og sigast tað skal býtast í soo so nógvar partar og so og so nógv í part tað gongur ófatiliga spakuliga g nú kom oku so í tar støðuni at tað lukkaðist ikki ein úti og hetta uppskotið er altso vist tað bara vara at flyta so so hevði tað væl ikki verið tann stóri trupulleikin nú ú ingið ekur at vita fyrr enn í góðam mánaðu síðani frá formanninum at tað var absolutt seinasta freist vist nakað skuldi koyrast ígjøgnum í ár so eg giti meg til at tað er ikki akkurát tað sum er aktuelt við hesun her at tað skal avkrærast í ár tí a nú verði ikki s e ikkisonógvum nevndan fundur eftir egveit iki sum bain ella hvat tað berður til meni vest tað vara bar at flyta yvir um tað hava okur so onkuntíð prøvað fyri at deskutera í hvørfall so var tað ikki tað stóra problemið men tað er her eru onnur ting uppi í altso bólkur fimm er er útgreinaðu nokk so spesielt eg veit ikki okura hvat ið tað tað er nokk so intersant vri nevndini at fáa at vita hvat eta mann ætlar við bólk fimm altso hvat hvat eta mannhvat fer royndir skal bólkur fimm gera tað er avmarkaðatvistu úk hugsa um støtdinabólki fimm so er tað avmarka hvat hann kann royna eftir tað kann vera okkurt sum er rinji á fjarin ella úti fyri fjarðamunnan ella oktineraðetn av tí tað kansn esk vera synna kjakir øh hetta

grein hálvtrýss punkttrettan ikki treyt at umsókn er knýtt at ávísum fiskifari við veiðuloyvi tað var jú eitt øgilig rok seinasta um tá ið mann bjinti at snakka um at loysa tað frá stálinum men nú altso nú opnar mann upp fyri at

ella bátar hvat mann rópar tær fyri tað haldi eg nevndin má hyggja nokk so noyliga eftir og koma til tingið við eini frágreiðing um at broyta hetta av við við tað tað sum mann kanska slettikki hevur droymt um fara fór at blíva og eg eri ikki so nervøs fyri um ein bátur í bólki fimm fær eitt annað royndarloyvi tí sum nevnt so er tað avmarkað hvat mann kann royna eftir mann kann royna eftir goggun og krabbin og einini øðrum sum eri innarliga tá mann mann fer ikki út við einum bólki fimm ikki serliga langt út ikki ikki um veturin í hvørfall tað kann vera summarið eitt sindur men

so tað er tað er ein partur av tí og so er tag hitt við við innflutningi av vismann hevur eina royndar kvodu at mann mann eg skann ikki avvísa tað soum man hevur eina royndarkvodu at mann fer loyvi at leiga skipið at lána skip tað var jú endamálið íð seinasta seinastauppskotið hjá høgna hoydal uttan at eg var ikki nevndini tá so eg hevði ikki allar detaljurnar í høvdinum men tað var ein øgilig larmur av tí sum bleiv av tí

nú nú spøki o e nakað aftur í nakað er tann retningin uttan at vera hundrað prosent tikkur

mann tekur tað við føroyskum flaggi burturúr hví ið tað er tað manglir okur eina eina frágreiðing uppá og so so hevta innflutningin av skipum við ella hvar marki gangur er tað er tað talan um stór skip í ongum fiskiloyvi ella veiðiloyvi il eta bara bátar smærru bátar havi roynt at lesa með tar til eg og komið til eina niðurstøðu uttan ivur í hundrað prosent sikkur í teg

øh tað er eitt sindur spesielt altso alt eftir hvat nú hvussu langt tað gangur út í næsta ár áðrenn mann fer t útskriva í hesari her royndarkvodurnar so kann tað bera eitt problem at viðkomandi felag ella hvør persónur ella hvør tað er fer eina royndarkvotu og at hann skal avklára tað innan fyri eina rímiliga stutta tíð serliga vist tú enní størrum skipi so kann tað vera eitt problem at fáa avklára innan fyri eitt ár og so fellur tað burtur nú sógu okur at tær snakkaðu um samgongu at tað sum eturhvat hevi tað menningarkvotur tað skuldi bara verað virtrýstir um hetta her nýggjuárið og so skuldu teir sum hevði keypt eisini eisini keyptar kvotur tær skuldi s fella fæst til teir sum hevði keypt ter og tað haldi eg tað mesta órætt ferdiga sum nakrantíð er farin fram á hesum økinum tað er tað a mann sigur at ein sum hevur keypt eina áttara du illa einar fýraáyra kvodur at hann eigur hana fór evher tí sanshýrlibí segði onkur annar og serliga onkur føroyskt reiðar í bjóðað vist tað visti tað at hendan fýraáyrakvotan hon bleiv ein fjøruti áyrakvota staðin men sum sagt at her er nakrar detaljur í sum eg trúgvi okum nevgast at hyggja nærri at fyri at mann skal koma aftur við einum sum er nøkurlít í ordan eg skilji ikki ordiliga hví ið altso vist tað var tað mann ætlaði at fáa hetta hetta málið avgreitt ponull kommaniks so burdi tað verið ein spurningur um at flytt kvoturnar surtum nýggjár hatta var tað tað tað næsta mann snakkar um um um vaiðiloyvir og annað slíkt tað burdi eg ikki verið í einum uppskoti sum sum mann kanska siga hastaði eitt sindur nú veit eg ikkium hettað hastari hailiga takið tað kann gott vera til etki hastar so er tað jú

men men tí tí tí er tað óskiljandi at mann mann dreimar for nógv annað uppí altso vist tað bara var sum sagt uttan endursendarnar fleiri ferð at at okur flyta kvotur hesar tónsatalir sum standa nevnd í viðmerkingum niðureftir yvir m nýggjár slætt hatta var tað einki meir so so hitt við veiðiloyvim og og og vongum veiðiloyvum og alt tað tað kundi so verið tikið

seinni tá ið mann hevði fingið ígjøgnumgingið tað ordiliga tavakfyri
ja tað er ein viðmerking bjarni hava mergir so væl ja takk fyri at
formaður nú tók tað meira enn hendan fyrrapartin at fáa avgreittvinnuligar royndir verkætlanir tað verður ikki í ár tað verður í næsta ár men eitt annað sum eisini á okur hva bíðað leingi eftir sum sum var eitt ófrávíkilugt krav tað var eitt ófrá víkilogt krav tá ið lógin um sjálfeingið skuldi samtykkjast seinast íg tvey túsund og nítjan tað var tað at frá summum tinglimum at ein lóg um nýggj hvussu tilfeingisgjald við krøv við hørðum krøvum um tilfeingisgjald skuldi vera í tinginum beint ann á jól altso jólini sum fóru tann lógin skema ikki kom niðan tingi enn er tað altso tað vísir s htta hetta vísir ikki at vera eitt altso man sær eina reyða lilju í hesun her at mynstur at verkætlanirnar eru ikki avgreiddar yvirhøvur vónandi verður tað sjálvandi hjá næstár men tilfeingisgjaldini hoyrir mann einki um heldur at eg havi spurt meg fyri og nú er tað so blivið til tað var okkurtá veg men nú hoyrir mann at tað kemur eingin nýggj lóg um tilfeingis kjølt í ár ja
so er tað hendrik áld til fólk
tí ja tað er púra rætt sum bjarni hammer sigur tað var eg var øgiligi ja hvat mann ropa tað fyri t øgiligt oppstandilsi í samgongu nær ið hetta skuldi avklárast tað skuldi vera her og nú og so skuldi tað vera á nýggjár og so snakka manum at at eisini í farna árið tað minni meg eitt sindur um at spurningurin er um um um jacubvestergaard og ein floksfelagi niður á vaglin at hava tosað saman tað minni mest um skoytibanan sum tey fóru við her á vaglinum og fóru oman í vágsbotn og so skrettu tey nólsoyar potn niður og so fluttu tey niðan í gundadal hetta er nakað tað sama við hesum her tilfeingisgjaldinum hetta her hevur verið niður í vágsbotni og so o tað verið á vaglinum og so tað fara niðar á gundardali og nú er tá so vekk nú nú nú tað púra vekk takk fyrin við
barking afturat høgni hoydal
hatð var mest til at sumhennigold nevndi við flokkalyndila gloyma seg skjótt men hatta við at at at tey sum keyptu sær keypti sær rættindi á uppboðssølu til til trý ára og átta ára royndir at tey bara fingu tær foreðvur tað var altso ófatiliga blóðskeivt ímóti ka mansiga øllum teimum sum virka í fiskivinnunu og vilja virka í henni tí hevði tað verið treytir rammanundan so høvdu uttan hiva boðini verið heilt øðrvísi øh og nú fingu tey so bara longt tað og so við einum ja hvat tilfeiniskendir einafer verður tað har er samdur bjarna hammer tað ánarvikk hvat tað blívur til so tað var altso ein órættur sum sum haldi eg r fingið alt for lítið om merksemi sum sum tað evr løgið at ikki fleiri í vinnuni mótmæla ímótur

ja eg veit ikki um tað er soleiðisr at tervinnunir visti teir torar at siga nakað so fáa tar einki av hesum av hasum ja mist tann góðan máta tað tað er nakað e tann rættingin tí tí tað vóru øginakrar øgiliga ónøgdir føroyingar sum beinanvegin søgdu visti hatta var visti hatta visti hatta verður tað so var tað ein katastrofa at ok iki vistu av tí so hevði sjálvfylgiligt keypt áttaárskotu fyri meira enn tað tey blivu keypt tar fyrri og tað er kann ikki disputerast at tikisð ein órættur at mann mann letur teir sum hava bjóðað upp á átta ár at siga hetta verður tað ella fýra ár hetta verður tað sum tikur eiga fyri restin tú so hevði fleiri har tí har vóru føroyskar rísvernir før fyri at bjóða
so er tað jóhan dahl sum fær orðið ger so væl
ja tað er løgtinslóg um broyting í løgtnslóg um sjófeingi sjófeingislógum og tað snýr seg um at í hesum málinum frá landstýrsmanni fyrskimannin at útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir o verkætlaninir frá tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og einogtjúgu og at flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu tjúgu til tjúgu einogtjúgu og at strika treytina um veiðiloyvi og fiskiloyvi í bolki fimm í sambandi við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanum ávkavistfyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskivinnuroyndir suðuru orðini í lógartekstunum ella lógaruppskoti

ár í ár sigulutí verið trupult at upp á nógvar mátar fyri teir sum hava drivið vinnuni eisini í fiskivinn og eisini polagska vinnuni okur hoyra jú tað at nógv av hasum virkjunum sum eru í landinum liggja við stórum goymslum og tí hevur verið trupult at sleppa av við við vøru

havt en ein ein ein eina svikaliga ei vikaligt heskumassiðl í makrelfiskiskapinum sum hevur gjørt tað at stóra mongdir av makreli so víst eg skilji nøkrir tjúgu týsund tóns í løtuni verða ikki veidtar í ár og tú skil eg heiti landssýrsmaðurin og okum um at flyta hesa mongdina yvir altso av eginkvotum sum eru og at teimum at teimum sum eru til vinnuligar royndir eisini frá árunum í ár yvir til næstu ár at at veiða tað haldi eg sjálvur eri rímiliga ítí men samstundis u tað varir biðið um tað so hevr ta eisini sagt tað at vanliga kann landsýrsmaðurin ikki egnari heimild flyta mær tríggju prosent yvirum men heitur á okkum um at fáa møguleia afirat flyta alt yvirum og tað er tað sum eitta uppskoti eisini iinn ber tað en bara eisini tað at tað eru verkætlanin sum skuldi verið settar á gongd í ár á vinnuligum av vinnulium royndum og eisini orsakað av um stendiheitunum millu annað var ein partin av svartskjarninum givin til aðrar at veiða tí mann ikki hevði fingið royndir royndinaruppá pláss og mann væntar tað at við at gera tað at mann flytur alt til komandi ár ja so fær mann eina nógv betri og greiðari loysn á á tí málinum og tí heltir mann eisini eisini á løgtingin um at flyta tann partin yvirum til tvey túsund nú einogtjúgu tað haldi eg eisini ljóðarin er fornuftigt tí at tær mongdirnar sum okur tosa um sum okur kuna væntað vera í komandi ári eri ikki so er tað ikki so lítið tá okur tosa um báði svartkjaft og um makrel og sild eisini tað tað snýr seg um um vinnuligar royndir so tað kann eg fult út fylgja og taka undir við at mann finnur ein leist uppá eitt annað ting sum eisini verður nevnt í her sum hennikold eisini var inni á tað er heftar her við grein hálvtrýss har ið

sigur tað at mann í ávísum førum kann loyva tað at mann kann fáa skip inn at veiða hesar menningarkvoturnar uttan at hava veiðuloyvi fyri at kunna gagnnýtta tað og men tað gevur heldur ikki loyvi til til annað enn at veiða tað sum tú feært loyvi til í sambandi við menningarætlanir tað gangi úrt frá at landstýmaðurin tí hann kemur í nevndina kemær grein eittsindur meira frá hvussu hann hugsar tað ttað er eisini nokk so nógt við mær at mann hugsar tann tankan sjálvur haldi eg te hava hildið nógv ár at aðtað skuldi verið ein størri fleksibilitetur í møguleikanum hjá sjómonnum yvirhøvur og reiðaríum at kunna veitt el ta kundi til dømis leiga sær skipi inn í eitt tíðarskeið til at veitt makrel og so koyrta skipið út aftur aftur í staðin fyi at ligið og keypti stóra amboð tí at okvur vita tað atilømisa norðmenn hava eina kvodi í mafimm túsundt tons ella har á leið kanska á makreli teir hava kanska eitt sløg av at silda eisini og teir hava nakað svart ha tí tað haldi e henrikað old kendir alt til hann veit kantsigur skipini hava fiskað og so liggjadagin stóran part av

fiskiskap har mann ikki hevur skip tøgt í føroyum til ta endamálið at mann yvinti eilskin kann leiga sær ella keypa sær skip inn til til tann partin og veiða á tann hátt ug tey árini sum mann hevur fingið et menningarloyvi ella eitt eitt eitt vinnuligt loyvi og vist tann verkætlanin eydnast so sjálvandi hevur mann ein møguleika til at kunna fáa tað sum eisini lógin sigur hjóvenslógum til eit varandi loyvi visti tað vísti seg at vera burðardygt ogg og og fíggjarliga í ordan

mann hevur jú so nógv r eina millum tjóða avtalur athaldaseg til og mann mann kann við ati flyta meira yvir um árð enn tað sum e er hmila ella sum mann sum stendur í í lógini hjá landstýrsmanninum at gera heimilunum so kannmann kanska fáa nakrar trupulleikar við við millumtjóða samhaldspartnarnir tei at siga tað tykara fiskar meirenn tykur burdu etað er so ein purningir sum lansýrsmaðuri um má kanska greiða eneitt sidur frá hvussuhann særa upp á

heita allir á á landssmannu um at mann flytur yvir um ár og taka undir við at tei vara flutir yvir már so taðhali ljóðar ljóðar rímiligt tá mann tosar um avleiðingarnar fyri vinnuna í hesum málinum so sjálvandi so er tað tað at allir teir sum hava vónað og fyrireikað seg upp á kanska vinuligar verkætlanir teir teir fáa ikkitað teir steir skuldu hava í ár

kann veiða næsta ár og so fáa ta upphæddin inn í tjúgu einogtjúgu stam frií túgu tjúgu tað blívu jú eisini ein hampiligu upphædd tá mann hyggur eftir hvatir eftir at av makreli og og silda av veia í ár sum ikki verður veidd so eg skal ikki gera hetta er orðaskiftið nógv longri eg haldi at hetta her málið kil fáat viðgjørt í nevndini og og taka landsýrsmannin inn og fyri at hoyra hann og fáa greitt málið soleiðis at okur kunna fáa hesi tingini avgreidd og skjútta soleiðis at vinnan kann ka myrka optomalt eisini frá frysta januarmánna aftur takkfyri hara
ja bjandi hammersfarna viðmerking
ja takkyrhra formaður ja egi samdur við johandalu tí at tað hevur verið trupult hjá hjá nógvum visti hjá øllum at dríva vinnu í hesum her serligu tíðini sum hava verið har marknaðinir hava verið lagnir aftur og so víðari tey sum hava summi hava summi hava gjørt seg klára til hesar ymiski verkætlanirnar men men muna bíða til næsta ár tað eru eisini onnur sum hava verið hevði verkætlanir í ár sum gingu út í í í junimánað søkti um at fáa for longtir men ikki hava fingið forlonkt her tí tað itt sindur eisini nú at nú ber til at flyta alt yvir um men tað er so tað so er tað ein lítlan spurning afturat til jóhandal um hann er er innarliga sjálvandi í samgonguni og hevur áhuga fyri fiskivinnuni veit jóhandal hvør er orsøkin til at mann ikki hoyrir nakað um hesa nýggju tilfeingislógina nú knappliga tí tað var serliga í tað fíggjarlógin beriðløgd fram tá bleiv landsstýrismanní fíggjarmálanum hann hann fortaldi veruliga eg segði hon kom kanska um tíggjunda desembur hann segði neir tað kom hann ikki hon kom langt árinm veit johandal hva orsøkin er at
so er tað johandahl
fy ikki at siga bjarna hammer ígjøgnum formannin so spurdi eg sjálvurin in til málið fyri fimmum viku síðani um u ata her verið veiðugildum til landssmannin og fingiat vita tað atat veiðugjaldsuppleggi var eitt gottuni tá setr arbeiðsbólkur arbeidu við tí fyri at fáa tað avgreitt so eg gangi sertur úr frá tí at vit tað málið ikki komi fram her enn at tað verður eftir tanmum fyrsta málinum sum kemur fram í í í janamannað tí at tað er øgiliga vetalt í hvussu fyri okum og sambansflokkinum og eg kann gjúrta fyri samgongun t ætlað at mann fær tað málið avgreitt upp á ein for níggjan máta soleis at okur vitja tað at mann hevur nakað fyriat halda seg til sum er púra greitt í komanditíðin hvat ið veiðugjaldið verður lagt á og hvussu man leggur veiðugjøld á á fiskivinnuna tað er vetalt og sum andsmaðurin ella summbjarni hammer eisini í beiggin í formannin so erta tað at seta fast gjald á fyribils fyribils fyri at tryggja tað at okur fáa tær inntøknarin sum mann hvussur hevði á sama støði sum átjan inntløkur fingu avgreitt tann partin sum eitur tað nýggja veiikjútina takfy formaður

eg skal bara byrja við at siga at tað er rætt sum bjarni hammer hevur víst á at tað er nærum sum sum dagur og nátt nærum óskiljandi ati viðgerðin av øllum teimum avbjóðingum sum fiskivinnan hevur eisini undir hesi her broytti lógini um sjófeingi sum e veruleika mín tikin afturspolin el ta gamla far túti ím merksemi og eisini tað mál og liðugsleingi omaná hesum málinum har tað nú er neyðugt at royna at flyta bæði tað sum varð ætlað til vinnuligar royndir o verkætlanir tí mann ikki hvur avgreitt tað og ið kundi fiskast í ár men eisini ein stóran lut av tí makreli sum ikki er fiskaður av føroysku kvotuni í ár og tað havi eg fyrr boðað frá at tjóðveldið tekur undir við at vit flyta tær kvoturnar og eg heitta landstýrsmannin um at gera gera tað so tað er ikki tað haldi ikki er tað stórur ivamálið í hesum tað sum eg fari at fara stutt at nevna øhog eg vóni vit fáa viðgjørt taðt sindur nærri eisini í vinnunevndini tað er tað sum eri í hesum lógaruppskotinum eins og øll lógin um sjófeingi sum hon er nú roynd og veru e eri vit komin til eina støðu har eg fari ivast í umtað er neyðugt at hava nakað lóg tað sum stendur í lógini í dag er rætt og slætt at landsstýrismaðurin kann gera júst sum mann vil í so at siga øllum málunum tað er eisini tað sum stendur í broytingin við viðgerðr í løtuni umhvussu fiskidagar verða ásettur taðer kki ein gonguásett at mann skal hava bólkar ella htað verður gjørt og tað kann mann hava fólkunnu sjávandi siga at tey hava álit einlandsýrsmaður gera nakað skilagott men hetta er nógv nógvfar víðar heimildir frá flotta frá løgtinginum sum vit eru komin eina støðu har tað slett ikki er nøkur rættarstøðu ella nøkur lógarstøðu á fiskivinnuøkinum alt verður latið yvir til sonevndar fyrisikarliga avgerðir og tað verður tað tíverri eisini í hesum hesum uppskotinum á nøkrum týdningarmiklum økjum h og tað sum eg haldi serligur dentur skal lgjast á her tað er at tað er at her koma eisini reglur inn viðvíkjandi tí at fáa at fáa skip inn til at fiska av umsóknum um vinljgaroyndir verkætlanir og tað er í sjálvum sær haldi eg skilagot hað er ein góð skipan nevniliga at tú ikki at vilt tú koma ast nýggjur aktørur innatvinna mást t eisini fáa atgond til á men sambært hesum og teimum innvekslaðu reglunum sum nú eru so skilji eg taðum lanstýrsmaðrn knn kanskal rætta meg at lansýrsmaður fær eisini heimild til her at gera undantak fyri at tað er skipa undir føroyskum flaggi at um tú hevur fiskað av hesum grein níggjuogfjøruti har ti eru bæði vinnuliga royndir og royndir verkætlanir visti mann so er í fimm ár so fær mannknapliga veiðuloyvi í hvørjum bólki

í tí bólkinum ta skipi onkursvegna er í altso eg síggi tað sum at vit eisini her her sleppur løgtingið eisini allari allari stýring á tí sum hevur hóast alt hevur verið bulurin í fiskidagarskipanini og í skipanini nevniliga við vit hava bólkarnar og um mann ikki flytur nýggja orku inni teir bólkarnar ella økir um orkunum í teimum bólkunum og so framvegis so framvegis ø so so eg so mítt stutta niðurstøða er bara tann at eg haldi at vit skulu flyta kvoturnar eg skilji eisini væl tað sum man kanska ikki hugsa um tá mann gjørdi upprunauppskotið at tá ið tað er kvotur á rættindahavara støði altso hettahar kvoturnar sum hava eginkvotur og taa ætl tíggju prosent so era fleiri av teimum sum ikkihava kunna fiska alt eg veit at ikki tað unnu kanska fáa meira upplýsingar um men hinar broytingarnar so nú lata upp fyri at mann aftur og eg má siga tað sjálvt okkara lóg bleiv ákærad fyri at sjálvt um eg havi verið inni í hesum málinum í í øllum endum og kantum so havi eg ilt við at skilja hvat stendir her altso hesar ásetingarnar um hvussu tú fær veiðuloyvi og hvat landstýrsmaðurin kann og hvat hann ikki kann og geva undantøk í summum førum og hinum førunum um menningarkvoturnar sum eg skili ta hhar er tað bara tær menningarkvotur sum vóru givnar sum fýra ára kvotur í síni tíð sum verða fluttar er hinar táttar burtur er hin hinar totirnar burtur heilt eg haldi vit saktans fáa tt yvirliv hvat søðan er so eg sigi tað bara nú og at eg mær nýtist ikki at at nýta størri orku upp á tað at eg eri komin tlta niðurstøðu at at tað sum er hent á fiskivinnuøkinum í hesum árinum tað er at rætt og slætt at at vit hava flutt allar heimildir allar lógarreglur yvir til eina fyrisiting har ein landsstýrismaður og jaku vestegad halda eg sigu tað sjálvur hann heldur at landsmaðurin kann gera metingar sjálvur um hvør skalt hava kvotur hvør skalt hava veiðiloyvir hvør kann flyta hvør kann ikki flyta og so framvegis og eg haldi tað er farið farið langt langt út um tað sum sum eitt framkomið samfelag e er at hava sum sum vinnuliga lóggávu eg skal so bara eitt enda skoyta upp í tað eisini harra formaður at hetta við at mann heurhevur byrjaði at hav lutað út kvotur við kunngerðum og fleiri skilafólk hava ment sær tilmuni um tað málið og tað hevu verið eitt sindur alnen frammi eg haldi tað eri komin á niðurstøðu at eg gevi teimum rætt sum siga tað at tað sum hendi tá ið tvey túsund og ellivu frameftir har mann byrja luta út við við kunngerðum tað hevur verið ein ein ein ein ófatiligt afturstig fyri rættarsamfelagið sjálvandi eiga vit at hava lógurog reglur fyri hvussu atgongdin er til at fiska og soleiðis hjá tey sum virka í skipanini vita hvat tey hava halda seg til lógarliga sum lógin verður samanskrúvað nú og eisini við hesum broytingunum so verður tað rætt og slætt fyritikarligar avgerðir ella avgerðir hjá lanstýrsmannini sum koma at mynda bæði treytirnar hjá heimaflotanum og allar kvotur sum eru í uttan fyri føroyskan sjógv og í føroyskum sjógvi og hvussu mann flytur hvussu hvør fær loyvir hvør verðið góðkendur alt liggur hjá hjá einari hjá einum úthinnandi valdi og og tað vóni eg at at at fólk fara athyggja eftir heg giti at jkart vestegard sigur tað er fínasta stað men so kann hann bara ímynda sær hvat so hvat vis hann heldur onkur kemur har sum sum ikki fer at brúka heimildirnar sum hann heldurtar skulu gerast so eru tað ú eisini heldur ikkinøkur trygd fyri tí sjónarmiðið sum jakumvestergaard hevur so vit mugu taka hatta málið upp tívit kunnu ikkihalda fram pá hendan mátan hatta hatta endar í einum samfelagi sum eg haldisterkki man kann kalla bygdarlógi rætt longurtakkfyri harar formaður
ja so fær biljustinussen orðiðger so væl
ja takk yr hara formaður eg haldi at tað er ikki ordiliga rætt fata tá ið høgni hoydal sigur ati at vit pjóðast ong at lóg at hava altso eg eri samdur ið høgna hoydal í at lógin er torskild og tað hevur hon altíð verið altso tað er altíð verið trupult at at fyrihild seg til fiskiveulóggávuna tí at tað erusonógvar tilvísingar í henni og mann skal næstan hava lógina alla í høvdinum fyri at kunna fata ein ein simplan setning visti hann varð skrivaður uttan tilvísingar men men allar tilvísingarnar gera tað at tað tað er øgiliga ringt at fylgja við altso bara sum til dømis tað verður sagt at nøgdirnar av makreligum norðrasegld sum í tvey túsund o tjúgu varðu settar av tlvinnuligar roynd ir verkætlanar sambært grein níggjuogfjøruti stykki eitt verður tvey túsund og einogtjúgu lagdar afturat nøgdinum sum sambært grein fimtan stykki eitt nummar tvey og trý og stykki tvey verða settar at vinnligar royndir og verk atla sambært grein níggjuogfjøruti stykki eitt soleiðinar koyrir lógin atlan vit ígjøgnum og tað er tí at hetta er lógarreguler altso tað er ikki tí at mann mann leggur upp til at mann mann skal avtaka lógina og hetta er uttan iva rættiliga nógv lógarregulera fyri at hava skil á hvør oyðurættindini hvør hevur hesi rættindini og hvussu tey verða skipaðir men hetta her uppskotið í yviryvirskriftum so flyta vit tey rættindini sum ikki verða brúkt í ár til komandi ár og tað er lætt at fyrihalda seg til og tað haldi eg skilagott og at mann gevu landsstýrismanninum eisini sum eg skilji tað loyvi til at fara upp um tey vanliga aksepteraðu tíggju prosentini sum eru og tað hevur jú verið trupult at fiska makrelkvotuna í ár tað var tað var nokk so tíðliga atskipini góvust við at bera við makrel og tað hevur kifiskiskapurin hevur ikki tikið seg uppaftur í desemburmánaðu tað kann sjálvandi vera at at okkurt hendir frá nú av og til árslook tað tað kann henda skjótt men annars so so verða rímiliga stórar nøgdir fluttar til komandi ár eg eri eisini harmur um at tað ikki hevur eydnast landsstýrismanninum at luta úti kvoturnar til vinnuligar royndir og verkætlanir tí at fyri nakrar av teimum sum kunnu vit siga eruja b limir í uppsjóvarflotanum so so hevur akkurát tann parturin verið vónin og tí ger tað tað at teirra treytir kanska verað eykaharðar í hesum árinum vit hava teir ikki hava fingið atgongd til til til hesar vinnuligu royndirnar og verkætlanirnar men so er tað sjálvandi at vóna at teir í staðin fyri komandi ár fara at hava kanska dupult so nógv at fiska og kunnu kunnu fáa eitt gott ár økomandi ár tað er tað er sjálvandi tað at vóna so eg haldi at tað er ikki so ræðuliga nógv annað at nevna í sambandi við hesa lóggávuna nakar verður sagt um at fiskifør kunnu sleppa inn uttan veiðiloyvi og at mann letur upp fyri tí møguleikanum at at at nýggj fiskiførð kunnu koma inn sum verða knýtt at ein ein einum ávísum loyvi ella ein ein ávísum rætti til at fiska nøkur tons og tað haldi eg eisini er kann vera við til at gera tað gera skipanina liðiligari og tað haldi e eisini var galdandi í tí skipanini sum undanfarna samgonga sum undanfarna samgonga lógav fyri at tað var møguleikar fyri tað mann royndi at gera skipanina so fleksibla at tað bar til at fáa skipð inn og at fáa tay út aftur uttan stórvegishóast tókk tí at tey sum tey sum fáa nøkur rættindi altso mann kann ikki krevjav teimum at tey útvega sær skipið hundrað milliónin av klassanum stutt tíðarskeið men eg haldi tað er framvegis rætt at mann gevur møguleikar til at tey sum sum ikki hava skipið hundrað miliónin av klassan kunnu fáa møguleika til at fáa fatur í tilfeingi visti hava eitt hugskot um eitt ella annað og har við kanska fáa høvi til at prógva at at tey hava okkurt at vísa á so tað er í stuttum tað takk fyri harar formaður
ja so er tað viðmerkið har høgni hoydal fyrst ger so væl
hara formaður eg veit ikki um eg milisinuse rætt tá ð eg nevndi hetta við at at eg eri næstan komin til tað at lóggávan er ikki neyðugt tí at lóggávan so at siga leggur í øllum heimildina bara yvir til landstýrsmannin og tað er rætt at hon er innviklað og torskild men tað er tann tann gongdin sum er at tú hevu lagt bara meir ogt meira avgerði yvir til landsstýrsmannin tað hendi nú eisini í fiskidøgum tílíkt og tí haldi eg at vónliga at vit kunnu taka eitt orðaskiftim hvat erdir verða sum hendur her allar hinar ósemjnar um fiskivinulóggávuna at nýtismerki at endurtaka her men tað er rætt hetta við at við at kann fáa skipi innundan veiðiloyvi í neyðugt kansta hjá nýggjum aktørum men tað sum stendur her at at landssmaðun kann seinni gera tað um tileitt premanevnt veiðiloyvi skipið í veiðiloyvi hvar skal teir skipi fara og eri grundarlagið nú fyri at taka til dømis donsk skip inn ið uppsjóvarvinnuni á fiskum í føroyumtað er tað sum eg ræðist allarmest við hesun her

ja altso eg haldi at meiningin við tí er meiri tað at vista er onkur sum fær ggtil vinnuligar royndir og verkætlanir av tí kvotuni og tað vísir seg at vera ein gongd leið nakað sum landsstýrismaðurin heldur er skilagott og hansara umsiting at at tey sum kunnu sleppa at halda fram við við slíkum verkætlanum sum kanska er við til at ganga nýggjar leiðir ella kasta meira av sær enn onkur annar hevur fingið at tey so eisini fáa loyvi til aftaná eina tíð vistu at hava verið í tí vinnuni í í eina tíð at tey fáa loyvi til at fáa eitt fast veiðiloyvi og fáa etablera seg rokkurt við at tað er tað sum eru meiningin við tí og tað skuldu verið gott fyri øll tey sum halda at tað er skilagott at nýggir aktørar kunnu sleppa inn ígjøgnum júst tað sum eitur vinuligar royndir í verkætlanin tað er hvussu verið eina ætlan hjá fleiri av okkum sum hava talað fyri tí at mann mann setir eina ávísa kvotu av til tað
gold eg eri
hetta er her at útseta tað tað ljóðar so vit ílatna feldið at vit stavar ein skerurika men leygir eitt til annað stað at siga við hasum okur okur vippa sær rúgvuni hevur tú takað hann aftur at javna mann tað er ikki skikkutunnu ikki at vit stavar ein makril stigvist tey fyri at hann ikki hevði flutt seg eitt sindur tað er eitt sindur farligt at at sætst upp at eg haldi tað er fínt at vit sum ikki klára teg einlendan máta at mann flytur yvir tað er einki problem men tað ikki blívur so nógv at at tað blívur við at vaksa og at mann ikki yvir kemur at fiska hitt við við útlendskum tað er nokk so priktihelt nú snakka vit um at fara fiskareyða á teg og og eg haldi ikki at at útlendingar skulu vera fiskareyða tí ið føroyum eg haldi at føroyingar við sum skal fiskast eg haldi ikki sum skal fiskast men við sum skal fiskast so eigur tað vera føroyingar mann má ansa eitt sindur eftir rokið í skotlandi uppstendur við at útlendsk ræðarí hava keypt reyðtíðarnar í skotlandi og tí vilja skotararnir hvørki sín síggja ella hoyra nakran avísing kompandi

ja takk fyri harra formaður altso eg havi ikki ta fatan at vit hava so stórt stórar avbjóðingar við útlendingum av tí at vit hava nettupp í lóggávu nokk so greiðar treytir og hava tryggjað at allar tær tungu avgerðirnar eru í føroyskum hondum og eisini oyðaraviðurskiftini eru at l allir majoritetir eru á føroyskum hondum og tí haldi ikki at tað er ein trupulleiki viðvíkjandi tíð at flyta yvir um ár altso tað er spell at mann ikki var tíðliga úti og gav loyvini til vinnuligar royndir o verkætlanir soleiðis at tey kundu kundu sleppa avstað sum fingu tey rættindini meðan serliga makrelurin var men nú nú hevur so eingi makrelur verið og tí tí eri jú einki annað at gera enn at vóna tað at mann fær fatur í einum komandi ár og kann leggja ftað afturat við kvotuni sum annars verður ásett fyri komandi ár og vivítjandi sildini haldi eg tað tað mesta er fiskað og tað saman við svartskjaftinum so men men sjálvandi tað er livandi tilfeingi og eingin stýrir tíð sum so og og tí mugu vit sjálvandi bara vóna tað at vit fáa fatur í tí sum vit næsta ár sum vit ikki hava fingið fatur í ár
ja so er tað næsti røðari bjarni kárasom petersen ger so væl
broytingaruppskot í sjálfeingislógina sumfyrst og fremst kanska snýr seg um at flyta bæði árskvotur yvir um ár og at flyta felagskvotur yvir um ár og at flyta menningarkvotur yvir um ár og at flyta ískoytiskvotur yvir um ár og so framvegis og tað verður gjørt í støði í nøkrum sum mann kanska ikki frammanundan ætlaði at landsstýrismaðurin skal hava skuldi hava heimild til tað er soleiðis at mann setti í lógini at landstýrismaðurin kundi flyta upp til tíggju prosent avav makreli í egnari kvotur hjá fiskiførinum yvir um ár undir heilt serligum umstøðum og tað stendur í viðmerkingunum eisini hvat serligar støðure hvat konstituerar serligar umstøður nú ætlar mann at víkja frá teimum kriteriunum ígjøgnum eina kunngerð sum ikki einaferð fær landstýrismaðurin onkra kunngerðarheimild til at gera okkurt sum hjá mær er rættiliga gjøgnum skugaligt ø harafturat so ætlar mann eisini at mann kann lata kvotu til fólk sum keypa skip uttan at tað erveiðuloyvi so tey fáa atgongd til kvotu til vinnuligar royndir og verkætlanir øheg skilji væl hví mann ynskir at flyta makrelkvoturnar til dømis yvir um ár tað er einki óvanligt ella løgið í tí øhtað sum eg siti og undrist eitt sindur á tað er hví hendan her ásetingin um um hesiher veiðilovini til nei um hesier hesar kvoturnar til fiskifør uttan veiðiloyv hví tað kemur nú beint fyri jól øh eg havi eitt sindur persónliga trupult við at gjøgnumskoða hvat tað snýr seg um eg hevði roknað við at fiskimállaráðið tók tað sum var mest akutt nú áðrenn árskifti sum var at flyta kvoturnar yvir um ár at mann tók tað og bór tað fram í tingi og so fekk mann gjøgnum fortað eg haldi fyrisovit at allar aðrar broytingar sum hava við sjófeingislógina at gera sum ikki viðvíkja tað at flyta menningakvotur ískrotskvotur felagskvotur og árskvotur yvir um ár burdi bíðað soleiðis at mann kann fáa eina betri viðgerð av teimum ásetingunum annars øtað hevur ikki verið so nógv fiskað av makreliu ár sum mann kanska sá fyri sær ella ætlað r sær og harav liggja henni eg haldi tað stóð eini tveyogtjúgu túsund og seks hundrað tons so vórðu tað nokk eisini eini tveyogfjøruti hundrað tons av av av øðrum makreli sumeisini skal flytast yvirum tað eru hampiliga stórar nøgdir og sum notatuni frá fina nótaskip og fiskivinnuráðnum og og so framvegis siga so er tað nokk so nógv tilfeingi sum bæði gagnar reiðaríini og manningina og kassanir kommunukassanir landskassanir so tað hevur nokk stóran týdning at mann fær tað avgreitt men eg haldi ikki ati tað er sømiligt at fiskimálaráðurin kemur við øðrum ásetingum sum ikki eru av serliga stórum týdningi nú beint fyri ta dagfestingina har tingið fer heim áðrenn orskifti øh tí kundi eg hugsað mær at mannbíðaði við tíð inntil næsta ár og so viðgjørdi mann annars tað sum hevði eitt sindra bráðskundi her nú kanska landsstýrismaðurin kundi útgreinað eitt sindur hví at tær ásetingarnar skip kunnu fáa kvotu uttan veiðuloyvi til royndir og verkætlanir hví tað verður tikið við nú tað er kanska intersant at vita tað kann ikki vera vit fáa meira vita um tað í

tað er fyri sovitt tað annars eru ikki so ræðuliga nógv kjøt í akkurátetir hsum hesum her uppskotinum tað sum ørkymlar meg kanska tað at mann kemur við eina sjólfeingislóg í desembur í tað má so vera fyrr ár nú har mann gevur landsstýrismannin øgiliga stórt rásarúm at fyri sovið gera hvat hann vil uttanum løgtingið sjálvandi er nógva tíð erpúra rímiligt tvit kunnu ikki sita og lóggeva hvønn sterkt sum skal tillutast men eg føli at vit í einari gongd har sum vit avhenda stóran part av reglunum fyri føroyskan fiskiskap til landsstýrið og eðalráðið at umsita og og egentiliga bestemma hvussu hvat vendir upp og niður óheppin gongd í mínari verð serliga tí at eg haldi at fiskivinnan fyri teimum sum ikki eru í fiskivinnu ella hava við fiskivinna at gera annars hava øgiliga trupult við at gjøgnumskoða tað sum fer fram og hvussu tað fyri sovuð riggar og hvør eigi hvat og hvussu nógv fær mann tillutað og hvussu nógver mann fingji eyka og hvørv mist og so framvegis tað fer at blíva enn meira kont nú tá ið mann fer at hava alt í einari isuleraðari ástaklokku niðri í fiskimálaráðnum har sum mann fer bara at taka avgerðir pá sinsa hold og mann ikki kann fáa eina demokratiska viðgerð av málinum mann kann ikki tað kemur ikki fram í miðlunum uttan at mann fer inn at sígja um innlit og hvørt a sínum um tað er tillætlað ella ikki tað tað dugi eg ikki at vordera men eg haldi t tað eru øllum førum ein rættiliga óheppin gongd at tað gongur tann vegin og so sigur mann at ja vit gera hendan landsstýrismannin hesa heimildina men tað skal vera við hesum og hesum treytunum sum kemur við einum lógaruppskot seinni hann bjøðist faktiskt ikkia hava sær treytirnar allíkavæl akkurá í hesum førunum skilji eg væl hví tað er so men tað haldi eg eisini eri rættiliga keðiligt eg havi ikki so ræða nógv at leggja afturat harra síggi fram til at vit fara at viðgera heta her í vinnunevndina fyri sovið positivur um at mann ætlar sær at flyta kvotur yvir um ár men eg havi eisini míni ivamál viðvíkjandi uppskotinum og vóna at vit kunnu útgepa tað eitt sindur nærri í í vinnunevndini takk yi hararformaður
takk fyri so er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
hetta er hetta er landstýrismaðurin í fiskivinumálunum sum komu við nøkrum ynskjum nógv av teimum eru væl skiljandi onnur eru kanska nøkur ivamál í tað sum kanska tey flestu her tinginum vónaði tað var tað at atsu síggja burtur frá fsknei landstýrismanni í fiskivinnumálum tað var at landstýrismannin íg fíggjarmálin kom niðan við á sveiðugjøldunum sum han hev snakkað um so leingi tá tað er sagt so er tað so er tað eisini ikki tann heilt stóra áhugamair sjálvt um klokkan er nógv tí atfólkaflokkurin er umboðað nøku lunda og tað er so tað annars er er annars er annars er annars er samgongan slettik umboðað her til at viðgera fiskivinnuna í dag so tað er áhugin er ikki tann stóri fyri fiskivinnuni í hesum samgonguni meir tí her er landstýrismaðurin sjálvandi sum hann skal vera og tað er virkliga gott og so er fólkaflokkurin hevur tvey umboð og annars er er einki umboð fyri samgonguna meir men visi ikur taka og hyggja eftr hesum her málinum her so er tað sum í botnikunn dragar tað ikki um heilt serligt tað er at fáa flutt tey kiloni yvir um ár sum ikki verða fiskaði í ár og tað er eingin ivi um man skal siga ein serliga orsøk til at flyta meira enn tey tíggju prosentini eg haldi tann e tann serliga grundin er at tað vilja fara stór samfelagslig virði fyri sjeyti visti tað ikki verður gjørt og tað haldi ag allir flokkar á tingi er samdur um at tað skal landsstýrinum hava loyvi til nógva tíð sum hevur verig uppi at venda fyrr í dag um hví verst nokk annað bland uppí tað kan mann eisini siga tað er kanska tað kanska ja forpurrar málið eitt sindur og ger tað kanska eitt sindur meiraóskiljandi enn neyðugt er men tað er so tað sum tað er tað er væl møguligt hjá nevndini at taka nøkur ting burturúr og lata nøkur ting vera í men tí vil so spurningur hjá mær vera til landsstýrismannin hvat hvat er tað sum landsstýrismaðurin veruliga metir kann bíða ella kann nakað bíða yvirhøvur alto tá landsstýrismaðuri kemur niðan við hesum her lógarhesum uppskotunum her so gang ik út frá at at landstýrismaðurin ynskir at fáa alt tað ígjøgnum sum er javnaðarflokkurinm heldur eisini at tað er tað er óheppið ati at vinnuligu royndirnar slett ikki atso ongar eru eru skrivaðar út í ár yvirhøvur og og eg sjálvur eg hevði eg hevði ði fannst nógv av tí undanfarna landsstýrismannina ku tað gang sa seint at hann ikki fekk skrivað hesar her menningarkvoturnar sum tær hiti tá út eg vónaði at eg komi skjótari tí tað er eingin ivi um at tað er sum sá ikki fyri mína egnu skyld men tað er fyri egnu skyldina hjá teimum sum sita g bíða eftir hesum her hesi her sum hava gjørt hesa her verkætlanirnir og veruliga bíðað og og vóna a kanska at fáa hann part av teimum tað er teyfólkini sum gongur úti yvir sjálvt um árið í ár er heilt serligt tað r eingin ivig um kokoronastøðan hevur forstýrað hesa støðuna eingin ivi um tað eisini í fiskimálaráðnum men allíkavæl tí eg nevndi tí onkra viðmerking tí eri eisini onkur sum fekk onkrar vinnuligar royndir verkætlanir í fjør gingið út í junimánað søkti eg um at fáa tæ forlongdar eg kevði fiskað nakað ella ella menti nakað págrundi av kanska eisini korona sum ikki fáa tað møguliga eru tær verkætlanirnir heilt sleptar ella ikki sleptar tað kann eg ikki siga men tað er í øllum førum nú ber til at fáa alt flutt vir altso alt flutt yvir

hoyringssvarini tey eru sum so positiv men tað er eingin ivi um tað at nøkur sum hava vóru og hava verið fyri vatnbýti serliga tá tað tá n tað dragar seg um at deila makrel út tí verður bólkur fimm og bólkur4ra har sum tey siga í hvussu ber tað til at øll hini fáa okur fáa einki sum so einki eg veit ikki um tað kundi veri it høvi her at brúkt nú skal so nógv flytast frá árini yvirum pluss tann parturin sum kemur fyrsta januar tað er eisini ein rímilig nøgd sum kemur tá sum landstýrsmaðurin sjálvur greitt frá tey kunna gleðast um hetta her at eg einki fáa í ár tí tey sum fáa næstár fáa kanska dupult so nógv og tað er gott eingin ivi um tað men ber tað kanska til eisini kanska at geva nøkrum av teimum sum einki hava sum ikkihava fingi partur av hasum ríkisdøminum tí at tað er deilt út til høgru og vinstru tað vita okur av

nakrar spurningar eru settir nógv av teimum hvussu ber tað til at man kann koma við einam útlendskum skipi sum ikki hevur veiðuloyvi at fiska tað vl hevði verið øgiliga gott at fingið greiðið á vónandi verðurtað í nevndini tað e eingin ivi um tað sjálvt um tað er eisini verður víst á at vinnunevndin kanska ikki fær su no kann gera framyvir av tí at av tí at tað eru øgiliga nógvar heimildir sum eru fluttar burtur frá løgtinginum og inn í fiskimálaráðið eg trúgvi taðer gott fyri landsstýrismanninum men eg veit ikki hussu gotti eru frá fólkareði ræði í føroyum og løgtingið sum heild

hvat skal hvat kann eg ikki bíða kann nakað bíða tí tað er øgiliga stutt tíð eftir t okur hava hoyrt at møguliga skal tingið ella skal tingið heim í næstu viku í komandi viku og tað verður eisini ein drygv viðgerð á fíggjarlógini og onnur ting so samanumtikið jú mann er positivur fyri uppskotinum men tað eru nøkur alvorlig ivamál í hesum her sum sum vónandi landstýrismannin kann greiða frá kanska nú annars í ítingi nei í vinnunevndini eg haldi fundur verurleigan mánadagin takkfyr haformaður
ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jacup vestergaard ger so væl
takk fyri harra formaður eg skal beinanvegin ásanna ati hetta er íliga seint at koma við hesum lógaruppskotinum og sjálvandi burdi tað longu verið avgreitt tað er soleiðis ati tað dróð út við vinnuligu royndina í verkætlanin og eg sá fyri mær at tað var nokk frægast við allar partar at flyta tað um ár hsoleiðis at mann við byrjanin á komandi ári kundi start upp við kan man siga dupultum kvotuna av makreli og seld og so svartskjafturin kom afturat teims sum sum finguð tilluta til royndr í verkætlanini tað var so byrjanin til uppskotið men so komingur í teirri støðu bar ikki við makrel aftur og tí vísti tað seg at okur máttu fara hygga uppá um at flyta tað sum var ófiskað yvir um ár tað var eitt sindur av ivamáli at byrja við tí okur vóru í einum makrelavtalu sum ikki loyvdi tí

fer úr gildi fyrsta januar og tí eru ongar bindingar í einum makrelavtalu tað vil so vísa seg í komandi ári um tað ber til at finn fá eina makrelavtalu við nakrar partar aftur tað vita okur ikki upp á núverðandi týspunkt hoyringsvarðini vísti jú at partarnir vinnuni vildu jú hava at mann flutti makrelin til komandi ár sum mann kann gagnnýta hann og uppskotið bið at flyta taka tann partin hevur sjálvandi skund um s erð og tað vónaokur og tað men tað vita okur ikki enn at okur fáa avgongd á fiska makrel í bretskum sjógvi fáa okur tað vónandi verður tað avklárað áðrenn næsta vika erfertiv so fær fiskiskapurnenti makreli at byrja beinanvegin fyrsta januar og to eri týðandi at mann hevur so nógv fyri at fiska sum sum til ber og tí er eisini neyðugt at fáa flutt hetta her yvir um um so er at okur beinanvegin kunna sleppa fiska makrel fyrsta januar so er tað verið spurningar um nøkur ting sum eru tikin við alt tað fyrsti lógaruppskotinum eru nakrar herðingar í mun til mun til eftirlitsuppgávur við eigarskap og annað har mann nevnir báði eigar á fiskifari og rættinduhavara ogtað er sum so eftir mínum tykki ikki nakan prinsipiellan týdning so kemur hitt sum hevur prinsipiellan týdning og sum fleiri hava verið inni á og tað er hetta her við at í verandi lóggávu vissi onkur fær ein eitt royndarloyvi og onkur hevur nevnt tað v reyðæti mann kundi hugsað okkurt annað tað eru fleiri sum liggja framvið at sleppa a fiskatun fiskiba fyri at nevna tað at mann skuldi givið eitt royndarloyvi til tað at tað ikki nervenduvís hjá tí sum skal gagnnýta tað skal hava eitt skip í veiðiloyvi tí so skal viðkomandi at leita eftir einum skipi í føroyum sum hevur veiðiloyvi men tað kundi verið kanska áhugavert at mann so fekk keypt ella ogna sær eitt skip uttan eftir sum kanska varð útgjørt akkurát til ta veiðuna vissi okur nevna tunnfiskatunnfiskaveiði okur hava sett onkur sovornur skip í føroyum fyrr men tað eru øgiliga nógv ár síðan men tað er tað sum eg hugsað hugsa við við hesum at tú ikki nú venduvísið skal út at keypa tær eitt føroyskt skip sum hevur veiðiloyvir og tað er eitt sindur kontroversielt og tað skal eg púra viðganga og tað er møguligt at tað skal viðgerast nærri um mann skal kunna tað ella ikki og tað er jú eisini í sambandi vi hetta her við vinnuligar royndir verkætlanir at onkur sum skuldi farað kunna fara í holt við tað so verður plussliga bundin av at fáa sær eitti fáa sær føroyskt skip til at fara og gagnnýta tað tað kann vera tað kann vera ein forðan sjálvandi fara okur ikki at lata stúsurnar upp fyri at at onkur nevndir donskskip og onnur koma inn men tað taer allar allar treytir skulu ver uppfyltar við við eigaraviðurskiftum og og skráseting og annað tað hevur tað hevur onkuntíð verið heimild í lóggávu í ísti heilt serligum førum at taka skipið inn til onkra serliga roynd sum ikki er undir føroyskum flaggi men tann um mann heldur at tann greinin er í so ví so havi eg ongar trupulleikar av at hon verður tikiðn burtur sjálvandi skal fiskiskapur undir føroyum fara fram ið skipum undir føroyskum flaggi sjálvandi hin vegin so kundi tað verað onkrar royndir og fiskiskapur í føroyskum sjógvi okur síggja at okur man gera felagsfelags kanningar og felags royndir eisini í í hopi av tað sumhavstovan stendur fyri har er sjávfylgið til heimildir eisini til at lata skip hjá øðrum sleppa inn at gera royndir men tað er meira tað er meira tá ið tað kemur tilskikanmansiga reinar fiskivinnuroyndir

hesum her við at flyta kvotur um ár haldi eg er umráðandi at fáa avgreitt tí tí ti tað kundi hent og vónandi at okur fáa eina avtalu við við bretar soleiðis at okur kunna starta fistikabett makrelið beinanvegin komandi ár hetta her við nøgdunum til vinnuligar royndir verkætlanirnar sjálvandi tá ið mann byrjar komandi ár so verðu tað størri nøgdin hjá teimum sum kundi hugsað sær at farið undir slíkt og og tí haldi eg ati tað sá eg nokk so skjótt í tilgongdini at mann kom øgiliga langt út á árið og tað bleiv øgiliga knípu í øllum teimum trupulleikum sum annars eri í samfelagnum at tað var ivaleyst nógv betur an mann flutti eft um áru so so startaði eg startaði tað staðin fyri men púra rætt hjá teimum sum siga at tit komu ídag og tað er so slett eingin ivi um at tað er tað hetta her

hevur enn landsstýrismaður víðarheimildinær var hann ikki undanfarnum lóggáva um sjófeingi eg minnist eg taldi eg minnist ikki talið aftur sum eg taldi hvussu nógvar heimheldur landsstýrismaðurin hevði til at skipað ymisk viðurskiftir og tað var eitt øgiliga stórt tal og tað talið er nakað tað sama eg minnist ikki ordiliga aftur í verandi lóggávu har landsstýrismaðurin við kunngerð ogøðrum kann skipa øgiliga nógv viðurskiftir ja tað er eitt sindur konservert skelt at mann kann loyva royndumi visti mann fór undir royndarviðbáðiligar vinnuligar vinnuligar fiskivinnuroyndir ella vanligan royndarfiskiskap eftir ávísum fiskaslagi ella tær til vinnuliga royndir verkætlan at mann kann fáa eitt skip inn sum ikki hevur veiðiloyvi okur sóu jú hjá onkrum av teimum sum sum startaði hetta her við menningarkvotum at tey fingu ella teir partarnir tí tú hevði mann nokka veiðuloyvisskipan at teir komu inn við nýggjum skipum sum blíivu partur sum eru blivin partur av føroyska fiskiflotanum og tað er tey allarflestu sum halda tað fungerað fínt eisini hjá tí reiðarínum

sær at hesar reglarnir vórðu gildir tá teir persónarnir fingu menningarkvotur so ikki burdu til hjá teimum at koma inn við einum slíkum skipi sum skuldu teir funnið eitt skip onkursvegna við veiðiloyvi í føroyum og tað hevði verið rættiliga starvandi í so máta og avmarka møguleikan hjá øllum førum teimum at farið í holt við sítt virksemi tað er tí hettar tað er tí hettar komið inn í lóggávuna fyri at gera tað meiri fleksibult hjá teimum sum ætla sær undir ávísar royndir ella at vera partur av tí við vinnligu roynduni o verkætlanum men so stendr eisini at tað skipið skal jú bara brúkast til tann tann royndarpartin ella til ta royndarveiðuna so tað avmarkar tað skipið í so máta allíkavæl meni alla tíðina diskussiónina um hvat liggur í einum ráði og hvat skal mann órógva løgtingi við hatta er eina diskussión sum hevur koyrt í áravís og ta diskussiónina kom okur neyvan á mál við her í dag men fyri at endurtaka so er hetta høvuðsheitin at flyta kvotur um árs og tað kom úturag tí tað vísti seg at makrelfiskiskapurin slettiki tók seg uppaftur og tí var neyðugt at fáa umorða fleiri greinar tað eru ú fleiri sløgarættindum í hesi lóggávuni og tað er jú eisini grund á at undanfarni lóggáva hevði ymisk kløg av rættindum og tá ið mann so skal fylgja upp upp á tey rættindun er einin nýggjari lóggávu so verður tað ymisk sløg av rættindum so tað er ein av orsøkunum til ati uppskotið er torskilt tað eri eg púra samdur teimum sum halda tað takk fyri harra
so eru tað tvær viðmerkingar tlil tríggjar til landsstýrismannin fyrst er tað bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri harra formaður landstýrismaðurin sigur at at nú blívur tann parturin fyri vinnuligar verkætlanir royndir fluttir yvir til næstu ár soleiðis at tey sum søkja kunna fáa dupult ella fáa meira men ætlar landsstýrismaðurin at geva meira ella kanska lata eisini fleiri umsøkjarar fáa ella verður tað altso verður tað tað sama talið men størri nøgdir ella kanska en kompirnatióna báðum tað er ein spurningur og so í sambandi við hesar royndirnar har sum útlendsk skip k kunna koma inn til dømis at veiða tun og a reyðati vildi tað so verið ein generell loyv altso eitt generelt loyvi sum sigur til ella vilda vera eitt spesifikt akkurát el hetta slagið altso akkurát til reyðati akkurát til tun soleiðis at tað ikki bara blívin fyri alt eisini fyri makrel og fyri fyri norðrasild ella sartskjaft takkfyr hara formaður

takk fyri harra formaður til tað síðsta fyrst so so er tað soleiðis at tað kemur einki útlendsk skip inn at gera gera royndir tað var eitt skip hjá vildu sum verður skrásett og verða føroyskt skip men tað útlendskar skipið ella tað skipið man keypir vist tað er eit skip sum ikki r veiloyv frammanundan so skal mann hava tann møguleikan tað gevur tí sum ger møguleika til at fáa burtur av til vinnuligar royndir verkætlanir ella at fáa royndarloyvi til at fiskatun reyðadiella pikka fiskadalt eitur ella til fiskivinsroyndir enn størri fleksibilitet kanska at finna tær rætta skipi og kanska til eini lærri kostnað hitt so er ætlanin at flyta at flyta alt um alt um ár tað sum liggur og er ófiskað av makreli í inniverandi ári tað er møguligt at onkur av greinunum kundi verið orða greiðari men tað vóna okur kanska oku kunnu venda í vinnnevndini
ja og henrik gold farna viðmerking
takk formaður tað er hetta her við at um tað skal keypa skipli royndir ella leiða eg hevði viljað trúð at mann visti eitt felag í føroyum sum ætlar sær at gera nakað royndir at mann fer leiðað at skipa so eg havi hugsað mangan um at dyrgja við smábátunum eftir makrellig at tá ið mann fiskar framm váð norsku strondini so eru tað hundraðvísur av av norðmonnum ja onkuntíð fyrislig onkrum sum hev snakkað um sum hevur brúkt pengar í føroyum upp á leið at at at dyrgja at makreli heldur at lána eila leiða ein bátur og norra eitt eitt summar ella sum hevur útgerðina umborð so fær mann at síggja um tað ber til at fiska hanní føroyum hitt var es makrelur í esjógvi er støðan tann at makrelin og esjó er fiskavør allur altso tann sum mann hevu loyvi at fiska e tila fyrsta januar er hann fis ella er nakað eftir at honum hevu rn akkurát henn skipið bera har niðri í egsjógvi altso er nakað eftir at har
hóast eg koyri
takk fyri harrar formaður eru hennik old svarið skyldiir norðborg hevði nakað eftir at fiska og hevur verið fiska sín part okur meðan skav fylgi lút eftir ati tá i okur tosar við bretar at okur kunnu fiska kanska nógv størri nøkdir av makreligum berskum sjógvi steypurðu til norra es hava havt avtalu á norðraka fiska allasovið makrel norskum nei í aðassjógvi hvussu tað verður nú tað vita okur ikki tað hevði verið ett kubb hjá okur at kunna fiska allan makrelin í asjógv tað lei í bretskum sjógvi tað vita okur ikki tann greinin sum mann tosar um útlendsskip tá ið tá ið hetta makrelrokið eina byrjaði tá kom ein maður til mínim spurdi um um hann hann kendi eitn norðmann um an kundi fáa ein norska tilrikaðan bát at dyrgja eftir makreli tí so slappi mann frá at gerast summi gera allar feilirnar við at starta upp í føroyum og eg segði ja tað kundi nokk verið skilagott men lógin heimilávði ikki tíð so tað er sovorð nakað sum kundi komið upp á ventat mann onkur tosar um at prøva fiska trælsrass undir føroyum aðrir hava hava bátar sum eru innrættaðir akkurát til tað hevði tað ikki verið skilagott at lont ein sovnan bát inn at prøva og givið undantak so pjøðist ikki at funnið út av um tað bar til hví skalt tú so fara og innrætta ein føroyskan bát visti tú í heitti stutt tíðarskeið kann gera hetta her við einum báti til lánar inn og finna údagur til tað bertilla ikki tað eru sovorðnir ting sum eru uppi at venda tí tímann hevur handan handan møguleikan men hatta er bar ikki soleiðis at øll hvørj hanus og janus kemur inn við ymiskum bátum takkfyri
orsaka høgni hoydal farna viðmerking
ja harra formaður eitt sindur løgið at hoyra á jakovesgaad tosa um hetta her við at mann má hava møguleikar fyr at taka skipin sum ikki í veiðiloyvi men lat kom siga tað at tað er neyðugt og tað er tað jú skal mann hava nýggjar aktørar inn eisini við vinnuligum royndum verkætlan menningarkvotum og tílíikum men tað tann heimildin sum verður sum her verður ásett til at mann kann leggja um til eitt permanent veiðiloyvi í royndarfiskiskapi hvussu er tað hugsað verða gjørt eftir hvørjum kriterium og hvat hvat kann tað skipið tað gera kann tað sta var fara at keypa fiskidagar í einum bólki ella ella hvat hvat hugsar mann tá tí mann krevjir framvegis eir veiðiloyvi fyri at kuna virkuskipanini ogtú ætlar mannat geva eitt permanentað kann lanstýrsmaðurin gera tá mann r fiskar eitt ávíst áramál a hvørja hvørjar reglur og heimildir skulu tey skipini virka eftir kunnu tey kunna keypa upp frá øðrum skipum og kvotur fiskjudagar
ersgaard
takk fyri harra formaður tað er soleiðis at ætlanin er nakaðr tráð við tað sum høgni hoydal sigur at vist er soleiðis sum mann løgtingið heimahilað hesin her at onkur so sum fær møguleikar til royndir ella venja royndirverkætlan ella royneftir onkurum kann fáa skip inn sum ikki veilir vissi so hendan her hesin her fiskiskapurin ber til og tað sær út til at vera skilagott og burðardygt íkast til samfelagið og alt hetta her so kann viðkomandi aftaná fimm ár skal ettir lógini fáa eitt veiðiloyvi upp armanevnt loyvi til hetta skipið tá er viðkomandi á jøvnum føtum við til øll onnur í ískipanini í fiskivinnu lóggávuni og vist ta annars passar til at keypa kvodur frá øðrum ella á daga frá øðrum ella hvat er so fer viðkomandi sum so hevur havt hetta royndarskeiðið á fimm ár sama somi treytir og møguleikar og rættindur sum øll onnur hava í føroysku fiskivinni tað er ætlanin aftanfyri hetta her
takk fyri harra formaðuja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og hetta málið verður beint í vinnunevndinaso er bara framløga eftir á skránni í dag skal boða frá at aðer komið nøkur álit eitt frá uttanlandsnevndini í løgtingsmáli nummar átta tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um raði á málunum málsøki umtað er yvirtøka av málsøkinum landslæknaembati eftirlitíð starvsfólk o stovnum á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinni sjúkraviðurskifti líkskoðandi vevnaðarflutningi á evfordiserandi evni sjúklingarætti og eftirgjørdan gitna so tað kemur so til viðgerðar inn seinnufundi og síðani er tað vinnunevndin sum hevur lagt álit fram í løgsmál nummar tveyoghálvtrýss tað er uppskot til ríkislógartilmælið um at seta gildi fyri føroya annorning um endring av anorning um om ikrafttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemhet tað er enduring er á kriteria fsiðfiutpeining pom ferða sum droytir og síðani er tað fíggjarnevndin sum er lagt tvey álit fram tað er í uppskotinum løgtsmál nummar einogtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til níggjan fjørutu í runavík og fíggjarnevndin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgtsmál nummar áttaogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi vit komu til føroyar til leinging av tíðarskeiðnum har ferðandi skulu rinda avgjald við komu til føroya r tað vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til henda fundin men av tí at vit bíða eftir áliti frá fíggjarnevndini í fyri fíggjarlógina sum verður lagt fram í dag taðtað má mann siga tað er óført ellivunda desembur so verður tingfundur niður lagdur nú til klokkan seks niðurleggja fundin til klokkan seks fyribils eg bussur ja so er tingfundurin uppaftur tikin tað er soleiðis vit hava bíðað eftir áliti frá fíggjarnevndini í samband við fíggjarlógina og ímellarartíð er eisini eitt annað álit komið fram og tað er tað skal fyrst leggja fram tað er trivnaðarnevndn sum herur lagt álit nummar tvey fram í løgtingsmál nummar einogtretivu uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um arbeiðs fremjal tiltøk broytt tillaga starv nýggj javning og anna tað var tað málið sum vórð aftur í nevnd síðani er tað fíggjarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu sum er løgtingsfíggjarlóg ella uppskot til løgtingsfíggjarlóg tað álitið verður hervið lagt fram og tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin í dag tingfundur verður aftur mánadagin fjúrtanda desembur og hann byrjar klokkan ellivu tá verður onnur viðgerð av uppskotum til løgtingsfíggjarlógn fyri fíggjarágarið tað er løgtinsmáli nummar níggjuogtjúgu eitta álit sum júst varð lagt fram tað verður onnur viðgerð av hesum málinum mánamorgunin tað byrja vit við klokkan ellivu síðani eru eisini sett á skrá onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar áttaogtrýss að er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um tíðaravmarkað vda fdi vit komu til føroya leingja eina tíðarskeiðnum ferðani skulu rinda avgjald við komu til føroya onnur viðgerð a løgtsmáli umar einogtrýss er a uppskot til løgtslóg um fíggjarligan stuðul til níggjan fjøruti runavík onnur viðgerð av løgtsmál nummar tretivu uppskot til løgslóg broyting løgslóg um serstaka treytir fyri fiskiskapi eftir makrel norðrasegld svartskjafti og botnfiski í tvey túsund og átjan g nítjanogtjúgu og botnfiski barenshavni í tvey túsund og tjúgu leingjan av heimild at taka veiðugjald og síðani verður onnur viðgerð eisini av løgtsmál nummar tveyoghálvtrýss tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar anorning um endring av annorning íkrafttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemet tað er endringur av kriteria forsiðfiutpeining poferor tað vóru orðini og so er framløga eisini á skránni á fundinum sum verður altso byrjar mánamorgunin klokkan ellivu so er hesin fundur lokin